tingfundurin er settur vit fara tilskránna í dag og tað er fyrstu munnligi fyrispurningar og vit skulu viðgera enar trýogtjúgu munnligar fyrispurningar tað tekur sína tíð so tað vit fara í gongd nú og tað er jenusa rana sum eigur teir fyrstu spurningarnar og tann fyrsti spurningurin er frá heniríki old ja og tað er hendrik áld sum fær orðið gjørt væl tað er honur
fyrireikingar hesin hesin spurningurin er til landsstýrismannin í mentamáli tað er soleiðis tar av og á so hava kirkjuráðiði gjørt vart við tað er tungu mannagongdir tá smærri broytingar skuldu gerast í gomlu fræðaði kirkjuni so hesar kunnu lúka nútíðarkrøv millum annað til atkomuligheitin tá talanir um at gera ávísar ábøtur um umbygingar sum til dømis wechi er eitt ávíst samskifti millum frikarmyndugleikarnr og kirkjuráðini hetta sykist at vera nokk so tung mannagongd tí summar kirkjur hava roynt í longri tíð uttan at koma á máli tað er soleiðis ar at tær gomlu kirkjunar skulu heyst eisini vera blúkuligar og lúka dagsins krøv hjá hjá kirkjufólkinum umráðandi er at kirkjufólkið á staðnum hevur ávirkan á sínar kirkju og tað er tað serliga kirkjuráðini sum eru góðir kirkjunar og at kirkjan verður eit stað sum lættir at koma til og frá hjá øllum borgarum virðing og ábyrgd sum kirkjurnar hava kirkjuráðini hava fyri síni kirkju ogog spurningurin er til landsstárismannin ætlar landstýrismaðurin at broyta lógina um friðing av fornminnum og bygningum soleiðis at lættari verður hjá ymiskum kirkjuráðnum at gera broytingar í gomlu kirkjuni við ráðgeving frá friðingarmyndugleikunum við ráðgeving so hesar kirkjur gerast meira brúkligar til tíðina ið okur liva í nú
ja so er tað jensa ræna landsstýrismaður sum fær orðið at svara gerfólm
takk fyri harra formaður onkur hevði á máli í morgun úti í kaffistovuni at tað var gott at hava ein uttanfyri kirkjurnar at svara uppá hesar hesar spurningar um kirkju ø vist mann hyggur eftir hvat eini kirkja hvussu tað verður definerað í í grundmálinum so so vil eg siga at eg havi gingið í kirkju síðan eg varð borin í kirkju tá ið eg var seks daga gamalt og havi verið har síðan og hava elskað at verið har altso ikki alla tíðina men regluliga so so eg glað fyri at kunna svara hesum spurningum og eg eri samdur í at tað er ein trupulleiki mannagongdirnar eru ov stirvnar tá ið ábøtur skula gera á ikki bara friðaði kirkjurnar men kanska serliga eisini tær sum eru yvir hundrað ár hetta er ikki ein nýggjur trupulleiki hetta hevur verið tosað um leingi eg minnist aftur um tíðina í løgtinginum men eg havi sætt mær fyri at loysa hann og okur eru í einii tilgongd til tað av teimum einogtrýss fólkakirkjunum eru seytjan friðaðar sambært løgtingslóg um friðjan av fornmynnum og bygningum so er tað tjúgu aðrar kanska einogtjúgu sigur onkur sum eru eldri enn hundrað ár og tær koma undir ásetingar í kunngerð um bygningarfólkakirkjurnar um umvælingar hhar umvælingar bara kunnu gerast við loyvi frá styrtstjórnuni og við góðkenning frá fornminnamyndugleikunum sjálvandi hennikold fyri formansins loyvi sjálvandi skulu kirkjurnar vera atkomligar og lúka dagsins krøv og tað er sett meg fyri skulu okur fáa loyst og tí samskifti eg havi longu havt fundir og skal hava ein fund komandi viku við kirkjuog friðingarmyndugleikarnar um hvat eigur at verða gjørt og eg eri sannførdur um at okur felag s finna eina skilagóða loysn og tað er sannlíkt at tann loysnin verður at fevna um broytingar í lóggávuni meni kanska serliga kunngerðini men eisini ev broyttar mannagongdir og fíggjarligar raðfestingar á økjn takk fyri
ja so er tað jóhannes joensen sum fær orðið
kfri har formaður eeg hugsaði bara um att tað er vit sum eru góð í kirkjuna at at selja ta atkomuviðurskiftini er ein er ein avbjóðing serljga hjá teimum sum eg havi nevnt tað fleiri fyrr at almennir bygningar hava ikki nóg góða gongd hjá rørslutarnaðum og hetta er eisini galdandi fyri nógvar kirkjur í føroyum so tað er hvussu verið gott at fingið tepaplásstakk fyri
ja so ar tað spyrjarin sum fær orðið aftur
hennigold gersuvæja takk harra formaður eg skal takka jenisarana fyri svari øh nú sigur at han hann hevur gingið kirkju sjana var seks seks dagara gamal tað kann eg ikki ikki bjóða eg var fjúrtan dagar áðrenn eg kundi kirkju meni e altso eg hildi á síða meni tað er fínt ata hann hevui tikið fund upp við myndugleikanum um hetther eg hugsaði eisini tá ið okur fingi áhitan fyri nokk so langari tíð síðan nakrar mánaðir síðan at gera at beginnað at gera eitt uppskot sum sum fleiri tingfólk kundu verið við í men men tað hevði verið ein lættari gongd vivisti tað bleiv gjørt frá mentamálaráðnum og og landsstýrismaðurin var við í tí h tað eri tað vita øll altso a seytjan kirkju sum er ja nærmast fraðaði og tað gongur ótrúliga tungt okur kenna nakrar av teimum porkikirkirein o hvalvík og og aðrasta nógvar aðrar av teimum gomlu skúrtu og tað er forstáiligt at egr er eri ávíst varksemi við at gera broytingar men tíðin sum okur livaí ger tað at at mann má gera onkrar broytingar að tað ber ikki til a annað eg havi eftir hondurin gingið øgiliga nógv ár ein kirkj her her niðuri og eg haldihetta var langabba mín sum var við umbygja hanna einaferð í tíðini taðer tvey hundrað árum síðani skjótt úr søldarfjørði er havnarkirkju tí tá áttu tað ikki so nógvar handverkar í havn ø meni tað sum eg haldi er nokk so spensielt eg havi nú havi eg gingið nógv ár út í aftarendanum tá okur tá ið okur masera oman í kirkjuna á ólavsøkudag eitt av tað sum eg helt var nokk so stuttligt at beginna við fleiri ár tað var at vita hvussu nógv serliga prestarnir slóðu torna ímóti at seg gottinni at havnar kirkjun av veg inn og tað var sirka triðju hvør sum smekkaði fótin ímóti men fótaði sær at tað ikki fóru rinn eftir gólvinum tí tað var so tætt ímillum kanska tingmenn vóru betur fyri tí tær ta ikki ak bresturahjóli men so tungt kann tað gerast soso eg haldi at tað er fínt at ku fáa hett her og eg takki fyri at landstýrsmaðurin er farin í gongd við tað so fáaokur at síggja hvussu í úrslitið blívin
so er tað jenisarana sum fær orðið ger so væl
sig so tað men sjálvt hennik old granskar sigi hvør sle torna í tá iðman ferð inn í av løgtingsmonnum ja tað er kanska ikki galdandi fyri øllum men jú hetta er ein stórur trupulleiki takk fyri viðmerkingina eisking hja jóans joensen tað er tað er so nógv ja tað er gottur tað er parkeringsviðurskiftir tað er tguv atkomuviðurskiftir sum heild sær vesi tílættus so víðari tað er mann kundi nevnt nógv sum sum ikki fylgir við tíðini sum ikki broytt gjøgnum tíðirnar og alt hatta har hava okur við tað eru so nógvir interessantar tað eru so nógv sum eri innvolveraði altso har er er eri sjálvandi bispur hariri styrki stjørnu og og har er kirkjuráð og so er teir tjóðsavn og fornminnisnevnd og tað er leik og tað er lærd og alt hetta skal royna at semjast og fáa ein góðan dialog um ø tann stóra fundurin høvdu okur fyri haldi eini eini seks viku síðani nú uppi hjá upp í mentamálaráðnum ein góður fundur ein fundur har fólk tosaðu opið har nógvar frostratiónir komu fram tí tað eru mótsetningar tey sum ynskja at kirkjan skal verða opin fyri boðskapinum og tey sum siga ja ja tað er í ordan menn altso passað uppá har har eru nógv gomul virðir sum mmugu varðveitast ha men okur høvdu ein ómetaliga góðan fund og okur gjørdu av at arbeiða víðari við tí okur komu væl á leið og u skuldu so havt fund fundurin sum sum skuldi havat verið er tíverri av ymiskum orsøkum útsettur í tvær ferð men nú er hann so settur á skrá aftur hósdagin og eg hopi at hann verður hósdagin hevði hann havt verið so hevði kanska kunnað sagt meira men men tað er hetta her við skal mann fara út við nøkrum áðren mann hava fund um tað og erur samdur um tað ogsovíðari men eg kann bara heilsa siga at tað gongur væl soleiðis meti eg tað hvussur móti eini góðari loysn
ja so er tað hennikold sum fær orðið ger so væltakk harrar formaður
og tað er fínt at landsstýrismaðurin er er startaður upp við hesin her okur vita sjálvandi tað at tað eru øgiliga nógv fólk involveraðu í í serliga í í tey frægaðu kirkjuna men alt annað sum eg fræði eisini áskoðannir eru ymiskar upp á tingini men men men ma má man má minnast te at at kirkjuráðini eru tey fólkini sum kirkjufólkið hevur valt til at til at umsita sínar kirkju millum annað og tey eru góðu kirkjuna e la blivu te ikki vald og hava øgiliga stórar virðing fyri øllum tí sum eru í kirkjuni men men tað at at gera onkrar broytingar altso veviðurskifti til dømis a so tað má altso tann tíðin okur liva í nú hon má hon setur eitt sovorðið krav altso oonkur bara tað at flyta inn í hill tað kann taka henni hvørja fimm árar a so ogh tað er ikki heilt ikki hoyri ikki akkurát tta tíðina okur liva í nú so so tað er fínt at at at hetta er bgint og eg hopi at landsstýrismaðurin kemur á mál so soleiðis at tað blívur lættari hjá fólki at umsita kirkjuna takfyrija
so fær jenisarana orðið at enda hetta orðaskiftið um henda spurningin
her eru tveir spurningar afturat um nøkulunda tað sama so okur fáa gott høvi til at at kanska hoyra fleiri sjónarmið í dag og tey eru kærkomin sjónarmið frá løgtingsfólkum sum kanska hava hava onkur góð ráð til okkum at fundaso víðari um men eg skal lova hennikold eg minnist einaferð hennik old lovaði her á tingsins røðarpalli sum landsstýrismaður ati tað skuldi vera soleiðis sumborð á á smyrli at mann skuldi kunna seta seg niður og mann skuldi tendra telduna og mann skuldi kunna arbeiða umborðin uttan nakrar trupulleikar og eg haldi at tað er blivi soleiðis og tað tað tók eitt sindur av tíð men og tað er tað sama við hesum tað tekur eitt sindur av tíð men eg eri sannførdur um at at okur fáa gjørt nakað við heftir okur fáa bloytt upp at okur fáa broytt kanska reglugerðina fyri kirkjunar sum eru yvir hundrað ár og og kanska eisini gjørt broytingar sum ger at tað verður eitt sindur smidligari at at at myndugleikarnir og kirkjuráðini at tey klára at tosa forstanda hvønnan skilja hvønn annan betri og og at fáa tikið nakrar hvussu hata hann segði múro niður ha fáa tikið nakrar rivið nakrar múrar niður í hvussu su er lækkað ter soleiðis at tað verður eitt betri samskifti
ja so varð hesin spurningurin svaraður avgreiddur vit fara til tann næsta spurningin sum er frá heðin mortsen til jenis arana og hann er viðvíkjandi tí at broyta lóggávuna um friðing av gomlum kirsjum so fær heðin málse orðið gerso væl
takk fyri harra formaður ja tað er rætt hetta er nakrir spurningar um tað sama so tað er teknð upp á at tað er áhugi er fyri at fáa broytt hesi tingini tí tað er alneyðugt haldi eg sjálvur at vit fáa gjørt nøkur viðurskifti nemliga innan fyri friðingaásetingarnar sum eru so harra formaður tað er tað í viðmerking ati við øldir hava so føroyingar bygt kirkjur tað vita vit og tá ið tær fórust av elli ella slitirs vórðu teir umvældar ella eisini tiknar niður og nýggjar kirkju bygdir upp aftur eftir tørvi og eftir føriymun í dag er søgan heilt annaleiis tá ið verandi friðingarlóg gávan kom bleiv alt fryst fast og nærum onga ábygdur kundu gerast longur friðingarmyndugleikarnar fekk fastatøku á øllum kirkjum sum vóru yvir hundrað ára gamlar úrslitið av hesum her at nógv eldri nógv eldra eldri kirkju lúka slett ikki dagsins krøv til samkomuhús og rørsluternar sleppa ikki inn í kirkjurnar uttan so at blíva lyft og sift og upp og niður um hesar høgur gáttirnar sum eru hetta eri ikki ordan og støðan ímóti eini sominnilutabólki má broytast og eg haldi sum sanniliga hesin minnilutabólkar sum sanniliga hevur nóg tortorført frammanundan og at kirkjunar sjálvt um tað roynav tær so fáa tær ikki gjørt nakað við hetta her og tað eru kirkjur sum hava stríðst um ábøtur í áratíggju og eg ikki eru komnir á mál enn so vónandi kann landsstýrismaðurin gera nakað við hetta álvart málið so mínir spurningurin er metir landstýrismaðurin av okkara gomlu friðaðu kirkjur eru nøktandi atkomiliga fyri rørsluterna og eldri tvey ætlar landsstýrismaðurin at broyta lóggávuna um friðing argomlum kirkjum sum eg eri eldri enn hundrað ára gamlar takk fyri harra formaður ja
so er tað landsstýrismaðurin jens ranakirfa vit si okur
byrja við tí su ik kut byrja við tí stutta svarinum nei hetta er absolutt ikki nøktandi og og hetta verður broytt rætturin til atkomið er jú staðfestur í eystisáttmála um rættindin hjá einstaklingum í berabrek og hesin er er sjálvsagdur hesin rættur eisini í bygn tað er soleiðis at sambært kunngerðin um bygningar og fólkakirkjurnar so krevst loyvi frá stjórnuni og góðkenning frá fornmynnamyndugleikunum tá valingar skulu gerast í kirkjum sum eru eldri enn hundrað ár talan er tó ikki um at hesar kirkjur tjúgu talið eru friðaðar hetta er ein ein ein ein kunngerð sum sum summ stýr hesum ein kunngerð sum jú saktans kann kann broytast og tað er tað sum okur millum annað ætlað nakrar í kirkjunum sum eg nevndi í áðni seytjan tali tær eru so friðaðar eftir løgtingslóg um friðan av fornminnum og bygningum og har eigukur eisini at kunna fara inn og gera broytingar um tað er neyðugt tá farið verður undir byggiverkætlanir í gomlu friðaði kirkjunum erta umráðandi at loysnir verða funnar og í bæði taka atlit til atkonuviðurskiftini hjá rørslutarnaðin og til friðari ygbygningin men altso tað sentrala í øllum tað má vera at okur at at tær kunnu brúkast til tað sum tær eru ætlaðar til men sum eg havi sagt í fyrra spurninginum tað er einki at ivast í at kunngerðin og lóggávan sum heild á økinum verður broytt meni harafturat so fara okur eisini at broyta nakrar mannagongdir viðvíkjandi eftirlitið av kirkjunum og at raðfesta økið fíggjarliga soleiðis at tað fer at lætta um ikki bara hjá teimum brekaði men sjálvandi eisini teimum rørslutarna og sovíðari men hjá hjá øllum teimum sum sum ynskja at taka lut í kirkjuna
ja so er tað onnur sum kunnu borðið edvar jacobsen gersu hanm
takfyri hara formaður ja tað at mann hevur kirkju fræðaðar og og nógvtar kanska í vistan mun er tað ordiliga gott og mann skal bevara nakað sum sum var men tá ið tað kemur til tað at rørslutarnlagið møguligsat ikki kunnu brúka slíkar kirkjur stil sína dagligu gongd so so má tað onkursvegna tí er g fefegin um at tað verða hugt upp á tað ta má við uppu ímótir tí tað at tað lívið vil livið í tað t at tú skalt vera møgulikendir rørsluterrur eisini at koma í í hesar ymisku kirkjurnar haldi eg er hevur størri týdning sumá mann má mann lata gamalt nýtt líka sum møtast soleiðis at tæð eisini eru nýtiligar til til tey sum skulu brúka kirkjurnar samstundis sum mann bevarir tað sum sum var at mann finnur áin balansa í tí tí tað nyttar ikki at tú skalt bevara alt og ein rørtar ikki kann koma í kirkju grundavtíð tá tá hevur mann tikið karmarnar forstívar framum menniskja takk fyri harra formaðurjatakk
og so er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður tað er upp á allar allar hægstu tíð at vit fara at hyggja eftir lóggávuni viðvíkjandi friðingakirkjunum tí ati eg veit millum annað frá má sjálvum í úr úr úr sands kommunu har hava t havt stór problemi við at fingið fingiðhesar myndugleikarnar við upp á nakað sum helst tað hevur verið roynt at fingið eitt eitt vesi inni í í kirkjuni soleiðis at at fólk eldri fólk eisini kunnu koma at hoyra gudsorð regluliga men tað hevur bara ikki verið til at høggu ella stinga í tað er tað er á allarallarhægstu tíð at vit fara at at finna út av hvussu vit kunu broyta ettaher soleiðis at vit linka treytirnar soleiðis at at tað ber til at at gera broytaingar í hesum aldargomlum kirkjunum sjálvandi skal tað samtvinnast við tað sum sum er og gerast í sama stíl men men men beint nú eta hermetrir slukka fyri øllum broytingum so eg haldi at at vit mugu linna hesa hesa lóggávuna og tað má vera
ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur heðin mortensenger so væl
takk fyri harra formaður eg fari eisini at takka landsstýrismannin fyri positiv svar og ikki minst at mann fer at broyta hesa ela kunngerðina og aktiverað hana at siga soleiðis man eisini lógarviðurskiftini innan fyri fyri friðing hetta er alneyðugt haldi eg sjálvur vit hoyra dag dagliga um umvælda kirkjur og mann hevur kært se millum annað í dega og viku og aðrastaðni tá mann hevr fylgt við at mann hevur bíðað eftir svari man bíðað at sleppa í gongd og kirkju staðir til umvælingar í fleiri fleiri ár uttan at kunna koma víðari tí at kanska myndugleikin er ikki er aktivur nokk ella ikki hevur fólk til at at hjálpa til at geva svar og og geva eina hjálpandi vegleiðing so er er alneyðugt ati gera nakað við í hesi hr viðurskiftini tað kundi verið so øgiliga nógvum øðrum økjum eisini man tosað um friðing prandessandoy komu lý sindur inn át eisini her og og eg haldi sjálvu okkara lóggávu í dag teimum tosaum friðing er alt alt ov stirvin um kirkju men tað er so øgiliga nógvum øðrum økjum og tað sum ger tað at altt at einki ber til einki ber til tað einastas vit fáa burtur úr tí tá hon tosar friðing tað er tað at alt tættir niðurfyri eingin peningr er avsettur eingin áhuga er til at halda tað líka og til einan so hava it eingi fornminn er yvirhøvur í staðin fyri at mann hevur eina laðarliga tilgongd soleiðis at vit kunnu varðveita tey fornminni sum vit hava so eg fari attakka landsstýrismannin við hann kann seta ferð á nemliga bæði kunngerðina men eisini lógarsmíði tiltil fornminnini soleiðis at vit kunnu fáa tað e til viðgerðar her í á hesum høga tingi so tað hevði verið einasannan gott men tá fyrsta er við steð bara kunngerðin skal broytast so eigir tað kunna gera skjótt soleiðis at atkirkjur kunnu umvælast eftir tí nýtímans viðurskiftum uttan at atoyðileggja nøkur forn minni so tað tað gleðir meg atfrætta takk fyri haraformaðu
ja takk so er tað landsstýrismaðurin jenis ar á rana ger so væl
takk fyri spurningin og takk fyri viðmerkingarnar og hetta er tað sama sum mann hoyrir tíverri allastaðni frá at bja edva jacobsen segði tað so rætt hon sigur tað at at tað tykist sum um at mann tekur karmarnar framum fólkið og tað sum eigur at ganga fyri seg í einari kirkju tað tað másøðkast og ð tað verður tað tað verður broytt tað er tað kann eg lova her í dag brandur sandoy segði eisini frá sínum royndum hansara roynd vóru at tað var hvørti til høgll at stinga í teimum bað um møguleikar fyri at broyta okkurt og tað var hermetiskt lukka fyri broytingum og okur mugu fara linna um og tað er akkurát tað sum eg haldi eg hava brúkt tað orðið at okur fara at at mýkja og fara linna um bæði við lógini sum hevði morsen tosað nógv um og eisini kunngerðin tað eru tey bsumkunngerðin sum regulerar tað eru kirkjurnar sum eru yvir hundrað ár men ikki tey ventvísi friðaðar og lógin sum regulerar hvat kann gerast við eina kirkju sum er friða og tíð sum brander sandoy sigur tað er mamma ikki steingja fólk úti frá at hoyra hvudsuvorðið tí at formalia verður brúkt ein gott sum er forhøg ella hvat tað kann vera okur skulu gera tað lættari at koma inn í guds hús so nú skal eg ikki skapa nakrar nakra øgir men men eg eg havi hugsað um tá ið tá ið tað tosa um hetta her við tað er nógv sum hava eina so øgiliga bestanta meining um hettaher at at føroyskar prætirkur ikki skulu tulkast til ella umsetast til danskt eg haldi tað er óført endiliga ongantíð for nógv at fáa útflutt gutsorð á føroyskum máli fáa tað førtg yvir danskt og flyta tað til danskarar fantastiskt
er tað heðin mortsen
ger so væl takk fyri harra formaður ja ú kom landsstýrismaðurin inn á nemligt her at hann fær í gongd við at broyta kunngerðina beinanvegin og ikki minst lógarsmíðu og tað tað frøði meg men sjálvandi eitt er at hava eitt gott lógarsmíð og havna góða kunngerð men tað er eisini umráðandi tað er eisini umráðandi at vit hava eina góða umsiting nemliga sum so umsita hesa lógina at tað verður aktivverað soleiðis at mann kann frætta aftur tá mann søkir og biður um hjálp og kunngerð og tað har haldi eg tað hevur halt tað heilt heilt alvorliga og og tí nevndi ter í áðni ar tað mangla upp á fólk ella mangla upp á vilja ella ella mann hevur bara lítið kongaríki sum sigur einki ber til einki ber til og áðrenn vit síggja alt so dettir alt niðurfyri eg vóni at landsstýrismaðurin kann hyggja eftir teimum viðurskiftunum eisini tí tí tað er egvuliga umráðandi at tær lógir og reglugerðir at tað skulu vera so smikiligar sum møguligt og eisini at tað kunnu gjøgnumførast so smiklig sum møguligt so harra formaður eg má siga ati eg egeg sóð upp á at landsstýrismaðurin veruliga gera nakað við hetta her tí eg haldi at hann hevur verið skilagóður hann hevur verið aktivur síðanv landsstýrismaður og tað skal eiga frá okkum í øllum føroyum har hendir nakar har sumjensarana er og tað gleðir meg at soleiðis er takk fyrija
so er tað jens a rana ger so væl

ja so var hesin spurningur eisini svaraður vit fara til tann triðja sum eisini viðger nøkulunda sama mál nú er tað hagni hoydal sum fær orðið at spyrja viðvíki til friðingar viðvíki vígjandi friðingarløggávu og atkomuviðurskiftini sofrmeiðis ger so væl
hasin spurningurin er um sama evni sum vit hava umrøtt g sum lanstýrismaðurin longu hevur svarað so kanska vit kunnu fáa útgreina onkran lut afturat og atvondin av fyrispurningini er tær áheitanir sum eru komnar frá kirkjuráðum og kirkjuráðslimum til løgtingi um at gera lóggávuna meira smidligar ella mannagongdnar meira smiddligar fyri fyri at gera ábøtur á á kirkjuna í føroyum tær sum eru friðaðar og tær sum eru friðar orsakað av hundrað á regluni øhog viðmerkingarnar sum eg havi sent til landsýrsmannin er í hesar at í tí ein av standandi sólminum hjá gud mundi brun syngja vit millum annað fetrarn á kirkja í føroya tjóð fjálgasta friðskjól á fóldum víða hon fevnir um land og sjóð fasterun ísett tí harrin tjóð hana í klætt undir moldum og tað er eingin ivi um at týdningur hjá teiri føroysku fólkakirkjuni kann als ikki ivirmetast hvørki andaliga erla mentanarliga í allari teiri føroysku tjóðini á sjógvi og landi men úti um landið eru tær einogtrýss kirkjurnar prógva um tað tað eru byggilistarlig stórverk sum søknir og bygdir altso fólki og kirkjufólki á staðnum hava megnað reist og serliga jalpicigoriusen altso pallgu goriusen hevur vegna skjalfest tað í skrift eisini í sjónvarpi saman við jógvan edidam og malini johansen og tá iðvit síggja hesir stórverkini og tay livandi húsini sum eru kring landið so var tað sjávn eina røttu avgerð at mann hevur fræða eg haldi landsýrsmaðurin tey segði tær serljga kirkjurnar sum eru serliga fræðaðar og so aðrar einogtjúgu haldi han segði sum koma undir at tað er eldri enn hundrað ár men ábendingin fáa frá nagvastaðni ím landinum er altso at tað er blivið so trupult at fáa gjørt nútímans ábøtur serliga til rørslutarnu atkomuviðurskiftir vesur reingerðarútgerð kanska onnur hølir til ta virksemið sum er og tí er tað týdningarmikið at fáa svarið frá landsstýrismanninum sum hann hevur sagt um um lóggávan skal broytast ella umsitingin sjálvur haldi eg vit kal leggja tar afturaf harra formaður at okkara størsta virði í føroyum við fornmennum og vit skulu verja fornminnin tað er at tað eru livandi fornminnir tað vil siga at tað ikki bara fornmynnirsum standa á einari hillu ella innií enum skápi men sum veruliga verða brúkt og kirkjurnar er eru dømi um tað so so eg eri fegin um tað svarin landstýrsmaður hvur givin givið beinanvegin men er tað lóggávan sjálvur skal broytast ella
hvat hvat er loysnin ja so fari jenis at ræna landsstýrismaður orðið ger so væl
ja tað er júst hatta har livandi fornminnir altso tað at nakað verður friðað tað forðar ikki fyri at tað verður brúkt tað er tað er nakað um eg hugsa um als mann sigur nú verður tað friðað so nú kamman onki jú tað kann mann saktans men tað ger bara tað tað áleggur bara at manni ummælur og ansa eftir á ein ein serstakan hátt og og friðingarlóggávan hon forðar ikki fyri at bøtn verður um atkomuviðurskiftini og at aðrar ábørdr verðu gjørdar fræðar kirkjurnar so tað er kanska meiri mannagongdirnar sum higartil hava forðað sum sagt eru seytjan kirkjur friðaðar eftir løgtingslóg og hetta eru tær gomlu trækirkjurnar við flagteki ómálaðir innan við bitum og útskórinum kórveggi nakrar nýggjar størri trækirkju við skifur ella flatteki málaðarinnan og við kvolvaðum lofti og nakrar av grótiligari kirkjunum felags fyri hesar er at hær verða mettar at hava stór listarlig og søgulig virði og tí eiga t tær at vera fraðaðir aðrar kirkjur tjúgutali eru eldri enn hundrað og koma sum eg havi nevnt undir ásetingarnar í kunngerð um bygningarfólkakirkjuna hesar eru ikki friðaðar men umvælingar mugu gerast mugu bert gerast við loyvi frá skiftstjórni og við góðkenning frá fornminnamyndugleikunum tá kirkjuráð kring landið vísa á at friðingarlóggávani gera tað trupult at gera ábøtur og betringar í kirkjuni er tað greitt at skipanin virkar ikki nóg væl og sum sagt so havi eg longu samskift við kirkjuogfriðingarmyndugleikarnar um málið og í komandi viku verður so tann næsti fundurin og tað er eingin ivi um at okur fara at gera broytingar í kunngerð og í lóggávu og okur fara at raðfesta fíggjarliga so tað er fantastiskt at so nógv í tinginum spyrja um hetta her og taka undir við tí tí okur fáa brúk fyri tí at fáa størri fíggjarligan part til til hetta
so er tað onnur sum fá orði fyrst er tað siri stenberg ger su væl
takk fyri teirra formaður ja eg haldi gott at hetta málið verður tikið upp so at mann kann lurta eftir øllum teimum áheitanum sum eru komnar frá kirkjuróðum kring landið og tað er eisini bara eitt ynski um at tá ið mann fer at arbeiða víðari við sum málinum at mann so eisini hevur tey fólkini við sum var av kirkjunum at tey upp á einandi máta verða partur av arbeiðinum so at mann ikki ger nakað yvirhøvdið á teimum tí at øll eru góð í kirkjuna og sjálvandi skal mann kunna gera broytingar men tað mann eisini gera soleiðis at mann ikki kemur til at gera seg inn á nakað í kirkjunum so tað er at finna ein sovorðnan millumveg og tað ger mann best við sum mann hevur fólkini í sjálvari kirkjuni við sær takk fyri
brandur sandoy
takk fyri harra formaður tá ið hetta tá ið etta málið nú er uppi so vil eg eisini vísa á ein annan trupulleika sum er í í lóggávuni viðvíkjandi teimum jarðføstu fornminnunum í føroyum tann lógin hon hon simpilten leggur bond á alla útbygging rundan um eitt jarðfest fornmenni sum sum verður funnin landið hevur onga skyldu til at gera nakað sum helst gravað út ella finna út av hvat eð er men visti mann hevur e mistanka um at at jrðstfornminni er onkrustaðni niðri í jørðini so kann mann leggja eina friðing upp á hundrað metrar radios frá øfrá tí sum mann heldur fil hava funnið øog hetta her millum annað nú komi eg á sandi og har sjálvandi nógvir jarðfest fornminnir og og hetta er ein verulig forðing fyri útbygging at mann ikki at mann ikki finnur út av at at grava tað grava tað frítt og og kort leggja tað og sum mann leysgevur tað til at mann kann byggja á ella gera okurt annað við hetta hetta lendið tí at
ja so ver tað rósa samelsen ger so væl
takk fyri eg haldi at vit skal ikki undirmeta tann týdning sum fornminnini hava hjá okkum og ikki minst heldur teir myndugleikarnur sum arbeiða við friðingunum tí atfer tann parturin vekk so hava vit mist søguna men samstundis so mu man eisini siga tað at tað er týdningarmikið at mann kann rætta upp upp á tingini og at tað er brúkara vinarligt og at mann fær sett resursur til soleiðis tað ber til at framheva tann tann masiga arvin sum vit hava sum í nógvum føru sum brandur sandursøði liggur goymdur men tað e eiki ivast í at tað sum størsti trupulleikin hjá rfornmyndugleikanum er tað at tær mangla resursur ta er enki ivast í at tí at teirra parturin lggur ikki liggur ikki eftir tá iðmann biðir um ráðgeving og hjálp frá teimum men tað er tað er tað er tað skal millar til áðrenn so at tær kunnu gera tað arbeiðið sum skal til
og so er tað við jóhaneli poulsen
jatakk yrhrara formaður sum jenisarana og landsýrsmaður vísti á so er tað jú munur á fornminninum og livandi fornminnum livandi fornminnir nakað sum fólk eru glað um meðan fornminninir sum brand sandoy vísir á sum skapa trupulleikar íð fornminni sum fólk ilskast inná ou so minnast jú eisini tíðina har ið størsta vinnuliga broytingin í suðuroynni mátti verið koppa av fornminninum tí er ógvuliga viktigt at mann varðveitu fornminnir í ein stíl saman við nútíðini soleiðisnar at fornminnini koma til sín reykt soleiðisnar at fólk kunna fáa gleði av fornmenninum uttan at gera seg inn á tey takk fyri
ja og so er tað heðin morsen sum fær hann
tera lítlar viðmerkingar í samband við fornminni ønú er erta sera aktuelt nú flytur mann nólsoyar páll niðri í vágsbotn og mann veit ikki ordiliga hvar mann skal gera við hann hann er hvussu í fallin í øllum førum og so hevur mann havt hugsan um at fluttan longur út á tinganes og eg havi gjørt tað sjálvur sum borgarstjóri fyrr at søkja um at borða trý hol í helluna har men tað fær mann so ikki loyvi til og tí tað hevur nakað við fornminni at gera at atat at sker liggur har úti at at neina klættar leggjar út har er nøkur ting lat okkum gera tað meira smitil soleiðis vit kunnu eisini liva og frøast sum tað sum vit hava og tað sum var á so har er ein ein áheitan til jens arana eisini takk fyri
ja so fara vit aftur til spyrjaran og tað er høgni hoydalhøgni hoydal fær orðið ger so væl
harra formaður nú er orðaskifti eisin farin nokk o nakað inn á fornminna politikk og lóggávu sum heild og har haldi eg at eg fari at staðfesta at eg haldi ikki vit í føroyum hava verið nóg dugnalig og góð við okkara fornminnir og landsmaðuri nevnd tað eisin vit hava heldur ikki sett yvirhøvur nóg nógva orku inntil alt tað sum eitur savnsøkið hjá okkum og tey sum starvast við tí og rósa samulsen nevndir tað eisini at tað er ein tað er ein av báðunum fyri at at att at ting kundur draga út tí at fornmynnamyndugleikarnir skulu vera strangir konservativur fyri at varðveita hesi vitnógv forninin hjá kkum sum eru farin tíverri tí vit ikki hava verð verið verið nóg ov merksam um tað men tá tað kemur til kirkjurnar so eg fulkomar sannførdur um at at kirkjurna við sínari søgu sum eru bygdar av fólkinum á staðnum og fíggjaiga fólkini á staðnum at tað ber væl til at finna loysnir fyri at gera atkonuviðurskiftini betur og fyri til dømis at gera nútímas vesiviðurskiftir og annað við teimum dugnaligu fólkun hum hava vit hava so nógvir fólk sum eru veruliga dugnaliga arkitektar byggifrøðingar lokalt fólk sum vita akkurát hvat í hvussu tú varðveitir sera eyðkenni í kirkjunum so tí e veit ikki mær skil til landstýrismannin rætt at tú skjólda sjávndi eida kunngerðin við hesum her altso eitt í kunngerðin við hsum her við hesum hundrað hundrað ára gomlu húsunum tað er eitt bygdingskunngerðini so erta teir friðaðu kirkjurnar øh men spurninguri um vissu um lóggávan verður broytt so má hon sjálvandi jávn veg ímillum at tað skal vera tað skal framvegis vera kam man siga verjann av fornmynnim sum stendur sum stendur fyrst men tað má ganga upp við brúkið brúkið av kirkjuni hjá hjá kirkjufólkinum øhog tá tað kemurtil onnur nfornminnir so hugsi eg at at at tað er nokk fyrst og fremst er okkara vantandi virðing fyri øllum savsøkinum sum er ein orsøk til at alt altíð ska lagst fast eg v eg ver inni á inni í fleiri sovnum málum og tað er øgiliga lítil orka til tað tí at tað geva nógv mál og bía so hevði tað sum kom burtur úr hesum eisini so skal skal tað eisini vera til róss fyri landsýrsmannin at vit fáa lyttu alt savnsøki og fornmenni økji upp samstundis men vistu egsm fylsurin snir tata s núr um at kirkjurnar kunnu kunnu nútímas skeða seg upplíva tað livandi húsið sum tað er fyri so at siga allar føroyingar
jens a rana ger so væl
tað keldu væl um at finna tvinna hesi bil saman rósa samudsen og høgni hoydal tosaðu um at ta er ein rósa nevndi eina brúkaravinarliga lóggávu a eina brúkaravinarliga lóggávu og ein formnnumyndugleika sum samstarvar við við tey lokal køni kunnu kalla tað ha tí okur hava jú sum sigur stenberg nevtið okur hava jú knýtta at hvørji einasti kirkju hava okur nøkur fólk knýtt sum hava til uppgávu at umboða kirkjuna og tað má ikki henda nei tað skal ikki henda siristenberg formansinsloyvi at nakað verður smoykt niður yvir høvdið á teimum sum so trúføst tæna har tað er eingin grund til að tað er heldur ikki neyðugt so tað tað fer ikki at verða gjørt okur hava gott samband við við allar partar og sum sagt komandi viku verður so tann næsti fundurin har okur fara at tosa um tað stig fyri stigið at koma fram á leið til at loysa hendan trupulleikan sum sum øll í tinginum tykjst hava stóran áhuga fyri brandur sandoyt tosaði um hesir jarðfesti fornminnini og kanska fer hetta arbeiðið sum okur nú fara at gera við kirkjundarum at at mýkja generelt upp og serliga visu okur fara at at geva meiri orku til tey sum taka sær av hesum bæði fornminsfelagið og eisini skjalasavnið ha ja men altso tað sum joneli samdsingurin vísir á tað er at tað eydnaðist á tvøroyri tá ið tað kom stríð millum partarnar tá eydnaðist at finna eina loysn sum eg haldi at at fólk tykjast tykjast nøgd við og eg veit ikki teðin worsennú fór okur heilt heilt til nólsoyar páll og musi eg tori at at at blanda meg fár nógv uppí har men men tað var kanska ein ein ein møguleiki at spyrja at spyrja eina ferð afturat nú hevði morten blivin landstýrismaður aftur kanska er okkurt hent okkurt broytt
ja hevði mortisarnar er blivin borgarstjóri hevur roknið oman men vit fara víðari hasin spurningurin er so svaraður og avgreiddur og nú fara vit til spurning frá kristinu hófoss og hann er eisini jens ræna viðvíkjandi eygleiðarastøður til føroyar í sameindu tjóðukristina hafoss ger so væl
ja takk fyri ja tá ið samgongan kom við samgonguskjalinum so vóru vit sjálvandi ikki samd í øllum men har vóru nøkur mál sum vóru øiliga góð í tísamgonguskjalinum og eitt av tí var at fráboðan var og hetta var so tá í septembur tvey túsund g nítjan at arbeiða skuldi fyri at føroyar skuldu fáa so kallaða eygleiðarastøðu í itjóðum sjálvandi betri um vit fingu fullan limaskap men av tí vit ikki eru sjálvstøðugt landenn so er hetta ein eitt fyrsta stig sum mann kannfara eftir og tey avgjørt verður at framstig fyri føroyar herfyri so hevði løgmaður og møguleikanm atsamskifta við st aalsskrivaran í sambandi við orsfundin hjá norðurlandaráðnum tað var ein talgildur fundur her í seinast í oktobur og tá so fylgdi eg við har og eg sá legði merki tilt hann at hann nevndi ikki brúkti ikki høvi í hvørfallil at nevna at landsstýrið og vit føroyar ynskja at at fáa hesa her eygleiðarstøðuna ítjóðum og nú nærkast vit so tvey túsund og einogtjúgu eg veit at landstýrismaðrin í uttanrikismálin hevur nevnt fyrð at hetta er nakað hann vil at arbeiða við so fyri at geva landstýrsmannin høvi ati greiða løgtingið frá og boða alment frá jegum hvar stendur hetta málið í løtuni so havir sett henda munnliga fyrispurningin sum er øgiliga einfaldur nær vænta landsstýrismaðurin at umsókn um at føroyar fáa eygleiðarstøðu í sammeinditjóðum verður send til sammeintjóðir
simu særa hana ger so væl
hevði eg vitað tað at løgmaður hevur havt orðið á sdaalskrivaran men tað fór afturvið hjá mær tað var farið forbí áðrenn eg fann út av tí so hevði eg havt myntan á at at spyrja tí tað var eitt fantastiska gilt høv meni nær tað verður ja okur hava tað við í samgonguskjalinum og eg havi tikið tað upp eisini við embatsfólk míni e vil siga at eg havi givið teimum nøkur gráhári høvd e roknig við við at fara at arbeiða við hesum her tí tað er ikki so lætt tikist tað men tey arbeiða við tí tey arbeiða við málinum tí sjálvt um tað e er eru ásett í samgonguskjalinum so so eru nakrar forðingar tí at tað tykist vera torført hjá einum ikki sgum ríki at gerast eygleiðari í í santjóð tað eru fullvelsríkir ella altjóðafelagsskapur sum hava hendan møguleika meni eg ætli ikki tí havi kur tað eisini við í samgonguskjalinum at hetta skal forðar ognum at gera eina roynd so fólkini í uttanvígisráðnum tey arbeiða við hesum royna at finna út av hvussu kunna tey gera tað hvussu ber mann kki at fyrst og fremst hvussu slepp mann framat felagsskapinum við einum sjálvstøgugum føroyskum fyrispurningi ella noyðast sokur gjøgnum ríkið pluss tað at og hvat hvat so um tað eydnast hvussu skal skal slíkt síggja út hvussu hvussu skulu ogur eru verðar presenteraðir har sum eygleiðarar men tað tað liggur alt fyri framman tað verð arbeitt við tí og og eg síggi ljálpt upp á tað tað skal nokk fara at at opna seg ein veður tað trúgvi eg tí hetta er hetta er eitt fantastiskt mál
so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið men tað sær ikki út til at nakar hevur jú orsakað høgni heiti kursvav jarðformaðurin
maður landstýrsmaðrin nevndi hvør kann fáa eygleiðarasøgu i vit er ikki jú at fáa fullan limfaskap við samantjóðum tað gera vit teiri løtur vit hava loyst men tað er nú so um ikki fara skeivur attjóðir ið enn ikki hava útynstsum sjálsagerarætt kunnu fáa eygleiðarastøðu við stað í viðurkentsu tað trupulleikin tann a n urviðurkent tað at føroyar eru ein tjóð við sjálvsagjararætt so tað kundi jensarana kanska tikið upp og annars vildi eg bara upplýsta landstýrsmannin um at eg tosaði við stskrivaran á n norðurlendskum fundi herfyri har eg tók ymiskt mál upp millum annað hettar við at tær stóru altjóða fyritøkurnar eru í ferð við at leggja alt heimsins livand tilfeingi undir seg og hann var sera háhugaður í tí og helt tað var at týdningarmikið mál so føroyar hava eisini nógv at geva við at taka lut í í tí altjóða samstarvinum sum sjálvandi fyrstuogfremst fer fram í st
ja so er tað spyrjarin aftur kristrina hafossger so væl
ja eg fari at takka landstýrismanninum fyri svarið og og ynski honum góða eydnu við at fáa gongd á hetta arbeiði eg eri vís í atat baðsfólkin kuldu nokk finna góðar mátar at at koma á mál við hesum her og tað hevði sum sagt verið eitt ramstig fyri okkum sum landa at fingið hesa eygleiðarstøðuna til tann dag vit fáa sjálvandi fullan limaskap sum sum vit sjálvandi gleða okkum til ah hesin spurningurin við eisini við sjálvs at gera rættinum øløgtingið hevur jú staðfest ha løgtingið at vit sum óktjóðland hava fullan sjáls at gera rætt og tað bleiv eisini sent eitt bræv umvegis ta donsku uttanríkistænastuna til sttíviðvíkjandi men tað hevur jú verið frammi fleiri ferðirnar at tað hevur stóran týdning fyri okkara framtíðarsjálvstat gera rætt at vit eisini fáa danskan myndugleika at viðurkenna hendan sjálvsekjarættin og fráboðað hann til st so eg veit ikki um landsstýrismaðurin hevur møguleikar at siga nakað um um tað er nakað hann fer at virka fyri annars send í samgonguskjalinum eisini hetta við t o altso heimshandilsstovnunum arbeiða fyri at áa limaskap har ar tað eisini nakað sum eisini liggur líkasum á arbeiðsskrá ella mann komil kanska longri í tí málinum øog so er tað eisini v h o altso heimsheimsustovnurin sum sum eg veit taðhev verð fráboða eisini arbeittu við altso fær landsstýrsmaðurin sagt nakað um tíðarætlanin eg veit væl sovorðið tekur tíð frá tí mann hevur sent sovorð skjalella anna umsókn sum kann að gott taka langa tíð áðrenn mann kemur á mál mentíðin gangur skjótt og vit eru næstan tvey túsund og einogtjúgu nú vónaði landsstýrismaðrin at fáa hesar umsóknirnar avstað eisini hasa her altjóða felagsskapirnar eg vóni at at verður
ja so er tað jens a rana ger so væl
ein spurningur sum verður settur tað er hetta hvat skal hvat skal hon gera í í st hví verða eygleiðari har og og okur hava tosað eitt sindur um hetta her í sambandi við at ynski um at fáa eina sendsovu í nwyor nei í usa so hevuður verið spurt jamen skal tað verða í nýwyork har sum ster ella skal tað vera í wásentom har sum tey flestu onnur lond hava hava ambasatur tey hava eisini ystambasatur í í ný york tað er so nakað heilt annað men tað snýr seg um at vera har sum tingini henda altso ert tú í í í hava okur eina sendstovu í í washentum sum tykist verða tað skilabesta so ert tú har sum øll hini londini hava teira høvuðs ambasanir ert tú í í st so fylgir tú við manso kalmann kann siga tú tú kemur ikki nærmari sent frum av hvar tingini henda so okur arbeiða frammóti hasum har og og eg vildi sagt at at at eg lati hetta árið og kanska fyrrihelvt av komandi ári fara men so vænti eg at okur hava funnið út av hvussu okur bera okkum at og sum fáa sent eina fráboðan til st og hvat som svarið verður tað tað mugu u so taka støðu til tá ið tá ið svarið kemur og hvussu so er okur sulu gera hesa royndina og tað tað kann eg lova í hvussu tað verður viðvíkjandi bæði v ho ogto altso handilsfelagsskapinum viðvíkjandi vto so eru nakrir trupulleikar hava nakrar trupulleikar at stung upp sum okur við at loysa nú ella nøkur ivamál vita ikki hvussu álvarsligt tey eru men tað er nakað sum arbeitt verður við og viðvíkjandi v h o so hava okur fund í komandi viku havkur ásett fund landsstýrismaðurin í heilsumálum og og e har okur fara at tosa um hvussu ber gutin at við at fáa sent hesa umsóknina um umlimaskap ella ja uppi fra at síggja hvat tað endar viðtakk fyri
ja so er tað kristina hoffossger so væl
ja takk fyri og takk fyri svarið og einaferð afturat vónandi koma vit eitt stórt stig víðari nú tað komandi mánaðinar við øllum hesin herumsókninum vit púra samd við landstýrismanninu um at tað er ótrúliga týðandi at vit eru har sum tingini henda og at vit bjóða okkum fram altso vist tú ætlað blíva sjálvsøvlan sum skuldu eisini bjóða okum fram at umboða okkum er javnbjóðis føtu við allar aðrar tjóðir og og hvat mán fara burturúr tí tá fólk byrja tað altso tað er ein øgiliga langur listi men tað er so ræðilig nógv eisini mann ikki fær ordiliga sett orð á nú sóu til dømis okkara fótbóltslandslið vinna bólkin hjá sær í gjárkvøldið heilt einastandandi altso hvør hevði trú tíð mundi eg sagt tá mann í sínari tíð valdi at bjóða seg fram í fótbólti á javnbjóðsføti og hvat ferk menning hevur tað ikki givið okkara føroyska fótbólti okkara landsliði og eisini marknaðarfønsam land heilt heilt ófatiligt og júst tað haldi eg eitt øiliga gott dømi um hvat vit eisini sum land fáa burturúr tann dagin tá ið vit traðka inn á altjóðapallim og bjóða okkum fram og umboða okkara land á javnbjóðsføtu við øðrum tí tað letur som nógvar dygir upp tað mennir okkum so nógv og ja har liggja ótrúliga stórir møguleikar nú kann snú fr landssýrmaðurn líka orðið ein fi efturat eg knn kundi kanska gera hon høvi til at til dømis eisini hetta her við arktis og og arktiskar strategir sovorð tað kann eisini fari øgiliga nógv virka øgiliga yvirskipað og hvt hvat fáa vit eguliga burtur úr tí og sovíðari men aftur har ikki tundur at koma inn á alt har liggja ótrúliga stórir møguleikar eisini fyri føroyar um vit bera okkum rætt at eg veit at landstýrið arbeiðir við einari føroyskari arktiska strategi í norðurlondum arbeiðir man eisini við at fáa samskipað tær norðurlendsku strategirnar og og danmark roynir eisini at fáa eina strategi eg hugsaði viðvíkjandi føroyska arktisstrateginøkulunda hvar tíðarætlanin er í løtuni nær kann mann vænta at at kanska eisini tey sum eru áhuga í eru løgtinginum kanska verða inndrigin tað arbeiðij
so er tað jønus arænast sum rænast hon fær tað síðsta orðið í sambandi við hendan spurningin
gersuvæ ja tann føroyska arktiska strategiin har hava okur gjørt forarbeiði til tað sum skal skrivast í hana og ja eg skal fara at spyrja um hatta har altso hvussu kanska kunni tey aranskera um tað verðar ein kunningarfundur ella hvat tað verður tá ið tá ið tað kom so langt við við løgtingi men tað er er umráðandi at eisini eitt vánaligt orð innputt frá løgtinginum verða við í tí strategiini sjálvandi men okur eru okur hava gjørt eitt tey hava gjørt eitt stórt forarbeiði embantsfólkini og eru farin í gongd nú við at skriva eg haldi okur høvdu ein fýra stórurfundir við umboð fyri fyri vinnulív granskarar mentan og sovíðari sum grundarag undir tí sum skal skrivast ja týdningurin av at vera við er so ómetaliga stórur og og eisini at bjóða ikki fram at tora at bjóða ikki fram altso á tí fundinum okur høvdu síðstu í juni við við amerikonsku sendikvinnuna í danmark har okur spurdi um møguleikan fyri at fáa lytt samstarvið upp á eitt politiskt plan eingin av okum hevði trúð at tað fór at ganga so skjótt og so gott sum tað gekk altso fýra mánaðir seinni tá ella fimtan mánaðin eftir tá tá skrivaði ogkur undir eitt eitt eitt eitt fátt skjal samstarvsskjal við usa og tað høvdu okur ikki droymt um atsu tað byrjaði við fundinum við við karlezains og tríggjar vikur seinni tá varð fundr við við pompus sum okur helsur ikki høvdu droymt um altso tað snýr seg um at at tora og at droyma og og og ikki ikki ikki ikki hava undirlutakenslur tí at føroyar er eitt ein fantastiskt tjóð so og og líka líka nevna eitt afturat altso okur hava eg síggi fram ímóti og okur hava longu fingið sett ein ein ein sendimann í í ísrael fantastiskt tað vóru fá sum trúð upp á tað tá iðokur fyrstu ferð nevndu tað men okur skulu ikki beiggja høvur lyfta høvdið hótt og okur hava allar møguleikar okur hava allar orsøkur til at fara útiy heim sum føroyingar okur hava nógvat verða stolt av og nógv at geva um heiminum
ja so var hesin spurningurin svaraður og spurningarnar spurningarnir til jens verana vit fara nú til spurningar til løgmann sum eru fimm í tali og tann fyrsti er frá bjørt samuelsen og hann er viðvíkjandi koronasmittu fyri byrging bjørt samuelsan teir orðið ja ger so væl
eghali spurningarn ljóðað soleiðis hevur løgmannir løgmaður ætlanir um at tryggja at føroyingar sjálvir kunnu lóggeva um smittu og farsóttarfyribyrging nú koronaherjar tvey heldur løgmaður donsku eptemiðlóggávuna sum nú er galdandi her verða nøktandi í mun til tørvin á smittufyribyrging hevur farsóttarnevndin mælt til at fáa betri smittuverjandi amboð og um ja hvørji og fýra hví hevur løgmaður ikki tikið sig til at yvirtaka ábyrgdina av farsóttarlóggávuøkinum so ein føroysk eptomiðlóggáva ið er gjørd til føroysk viðurskifti kann setast í verk harformaður í góðari tíggju mánaðir hevur korona lagt partar av føroyska og altjóða samfelagnum laðmið men føroyar hava framvegis ikki heimild til sjálvi at lóggeva týdningarmesta lóggávu økinum tá um smittandi sjúkur umræður farsóttarlóggávu lóggáva um smittuverju og smittufyribyrging ein eldri útgáva av donsku yplu miðlóggávuni er galdandi her og tað er ikki undirtøka fyri at seta dagførdu donsku pmiðlógina í gildi tí hon gevur alt ov víðgongdar heimildir til myndugleikar og løgreglu í støðu á í støðu sum hesari áttu føroyar at havt sína egnu farsóttarlóggávu ið júst er smíða til okkara umstøður og tørv orsakað av væntandi heimildum at lóggeva økinum hevur løgtingið aftur nú fingið eitt uppskot um at gera smittuverndar reglur gjøgnum matstovulógina tað liggur í vinnunevndini nú men henda lóg røkkur einans til avmarkað skeinkingarstøðu um matstovur higartil hava álvarsomu samastu smittu útbrotini her heima í størstan mun verið aðrastaðni í samfelagnum takk fyrija
so fær løgmaður orðið ger so væl
ja takk harra formaður ja hendan tíðin tykist long ønú sigi byrjað ein góðar tíggju mánaðir eg haldi eg havi próvað roknað ti eg haldi tit góðar níggju mánaðir men øllu førnum síðan vit setta tiltakis í verk í føroyum men tað er so líkamikið henda tíðin hevur verið drúgv og ótolandi fyri mong men tíbetur eru vit higartil sloppin væl tá tað kemur til um vit vilja tryggja at føroyingar sjálvur kunnu lóggeva um smittaøkið har er tað soleiðis ati a eøki ikki er yvirtikið men vit hava hóast alt nakrar heimildir í tí og harumframt hava vit í tíðarskeiðnum eisini samskift við danskar myndugleikar og høvdu eisini kunnað um vit vildu sett ávísar aðrar avmarkingar í gildi í føroyum við lóg uttan at tikið ta samlaðu miðlógina og sett hana í gildu at tað dagførdu útgávuna sum danskararnir hava gjørt sum jú hevur fingið miklan kritikk og tann kritikkurin harnar almikið ta síðstu tíðina tá tað kemur til spurning tvey tá er tað soleiðis at vit líka síðan byrjanina av koronufarsóttini hava brúkt tann bulin kann mann siga í tí í okkara sjúku nðurberjing at vit vilja geva fólkinum álit og harvið ábyrgd og tað haldi eg hevui riggað væl higartil havi vit so kanman siga heitta fólk um at brúkt vit og skil og tað trúgvi eg upp á longri sigt er tað sum gevur úrslit tí at tú fært hesaer innbygdu kensluna í ta sjálvum at eg má altso ansa eftir mær sjálvum eg má ansa eftir mínum nærmastu og øllum hinum sum annars ikki ynskja og vilja og ikki skulu fáa smittuna so eg haldi at hetta hevur verið tann rætta strategiin sum vit hava brúkt eg haldi hon er hilnast væl og hygga og hyggja vat eftir hvat gongur fyri seg í grannalonduni í løtuni so má man siga at støðan í føroyum er rættiliga og munandi betur enn í mongum avokkara grannalondunum sum stríðast av øllum alvigu løtuni við at niðurberja smittuna higartilv tað lukkast okkum væl og eg vóni at tað kann halda áfram til spurning trý um nevndin hevur mælt til at onnur mittuverjandi amboð skulu setast í gildi eg veit ikki oria ú skal siga ja til tað svarið men í øllum førum hevur fartróttarnevndin í ávísum førum mælt til at brúka munnbind men har hevur so landsstýrið sagt at tað meta vit ikki er ráðili so leingi sum smittan er so lítið útbroydd í føroyum sum hon er men vit valdu at seta so hart inn á mørkini landamørkini til ber fyri at smittan ikki skuldi koma aftur til føroyar og annars haldi eg at eg havi svarað til spurning fýra umlandstýriðiki hevur tikið um ætlanin at yvirtøka øki so haldi eg havi svarað tað í spurningum árenn tað havi sum so ikki havt havti til umrøðu í hesum umfarinum men tað hevur verið samskifti og tað hevr verið møguleikar sum vit hava uppi íivent í landstýrinum eisini men higartil at vit ikki menta neyðugt at fingið onnur harðari lóggávu inn í hesum økinum takk harra formaðurja
takk fyri so er tað onnur sum fór fyrst a rekristina halt fost gjerva
ja tað er eingin ivi um at at tað er faktiskt fullkomiliga óskiljandi at vit ikki hava okkara egnu farsóttar lóggávu altso hví skuldu vit ikki havt tað eg kundi got hugsað mær at løgmaður komi eit sindur nærri inn á tað vit hava tosað um hetta løgtingið í fleiri umførum undir hesi koronakreppuni at løgtingið manglar hetta amboðið ja vit skuldu fyrst ogfremst byggja álit men vit manglar tað amboðið í tí teimum førum har tað er neyðugt eg havi kensluna av at at tað eru nakrar heilt fáir persónar í samgonguni sum forða fyri at vit fáa hesi amboðini á løgtinginum at vit fáa okkara egnu farsóttarlóggávu og eg kundi gott hugsa mær at vita hví hví skal tað forðast landsstýrismaðurin í heilsumálum sum enndá er umbøð úr sambandsflokkinum var á tingsu røðarpallifyri hann helt avgjørt at vit skuldu heimtaka ábyrgdina av hesum økinum hann helt at vit skulla eina føroyska farsóttalóggávu og eitt føroyskt landslæknaembæti eg kundi got hugsað mær at hoyrt hvør er tað sum er ímóti tí altso vit hava hoyrt fólkaflokkurin ja
so er tað kristian andreasen ger so væl
takkfyri ar formaður eg havi við ein av teimum havt sum hava eftirlýst lóggávu økinum ikki tí at eg havi ikki havi áhalda føroyingum og síðari men tað er soleiðis við tí at tað kann oftan desitutión í føroyum kann vit fáa smittan inn aftur og kann eisini fara úti á kontrolv og tú haldi eg ikki tað er forsvarligt iki t hava eina lóggáva í tímum arbeiðskassa at taka til við tað skuldi vera neyðugt vit vita tað at tilmælini sutúsun teyverðu tosað um tey verða ikki yvirhildin irættiliga vit só okustaka gekk fyri s ólavsøku til dømis hvar túsund fólk illa meira enn taya savnast á vaglinum og vit hava sæð og hoyrt í bløðunum um at náttarlívið tað vrða ikki tað varða iki yvirhildið mann sæ mann sæð eisini onnur tiltøku í samfelagnum hvat er heilt klárt at at tað er tilmælini sum verða givin ikki verða fylgd og eg skilji takka kanska væl tí tað eru eingin smitt í føroyum men skuldi óheldur verið úti so haldi e ikki tað er forsvarligt at blíva við at koyra við einari strattegi um einki at gera táosa vara
hja og so jaspur langard ja taðk fyri at form
ramaður eg haldi nú havi eg hoyrt væl um hvat er hent og vit kenna sjávandi øll eisini hvat er hent í síðstu mánaðirnar tað liggur eisini eitt uppskot frá tjóðveldi akkurát um yvirtøku av hesi lóggávuni eg haldi at vit hava viðgjørt tað væl og eg haldi eg trúgvi ikki tað er undirtøka sum taðer beint nú fyri at fara inn at at yvirtaka eitta økið tað kann gott vera at mann skal gera tað upp á sigt men eg haldi at tey ger einki við úer vónandi korona yvirsttað um eitt hálvt ár ella tá i vit nærka summarferðini tað ger einki um við nú líkasum leggja loká lat okkum koma forbí hesa tíðina og lat okkum so enda venda øllum men hvat hava vit lært av tíðini og skulu nøkur ting broytast so skulu nakrar lógir yvirtakast so lati okkum taka ta taka ta samliga pakkan tí tað hangur so ræla nógv annað í hesari lóggávuni eisini takk fyrija
so koma vit aftur til spyrjaran nú ver tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri fari at takka løgmanni fyri svarið eg kundi hugsað mær at spurt løgmann um hann í næsta umfarið kundi nágreina hvat ber til at gera í galdandi yptomiðlóggávu eg má siga at tað undrar meg øgiliga nógv tá ið vit hava havt korona so leingi tað er kanska ein tíggju mánaðir síðan tað breyt út fistkur út í heimi og eini átta mánaðir síðan føroyska samfelagið bleiv stongt niður at mann ikki er eitt sindur meira ambitiøsur í at hava allar heimildir sum mann kann í mun til altso eg skilji øgiliga væl orðini hjá løgmanni um álit eg haldi eisini tað hevur virkað væl men vit vita at tað kunnu koma støður hvar mann hevur brúk fyri at reagera skjótt og har er tað einasta sum vit í løgtinginum beint nú sleppa fyri at halda okkum til tað er um mann skal nokta matstovuna hava tvær sitingar um kvøldið altso taðvil siga steingja matstovur tíðliga og og skeinkingarstøð og ja tað er heilt kann vera vanlig serliga skonkingarstøðini har nógv ung fólk koma saman men smittuútbrotini higartil í føroyum hava ikki veriðknýtt av náttarlívinum í lítlan mun ein verða staðfestir klaksvík tað vísti sletki at hava breittein kafe hevur verið tað er mitt um dagin tað er heldur ikki fevnt av tí sum liggur í mann syr ikki at steingja kafeir um dagin og í øllum førum sum ætlar tað soordu so øgiliga nógv onnur støð har tað koma nógv fleiri saman enn at gera á einari matstovu ellar anari kafe og tí tað einasta vit hava fyrihalda okkum til beint nú og eg eg skilji tað øgiliga illa at mann ikki ynskir í einum landi at hava ábyrgdina av smittu verndarlóggávuni eg haldi nettupp henda tíðin hevur lært okkum ati tað kann ganga skjótt báðar vegir eitt útboð kann koma oylga skjótt tí at verja brúdleyp har tað spjaddi seg til heilt stóra mongdur av fólki tað var ein privat veitsla ið knýtir við ólavsøkuna har tað spreiddi seg til heilt nógv fólk og tað spreiddi seg tú fólk savnaðist einki av hesum at knýtt at tí sum tað sum hann ætlaði at tvinga ígjøgnum gjøgnum matstovulógina kann forða fyri so tí fari g at spyrja løgmann meira nágreiniliga kann hann siga púra greitt hvørja hvørjar møguleikar hevur hann út yvir eina matstovulógu sum allar løgfrøðingar ella øl løgfrøði hevur mælt frá at mann ger smittuverin tann vegin takk fyri
ja takk so fer løgmaður at tað ger so væl leita formaður
tað er soleiðis at vit hava í verandi miðlóg nakrar heimildir sum vit higartil ikki hava brúkt og tað er millum annað tú kanst fara eftir vstr altso vst ein konkretur persónur sum er til ampa fyri onnur so kanst fara eftir viðkomandi og ja taka viðkomandi afso handtaka og so víðari men tað hevur mann so ikki havt fyri neyðin higartil sjálvt um tað verið nøkur dømir har mann hevði mann vitað tað so hevði mann kunnað farið út eftir viðkomandi so víðari men tað hevurmann so ikki gjørt higartil men tá tað kemur til hesa yvirtøkuna so er tað soleiðis eg haldi ikki at mann eigur at gera eina yvirtøku í óðum verkum í øllum førum skal mann gera tað so skal tað verða skipað og væl kannað og so víðari sovíðari og ein yvirtøka miðlógini hon kann tykjast nevn hon hevur ein ávísan kosna tað er ein partur av av heilsuverkinum og tað kemur nøkur av økjunum kom u at kosta í ríkisveiting so har verða minni intøkur til landskassan tá tað kemur til landslæknaembatið so veit eg at undanfarna landstýriskvinna í heilsumálum arbeiddi leingi við tí og seriøst við tí vildi hav tað gjøgnumført men har kom hann heldur ikki á mál tí tað er meira kompenseraði mann ofta geva sær far um og eg má siga sum her at hendan strategiin sum vit løgdu frá byrjan eri øgiliga glaður fyri at vit gjørdu tí tá vistu vit ikki hvussu leingi at tað fór at vara hvussu leingi kundi mann hava fólkið við sær í hesi her ábyrgdarkensluni av at vit vilja virkuligani verja føroyar og eg vil siga at høvdu brúkt lóg og magt at byrja við so hevur støðan verið verri í føroyum enn hon er í dag tí fólk hava fingið tað inn í seg sjálva fingu tú í rygmar at eg má sjálvur taka ábyrgd og verja meg sjálvan og øll hini og tað haldi eg tað sum hevur verið redningurin fyri føroyar umframt tað fantastisku testætlanina og test møguleikarnir sum heilst fría starvsstovan var odda við at byrja við tí vit høvdu havt tið si lasjúkrunas gjørdi tað møguligt og tað verið rædningur fyri føroyar og tað beginnað hini londini nú at kopiera frá føroyum so her má sigast at vit í føroyum hava verið framman fyri hini londini og tað er gleðiligt
ja takk so ferðist bríðarnir eftir bjartsamu seg gjørt væl
takk fyri nú brúkti løgmaður øgiliga stóran part av sínari talutíð til at at at tosa um tað mann hevur gjørt og eg nevndi eisini í áðni at eg haldi gott nógvar tímar gjørt og eri samdir løgmanni teststrategin hevur eydnað sær stakuliga væl og eg haldi tað hevur verið flott sum mann hevur sett allar kreftir í gongd fyrst við starvsstovuni og seinni eisini við privata tetis at mann hevur tikið lógvatógg saman privat og alment og veruliga havt eit gott tilboð soleis at hundraðaðtals av føroyingum at kunna testa seg viðhvørt túsundtals bein dag tað er heilt fantastiskt men eg haldi nokk so viktit at vit fokusera upp á nú hví hava vit ikki amboðini til sjálvi at hava ábyrgdina av smittuverndarlóggávuni eg meini at vit liva í á landi har føroyar hevur ábyrgd av øllum heilsuøkjnum annars altso hví skulu vit ikki hava ábyrgd av hesum og kostar pengar ja men hvussu nógv kostar korona kreppman samlað altso korona kvepmann kostar ófatiliga nógvar pengar og hon fer eisini at kosta okkum nógv frameftir og ikki minst av teimum avleiðingum sum eru fyri partar av vinnuni sum eru hart raktur av korona so tí fari eg at spyrja løgmann enn einaferð eg kenni meg sannførdan um at danir leggja seg ikki í bukkuna vistu vit biðja um at yvirtaka hetta her um hann er villigur til at fara í gongd við hetta arbeiðið at yvirtaka farsóttarlóggávu øki soleiðis at vit kunnu gera okkara egnu lóggávu tí løgmaður hevur fleiri ferðir líkasum tosað um eina danska nýggja ella herdipt í miðlóggávurnar alt fór íðgongd og har eri hundraðprosent samd við honum eg haldi ikki at vit skulu hava eina lóggávu sum sum fer so langt sum tann danska ger sjálvt um vit kundu lata vera við at setta tær kunngerðirnar í gildimannin sett í danmark men nettupp tí er tað umráðandi at mann yvirtekur øki tí tá kunnu vit gera akkurát tað sum vit vilja sum vit hava tørv á vit kunnu gera okkara egnu smittuverndarlóggávu farsóttarlóggávu eftir læsti hjá teimum norðurlondum so tað átti ikki at tikið serliga langa tíð tí vit hava jú longu eina útgávu av tí donsku eina gamla útgáva tí donska miðlógávunm men sum alsa er danskt málsøki so eg fari t heita á løgmann um veruliga at seta tað arbeiðið í gongd so føroyar kunnu fáa ábyrgd av hesum týdningarmiklu økinum takk fyriharafajatakk
so fær løgmaður orðið til tað seinasta umfarið í hesum her
takk harra formaður ja eg veit at og eg havi full forstáist vyð at tjóðveldið hevur sum endamál at yvirtaka øki fyri øki fyri økið og brúka hvørt høvi til at gera yvirtøkur men eg haldi bara tað at ein sovorðn yvirtøka sum hendan hon skal gera og skipað hon skal gerast við øllum teimum lýsingunum og annað sum eru neyðug í ein hvørjari yvirtøku tí tað fer at broyta nøkur ting yvirtaka vit hesa her pmiðlógina ella farsóttarøkið so fyri tað fyrsta at kostar tá tað kostar ikki bara her og nú nú bleiv tað samanbori við at vinnan hevurbetalt ein dýran prís ja tað hevur hon at samfelagið føroyar hevu betalt ei dýran prís ja tað hava vit borgaran a pt talt ein dýran prís ja tað hava vitmen hettar vissu vit yvirtaka so kostar tað á hvørjum ári og hvussu nógv tað kostar tað veit eg ikki tað havi eg ikki talu fyri men tað kostar tí r ein partur av av endurrindanini í ríkisveitingini fyri heilsuverkið og tað vil siga at visu vit gera hetta her nú tí nú høvdu tað einara farsótt her so kemur tað kosta í allar avir so ikki bara soleiðis eftir eingangst og so er tað yvirstaði og tí er t eg sigi eg fari ikki í óðumverkum nú meðan gpomiðin koyrir at siga ókey vit yvirtaka tí nú er ein farsótt her tí higartil hava vit klárað okkum uttan at brúkt lóg og rætt men tá tað er sagt so hava vit í forlopinum verið í tí støðu at vit hava samskift tætt við danskar myndugleikar um hvørji av hesum økinum kunnu vit fáa nakrar eyka heimildir uttan at vit seta ogimpelementera tað samlaðu eftir miðlógina sum millum annað danmark hevur strammað upp í so nógv at hon ikki hevur upplaktingarfólkini longur men tað hava sanniliga eisini ja norra og svøríki og ísland og øll tey londuni sum vit annars vanliga samanberast við tey hava strammað so nógva uppt miðlógini sum eg meini er ein skeivstrategi at brúka og tí haldi eg g eri øgiliga glaður fyri at vit hava brúkt hesa strategina at vit hava og vónandi fer tað at halda allan vegin ígjøgnum nú nærkast vaksinan og eg vóni at vit føroya fólk kunnu framhaldandi standa saman um at halda smittuni so langt vekk sum til ber
ja takk so er hasin spurningur svælaður og ferð verður víðari til tann setta spurningin handar eisini til barastaðni nielsson løgmann viðvíkjandi settudags koronakanning tá fólk koma til landið og spyrjari er bjørt samu sent so nú munnu vit líka bíða eftir teknikkinum her so fer bara saman sínari ger so at bjóða saman sín
ja harra formaður hetta er so framhald av koronaspurningum og hesin spurningurin snýr seg um hetta við sætta sætta dagstestingini taðbetíðir sjálvandi ati hetta her við at tá ið mann kemur til føroyar a nú skal man latast testa áðrenn mann kemur og tá i mann kemur til landið og so seks dagar aftaná spurningar ljóða so hví er tað ikki eitt krav men bert eitt tilmæli at fa lata seg kanna fyri koronu sætta dagin eftir at tey koma til landið er tað juridiskar forðingar fyri at hetta kann verða sett sum krav og hvussu stórur partur av ferðafólki sum eru komin til landið síðan kravið um koronakanning sætta dagin varð sett í gildi hava latið seg kannað í føroyum er støðan við koronu og talið av smittaðum á einum lutfassliga lágum støði í størsti vandi fyri smittu er framvegis ferðandi sum koma um landamørkini til føroya til jóla vænta streymurin av fólki ið koma t heim at halda jól at blíva stórur hóast flestu av hesum koma frá londum har nógv fleiri smittaði eru enn í føroyum so er tað framvegis berta tilmæli og ikki e krav at fólk lata seg kanna á sætta degi tilmæli hava higar til virkað væl í flestu førum men við tilmælu fætst eingin trygd fyri at fólk ið er smittaði við komu men kortini fáa negativa test verða upp dagaði á sætta degi harra formaður eg havi sett handa spurningin sum en beinleiðis fylgja av at eg havi fingið so nógvar søgur í seinastuni um at tað er rættiliga til vildard um fólk latast testa eg haldi at vit inni her halda at tey flestu latast testa eg gangi út frá øll inni her sum vis nakað fer uttanlands so ferð mann letusít testa formansskapurin í tinginum viðgjørdi hetta málið fyri nøkrum døgum síðani og vit gjørdu av at í tinginum skalda vera krav vissi fólk hava verið burtur so skulu tey hava eina negativa test á sætta dagar tey skulu ikki koma til arbeiðis tingunum fyrr enn tað og tað hava vit simpilan gjørt tí vit halda at tilmæli onkursvegna kann seta for nógv í vanda við stað vís seg at nøkur ikki fylgja tilmælunm eg haldi sum løgmaður víst á fleiri ferðir at álita er gott men eg haldi í akkur í hesum førinum tá tað snýr seg um tess so eigur tað vera krav at til øll sum man tryggja sær øll gera tað takk fyri ja takk
so fer borrasta nielsen løgmaður orðið júst væl
ja takk harra formaður tað eru soleiðis at tá ið vit hava viðgjørt hetta í landsstýrinum við testing so hava vit nú tilmælt fyri tað fyrsta tag ama at testa seg tríggjar dagar áðrenn mann fráfer til føroyar vit komu til føroyar og so aftur á sætta degi í føroyum og í tí sambandinum avgjørdu vit eisini í forma avr hetta er eitt tilmæli at siga sum so at tann testin tá tú kemur til føroyar er ókeypis men tann n sætta nei orsaka júkostarvit komu til føroyar meðan testin sætta dag fyri at fáa tey flestu at kannast hjá sætta degi er ókeypis og ø nú eru nógvar kann mann siga gitingar ella mann hoyrir nógv frá fólki og sovíðari um at tað eru fleiri sum ikki testa seg og av tí at heldur ikki tvungishættarhald kann mann siga frá fyrsta til sætta dag so vita vit jú eisini um at tað eru fólk sum kann mann siga mingla við fólki og sovíðari ela hoyra søgur í øllum førum um at fólk minkla við fólki og fara ítróttavalli og annað sum sum ikki eru tráð við tey tilmælini sum eru og tað er harmiligt at so er men eg gangi út frá ati tað kas mansiga eisini við tíðini verður full forstáilsi fyri akkurát sum vit hava havt í øllum øðrum tilmælum at fólk fáa tað inn í rygmain fáa tað inn í samvitskuna at eg má altso uppføra meg ordiligt tí at føroyar eru higartil slopnar so væl og eg vil statvek verja føroyar og við skráseting har er tað soleiðis at vit samskiftu áðrenn vit settu tilmælini í verk við tei i teiráhugabólkarnir sum eru rundanum tey sum koma til føroyar flutningsfeløg og onnur kanningarstovuna á tetis um tað bar til at fáa eina skráseting av hvussu nógv koma aftur og kanna seg og eg má g eri eitt sindur svara skyldiur eg veit ikkihvusu langt tað arbeiði eg komi men tað arbeiðið er í gongd um at fáa eina skráseting sum vit vita prensis hvussu nógv koma aftur men ábendingarnar tá søgdu at tað eru øgiliga nógv sum koma aftur á sætta degi og tá høvdu tey á kanningarstovuni sett sær fyri at spyrja í einstøkum førum og skráseta tey svarini tey sum fingu tað er ikki hundrað prosent eftirvarandi men tað høvdu tey so sjálv tikið stig til áðrenn vit hærdu tilmælini seinast so hetta e eitt arbeiði sum er í gongd eg vóni at vit kunnu fáa fullaltso fullella dagførd hagtøl upp á hesi viðurskiftini soleiðis at vit hava eitt yvirlit yvir hvussu nógv koma og í míni verð er tað ikki so stórt arbeiði sumliggur í tí tí tú hevur jú øll skrásett við komul til landið so er tað tann barrkótin ella hvat tað er sum skal brúka tá tú skanna teg innaftur til ta næstu testina sum kemur at siga at tú hevur ella tú ert komin aftur tann sætta dagin eftir komun takk hara formaður
ja takk so er tað onnur sum fáa orðið sigur streymbergið so væl
takk fyri harra formaður sosum eg hoyri svarið so veit mann faktiskt ikki man ikki ans fyri hvussu nógv taka at prøva sett atag sum eg havi skilt tað so kann mann ikki koma til føroyar uttan at mann skal taka eina test mnma aðtá kann mann siga tað er ekt krav at mann verður kannaður om nú verður so sagt at tríggjar dagar áðrenn er eitt tilmæli um at mann eisini kannar seg hvat hendir visti mann kemur í flogfari ella ella norrøna ela hvat man kemur og ikki hevur tikið sær testina tríggjar dagar áðrenn hendir einki ella skal mann vísa nakað fram og og hvat hvussu ætlar mann at gera við hesin her við sætta degi hvussu ber tað til at tað ikki kann vera krav tá ið tað kann vera krav tá ið tú kemur in til landið tú sleppu væl ikki undan tú sleppur væl ikki inn til føroyar sum støðarnar í dag uttan at tú verður kannaður soleiðis at vit hvørt fáa skilt tað at fólk sum eru hava prøvað at sleppa undan tey sleppa ikki undan tá ið tey koma til landið hví er tað so hví ber tað so ikki til at hava sama krav sætta dagja takk
so er tað bjarni hammer sum fær orðið gjørt væl
takfyrhara formaður eg eri samdur í samdur við løgmanni í tí at eg haldi føroyingar hava fungið nógvar hasnir inn í rygvmarvuna sum hann sjálvur førir fram og og fylgja tí men men tað eru eisini onnur skomin til føroyar millum annað fyri nøkur døgundseð møtti eg einum donskum fólkum er niðri beint her niðri við uttan fyr hotellið tað eg segði tað at tey vóru átjan fólk pensjonistar sumar komu til føroyar at hugna sær í fimm dagar tí í føroyum var eingin smittað eingin av teimum helt nakað sáttarhald yvirhøvur og tey ferðaðist akkurát sum hevði hugti runt í føroyum tað hevði e faktiskt leigað hsínar minibussar sum tar koyrdu runt við og har ertað føroyingar trúgvi eg at tey flestu hava álit á men tað koma fólk til føroyar sum ikki hava nakað annað forrold uttan tað at her er gott at koma eintúr eingin smitta og tað er eitt tilmæli at halda sáttarhald og tað er tað og tað halda tey ikki tað siga tey eisini takk fyrihara formaður
eatak so ta kritan andreassen sum fær orðið ger so væl ja harra formaður
eg haldi tað er ein skylda hjá okkum at gera alt sum sum stendur okkara vagn fyri at verja samfelagi móti smittuni hon er vandamikil smittaðr av tat illa og vit hava ongar vissu fyri a vit klára niður berja heina við sen fær fastatøkur í føroyum og tað er eisini at at verja vinnulívið nú tá ið jólavsøkan skal í gongd og sovíðari og tá ið mann hugsar um hvussu lítlan umkostning hevur við sær fyri hvøn einstakan persón at tað skal vera tungið ttesta sætta dagin altso tann umkostningur sum persónarnir skulu ytast til samfelagið er so mikið lítil ið fá ta virðir sum sum sum standa spæl so skilji eg ikki at hann ikki seta sum krav altso tað tað má eg sijakkast er altso tað er fyri mær fullkomiliga forstáiligt altsoja takk

takk fyri harra formaður svarið hjá løgmanni avdúkar ógvuliga greitt at hóast vit hava havt krav um at testa seg tá ið mann kemur til landið um nakrar dagar aftaná í langa langa tíð so hevur mann í dag ikki hóming av hvussu mong hava gjørt tað og lat seg testað eg havi sjálvlat meg testa tvær ferðiinnan fyri tær seinastu vikurnar ta eina ferð ta bleiv eg ikki spurd yvirhøvur um hvør orsøkin var seinnuferð bleiv eg spurd og tá bar til at kryssa av so tað er nokk komið á pláss á testingarstovn heilt kortsðan eg haldi ikki t tað er nøktandi at mann ikki veit orsøkin altso um mann ikki veit um um hvussu nógv lata seg testa tað gongur sikkurt væl so leingi støðan er so góð sum nú og tá er tað fínt at vit koyra upp á álit men eg nevndi í áðni at mann hoyrir ymisk grikti um mann hoyrir um fólk sum koma til føroyar ein túr at búgva bíligt hotelli og taka flogfarið upp og eru nakað sum forða teimum í at koma fyri at fara í býin til dømis við at hugna sær tað kann vera ung tað kann vera eldri spurningurin er til løgmann raltso hvør er árskins kil mann ikki sig við tey koma tit til føroyar so skulu tit sjálvandi dokumentera at tit ikki bera korona við tykkum eisini ikki út í samfelagið fyrr enn teir seks dagarnir eru farrin so kravið um sættadagstes haldi eg er avgerandi annars kunnu vit eisini koma at hava smitnað í samfelagnum uttan at fáa hana at staðfesta h og so spurdi eg løgmann um tað er nøkur joridisk forðing altso er tað nakað jurðeni sum ger at løgmaður ikki hevur amboði til at seta kraviðum sætta dagstest sum eitt krav og ikki bara sum eitt tilmæli eg haldi ati vit skulu líka leggja okkum í geyma at nú tá ið i vit nærkast jólunum so kann støðan fara t broytast brádliga og vit vóna t tað sjálvandi ikki og eins og løgmaður havi eg fult álit á at føroyingar sum koma hendan veg ansa væl eftir men smittan btjaðir seg ótrúliga kjótt í okkara grannalondum vit hava nógvar føroyingar sum arbeiði í norra vit hava nógvar føroyigar sum koma heim úr norra úr danmark úr grannalondunum sjávandi fyrst og fremst úr danmark og har er smittustøðan ikki minst í einum býi sum kjepinhavn rættiliga ógvuslig í løtu takk fyri harra formaður
ja takk so er tað bárasteinielsa løgmaður sbær orðið ger so væl
ja takk harra formaður ja altso tá mann viðger mál og støður og handlingar í hesum førinum hvussu verja vit føroyar so er alt ein samanhangur tað er ikki soleiðisnær at vit bara siga tað nei hetta er bara tilmælir og liðugt tað verða eisini gjørd nøkur heilt konkret onnur átøk sum er ein samanhangur í tí ókey vit hava valt hesa strategiina og tí halda vit fast við hana tí hon hevur riggað og samstundis byggja vit út hvat annað kunnu vit gera fyri at fáa tað inn í samvitskuna hjá fólki inn í arbeiðsháttin hjá fólki hjá arbeiðsplássum hjá ferðavinnuni ikki minst og so víðari og júst so sum spyrjarin eisini vísti á í sínum fyrra spurningi at tað vísti ikki at vera á matstovunum ella sovaea náttrstøðunum at atsmittan hevur broytt seg og heldur ikki í ferðavinnuni í summar var jú ein rættiligan masinferðavinna í føroyum og tíbetur kunnu vit siga heldur ikki har vístu tað seg at smittispjaðingin uppstóð hon uppstóð tá vit føroyingar okkara kæru komu heim á klettarnar aftur frá útheiminum og fara í samband við okkara nærmastu og ganga og mingla ímillum ymiskar bólkar og fara í stórar veitslur ímóti tilmælun tað er har vit kunnu staðfesta tú gingið galið nú hevur mann so eisini í samstarvi millum ferðavinnuna og heilsumyndugleikan skipa fyri einum felags skeiðum hvussu eg veit ik um sgreiini eri farin í gongd tey skulu fara í gongd nú hvussu arbeiða vit í ferðavinnuni fyri at tryggja starvsfólkini ímóti at fáa smittuna frá ferðafólkum og til bjarna hammer gjøgnum formannin tað er ikki soleiðisar at tit tvungi sóttarhaldi tað sóttarhalt sum vit siga er at tú skalt ikki ferðast ímillum bólkar í samfelagnum mingla við for nógv fólk og runt um í samfelagnum teir fyrstu seks dagarnar so tá ferðafólk koma til føroyar búgvuhotellum leiða sær ein buss koyra runt landið tað er ikki í móti tilmælunum tað er nemliga fyri at tað skal gerast møguligt statvekk at liva í føroyum kann mann siga men tú hevur ábyrgd av at taka hædd fyri at tú ikki ber smittuna víðari men
líka aftur til taðoritusk í tí ja heimildin er ivasom um tað ber til at krevja test sætta dag til bjørt samelsjso er tíðin farin so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur ger so væl bjørt samulsen
harra formaður eg vóni at tað eru onnur við mær sum halda tað vera rættiliga álvarsamt at føroyar í einari støðu har korona herjar í øllum heiminum ikki ein gongd hava lógarmessa heimild til at seta tað sum krav at fólk verða tessaði í sætta dag altso fullkomiliga uttan mun til hvørja politiska idoologiman hevur hvønn flokkman hoyri til sum máta vera semja um at eitt amboð eitt eitt so týdningarmikið amboð sum at siga við støðan gjørt øgiliga álvarsom at vit seta nøkur krøv tað má eitt land hava tað kann ikki vera rætt løgmaður akkurát nú sagt í síðsta setningi hann svaraði ikki upp á tí fyrsta umfari en svara tí ein av teimum trimum spurningunum tað er løgfrøðiliga ivasamt um tað ber til at seta tað sum krav at fólk berða testaði sætta dag eg haldi ikki tað er nóg gott tað má eg siga samstundis haldi at løgmaður segði tað øgiliga væl hann segði nemiliga at hann hann vísir á at øll strategiin byggir upá álit og tað haldi eisini hevur hevur rokkið langt men so sigur hann at har tað gongur galið har hevur tað ikki verið matstøð og sovorðti men tað hevur verið tað at fólk ikki hava yvirhildið tilmæli úr farin út at mingla millum fólk og tað er júst tí eg seti spurningin hví skal tað ikki vera krav at øll testa seg sætta dag altso er tað ikki at vit vilja hava at øll farið testas sætta dag vit hava svarin frá løgmanni so fingið greitt fram at mann hevur ikki áðnilse av hvussu nógv fylgjið hesum tilmælinum mann veit heilt einfalt ikki mann heldur at tey flestu gerata men mann veit ikki og mann kann ikki ein gongd krevja omambært at t at tey skuldu tessta seg sætta dag eg fari veruliga at heita á løgmann tí løgmaðr skal vita tað at vit hava einki av annað ynski enn at stuðla løgmálið í hansari strategi og eg haldi at ein partur av strategiuni má vera at mann tryggja sær at øll testa seg sætta dag serliga nú tá ið tíverri korona herist í styrki í nógvum okkara grannalondum tað er øðiliga álvarsom støða sum er og nógv av okkum hava tað rættiliga tætt upp á okkum og vit síggja alla orsøk til at mann tekur afta í álvara sum vit í føroyum ikki komu í somu støðu sum bæði familja hjá okkum og kenningar eru í okkara grannalondum takk fyri

ja ø takkharar formaður tað er soleiðis at at vit hava júst hert hesi tilmælini og ja tilmælt hesa testina sætta dag tað gjørdu vit so seint sum fyri hvat er teir tíggju dagar síðan næta síðsnæst síðsta mánadag mánadagi í síðstu viku og í tí sambandinum fór eit arbeiða í gongd sum skuldi fyri tað fyrsta ferðienna esmser avstað fimta dag frá flutningsfeløgnum út til viðkomandi sum er komin til landið um eina áminning um at fara at testa seg og so tann næsta stigið var at vit skuldu fáa eina skráseting av hasum tað arbeiðið er í gongd að er ikki komið á málenn og tá fáa vit at síggja tey endaligu hagtølini um hvussu nógv koma til hesa tekstina sætta dag í mínari verð er hetta ein lítil teknisk avbjóðing ikki serliga stór tí tú hevur øll skrásið frammanundan so eg haldi fast við at hendan her strategiin hjá okkum hevur riggað til fulnar tað sær út til at fungera enn hóast smittutrýstið kring okkum er stórt tíbetur er tað fallandi í nøkrum av londunum nú tey beginna spakuligani at lata upp aftur eisini men framvegis so eiga vit at vera upp á vakt og eg eri klárur alla tíðirnar at tillaga okkara amboð at brúka tey amboðini vit hava vit hava enn nøkur amboð við kunnum styrkja um verjuna eisini her heima í føroyum men inntil víðari hevur tað ikki verið neyðugt við lóg og eg má siga sum er tey tilfeldini sum spyrjarin vísir á eisini har ið føroyingar sum eru komnir til landið fara beinleiðis út út millum fólk í veitslur og mingla millum bólkar tað er eisini serliga innan fyriteir fyrstu seks dagarnar tað er ikki serliga otaftaná teir seks dagarnar tð eru innan fyrðteir seks dagarnar tey fylgja ikki tilmælunum og tí er tað gingið galið men eg trúgvi at tey dømini sum hava verið tey keðiligu dømini har smittan er brottin út aftur í føroyum tí at fólk ikkihava tilmælunum hevur gjørt eina enn sterkari tilvitsku í fólki til at fylgja okkara tilmælum og eg pástandi tað riggað betur enn visu vit høvdu staðið við lóg og makt og sagt við tey hygger soleiðis soleiðis soleiðis skal tað vera tá høvdu tey í øllu førum ki lurtað serliga væl eftir hvat viðsøgdu takk harra formaður
ja takk so er taðnæsti spurningur sum er á skrá og tað verður eisini ein spurningur til bárá steinielsa løgmann viðvítjandi tilmæli frá farsóttarnevndini og tað er siri stenberg sum úr orðús er spyrjari ger so væl siru stenberg
takk fyri harra formaður ja eg havi sett nakrar stuttar spurningar og tað kom ikki eisini av at eg helt at aftaná seinasta tíðindafund tá ljóðaði úttalasini a lít sidur a ullumt um hvat nú var tilmæli og ikki og tír tríggir spurningar eru nýggir tilmælini í samsvari við tilmæluni frá farsóttarnevndini og eru onnur tilmæli frá farsættarnevndini sum ikki herur sett í verk og visti eru tað hvørji eru tey so og eisini kunnu almennar stovnar gera síni egnu tilmælur tí tað sær mann eisini tað hevur týdning fyri okkum øll at vita um tað sum verður tilmælt er sambært tí sum farsættarnevndin er komið við og eg haldi eisini tað hera almennan áhuga í týdning at fáa vita um tað eru onnur tilmælur sum eru komin ráfrá farsættarnevndini sum ikki sett í verk og at fáa greiðu á hvør tað eru til dømis so kann tað undra at tað á summum almennum støðum verður tilmælt at brúka munnbind ella masku tá ið tað ikki stendur upplýst til dømis sum eitt tilmæli á heimasíðuni hjá koronapuntum m f o og spurningurin er tí um almennu stovnar kunnu gera sína egnu tilmæli og vistu teir so gera tað út frá hvørjum dað som verður gjørt má seta eisini til dømis tá ið tað kemur til testing at tað eitt sindur ymiskt har starvsfólkini í eldrarøktini hava verið testaði regluliga setta hvønn dag nógvastaðni kanska tað er tað er broytt eitt sindur nú men samstundis sum tann strategiin var á gongd innan fyri eldraøki so so testaði mann ikki starvsfólk í heilsuverkinum uttan tey høvdu verið í uttanlandsørindum við sjúklingum so øll í eldrarokningluu testaði men ikki tey í sjúkrusverkinu so her eru nøkur sornur ting sum virka eitt sindur løgin
fær løgmaður vorðið at svara ger so væl búgvár
ja takk harra formaður ja til fyrsta spurningin har má eg siga at har stendur eru nýggju tilmælini tá gangi eg út frá spyrjarin snakkar um tey tilmælini sum farsóttararnevndin komu til áðrenn vit høvdu tíðindafund síðsta mánadag har má eg siga har hava vit soat siga fylgt tilmælunum eg kann ikki siga til punkt og prikka tí at munnbindini serliga kanska er tað sum tey tilmæla í ein ávísan mun har ið vit í landsstýrinum tóku ta støðu at av tí at smittustovan í løtuni var so góð so hildu vit ikki at tað var ráðiligt at fara at krevja at fólk gingu við munnbindi tá tey vóru ja til handils ella í kirkju ella í samkomun og sovíðari og tí bíða tað og verurað soleiðis at vit meta at tað varðu neyðugt tíð smitta at tikun seg upp í føroyum so er tað ein møguleiki vit hava at brúka og so var nakað við hesum her hvussu nógv fólk kundu verða saman har var eitt ávíst tilmæli um at innandura skuldu tað ikki vera meira enn tjúgu saman og sovíðari men har mettu landsstýrið eisini at soleiðisrnar sum tíðirna vóru í føroyum við so lágum smittutrýsti og næstan ongari smittu í landinum og at fólk tóktust fylgja tilmælum rættiliga væl so hildu vit eisini fast við statvekk at hundrað kunnu savnast enn so leingi sum smittustovan er so góð sum hon er so í stórum heilum fylgdu vit so at siga øllum tilmælunum sum farsetarnevndin kom við seinast uttan hesum báðum sum eg nú nevndi htá tað kemur til um almennir stovnar kunnu gera síni egnu tilmæli so har er tað soleiðis at vit ja næstan heilt frá byrjanin av høvdu ser koronaráðgevingina sum hevur verið ein rættiliga kans mann siga góð hjálp eisini fyri okkum sum avvarandi myndugleiki at ráðgeva í hvørjum einstøkum førum har hevur í nógvum førum verið ráðgivið eitt lítið sindur eyka í mun til tað sum annars tilmælini beinleiðis siga millum annað við munnbindi og ávísum støðum og fleiri kanningar fyri ymiskar starvsfólkar og sovíðari og fyri skúlarnar ikki minst vardarum rættiliga góð hjálp at kunna hendvenda sær til hesagar koronaráðgevingina so í ávísum førum kunnu stovnar ella gera stovnar tað at teir hava eitt sindur øðrvísi tilmæli enn tey høvuðstilmælini sum eru so sjálvandi eru tey vælkomin til tað takk harraformaður
takk so er tað onnur sporið edvard jakobsen ger so væl
takfyrih formaður ja spurningurins ver settur nú í sambandi við hvussu tað verður gjørt í teimum ymisku støðunum tá haldi tað kanna virka eitt sindur ørkymlandi onkuntíð í sambandi við ati eisini tey sum virka úti á hasum ymisku stovðnunum hvussu gera vit tað best og og har haldi eg kanska tað at tað kanska gongur betri nú men taðtað er nokk so ringt at mann ikki hevur akkurát sum tær linjurnar sum kanska eru farnar út til sovnarnir hvussu skann mann fyrihalda seg eitt nú inan fyri eldraøki innan fyri barnagarðsøki sovorðai men men tí mann hevr ofta hoyrt teg sagt tað at tað er nokk so ymiskt hvussu tað verður gjøgnumført men eg haldi allíkavæl at tað hevur verið so nýtt tá ið tað stóð stóð upp á fyrstu ferð og nú hevur mann kanska tillagað seg eitt sindur betur so eg havi perfonemiskt at tað gongur att lísindi betur men men linjurnar hava víst seg at verið eitt sindur ymiskar og tað kann kann vera ørkemil eisini fyði tey sum skulu koma inn á stovnarnar og fyrihaldas til tað so vis ta er ein felags linja
ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið eftir ger so væl sir stenberg
ja eg skal taka fyri svarið tá ið mann hevur valt at fylgja tilmælunum so at siga og vísir til at tað eru tvey alto hether við við bind ella masku a mann heldur at smittustøvan gera tað ikki e neyðugt og so hetaher við talið av fólki at tað heldur ikki er neyðugt eg veit ikki um tað kann so hanga saman við at kanska onkur sum situr í koronaráðgevingini heldur kanska fast við teimum tingunum tað veit ikki visti mann ráðgevur útfrátí tí at tú kann til dømis ikki fara umborð á strandferðsluna uttantfyri tilmæli um at brúka masku og eg skal ikki gera með klókanpá um tað e neyðugt tað ljóðar skilagott at smittustøðanm er er so lág sum hon er á tí brúka mann tað ikki visti m n visti mann hyggur eftir heilsustýrinum og vo og sovíðari so vísa tey eisini á hetta her við maskunum men men eg skal bara koma við eini áheitan um tað at tað er næstan eingi sum brúka taamborð sjálvt um tað stendur sum ett tilmæli og eisini tað at fólk duga ikki at brúka tað visti tað skal hava nakran sum helst virkning so má mann eisini upplýsa ordiligt hvussu mann brúka tað fyri at tað skal hava ein ein virning so tað er bara ein ein sovornur ein sovornur ørkymlan tí at tað faktisk kann oyðileggja nokk so nógv visi mann følir at og hatta e eitt tilmæli sumann ikki pjøvist at halda seg til tí at nøkur hava tnóggur av tikki so tað er meira kanska vera eitt sidur meira strengentur hevði kanska verið nokk tann tann besta støðan allíkavæl tað bleiv eisini sagt at farsóttarnevndur kanska hevur havt onnur tilmæli fyrr eg vet ikki um skilti tað san so sum kanska heldur ikki er komin í verk tí at mann komið fram til at næra niðurstøðu eg veit ikki um lugmanur kann siga eitt sindur um hvat tað er fyri tilmæli sum h kanska hava verið uppi at venda sum mann hevur valt kanska at at bíða við ella ikki seta í verk akkurátá takk fyri
ja takk so fær løgmaður orðið svara ger so væl jtakk harrarforð
omaður ja til tað seinasta fyrst tá tað kemur til hvørjir tilmælir likki eru setta í verk eg haldi tað vendi kanska meira tann vegin at vit settu nøkur tiltøk í verk ella tilmælir í verk sum farsóttarnevndin ikki mælti til millum annað hefther við test við komu til føroyar tað søgdu vit beinanvegin tað ynskja vit tí vit eru í einari serstovu í føroyum smittan varð lág fór ltsvísa at byrja við vit fingu bartanar niður rættiliga skjótt men farsóttarnevndin mælti frá tí men vit settu tað so til endan sum eitt krav vit skulu hava hesa tekstina vit komu og tað bleiv so sett í verk í samband við at landamørkini ja lótu upp aftur um e som at siga tá minnist meg rættfimmogtjúgundraðe la sjeyogtjúgunda juni so tað er eitt dømi um hvat vit kamann segi setta í gildi so farseótarnevndin kantman siga ikki mælti til og so eru tað eisini nøkur viðurskiftir harvit kanska ikki hava sett nøkur ting í gildi serliga vard í byrjanini tá vart alt øgiliga kannmann siga forvirra og og tað var øgiligur spenningur millum ymisk áhugamál og ymiskarinteressentar og eisini serfrøðina og tað var øgiliga nógv ting tá sum vóru óðis bæði tað sum kom frá kam man siga farsóttarnevndini og so tað sum kom frá onkrum serfrøðing hjá økinum onkrumstarvsfólkið í í og starvsfólkabólkum og sovíðari og tá var tað øgiliga oftani at vit í landsstýrinum máttu taka støður og dagar ímillum hvat vit valdu at seta í gildi av hasum ymiskum tilmælum men tíbetur má eg bara at staðfesta at tað hevur gingið væl og eg vóni eisini framhaldandi tat tað kemur at ganga væl inntil at fáasa vaksinuna tá tað kemur til munnbindini so er tað soleiðis at tað eru fleiri kanningar gjørdar runt um eg heimi og einhaldi og kemur so seint sum í dag í danmark eg veit kum n anmana kunn gera enn sum kemur at staðfesta er hesi munnbindini góð ella ring nú eru siristenberg fakfólk á økinum kann man siga og dugir at brúka munbind og veit hvussu viktigt er mann brúka tey rætt og tað er nokk eisini tað sum hesar kanningarnar koma at staðfesta um tað nyttar nakað yvirhøvur ella um tað meira forstýrar og ja enn tað verjur tá tað kemur til hvussu stringent hesi krøvini eru har er tað soleiðisr at støðurð eru ymiskar tey somu krøvini eru sjálvandi ikki neyðug í einum skúla har tað ganga túsund børn sum í einum skúla har tey ganga hálvtrýss børn og tí er tað vit hava havt koronaráðgevingina sum hjálpt okkum rættiliga væl í sovorðnum støðum og ráðgevið hvørjum einstøkum stovni og skúla

takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er eitt áhugavert kjak eg minnist eisini tá ið hetta er komi fram við testing at mann skuldi testa øll sum komu inn til landið at eg haldi okur ugdi eg vet ikkihvussu nógvar spurningar frá æftasta beinki um um mann ikki átti at seta tað í verk sjálvt um um fartróættarnevndin kanska ikki var við uppá tað beinanvegin og tað er sjálvandi gott at tað kom tað hevur kanska verið tað sum eisini við bjargbøkum ja eg dugi heldur ikki at siga akkurát sum hvat ið hendir við hesum her munnbindunum men eg kann bara siga tað at har sum tað er tilmælt altso til dømis við við smyrli og bussum og sovorði ha ja eg veit ikkihvussu eg skal siga tað men tað verður ikki nakað serliga nógv brúkt og og so verður tað tikið av og blaka borðið o so goyma ta áaftur um eina løtu og sovorði altso spurningurin er um tað ikki er ein ordiliga ordiliga fulsk trygd vissu mann vil brúka tað so so tað bara ein áheitan at stovnarnir duga at kunna fólk um hvussu tey brúka tað og kanska mann velur tað til fólk sum hava niðursett munverju ella eitt annað og ikki tila øll altso eg veit ikki vissu eingin eingin smittar allíkavæl tað virkar sun tápuligt og og eg sigi bara fyri meg tá ið mann er í hesum starvinum so torar mann ikki ikk at ganga eftir uppskriftini so situr mann ísmaskuni kanska einsamallur umborð tað blívur næstan sá so har er okkurt sum ikki ordiliga er í lagi takk fyrija
takk so er hasin spurningurin eisini svaraður og næsti spurningur er eisini tilborðarstaðin nielsen løgmann hann er frá høvdu hoydal og hann er viðvíkjandi bretsktur og royndirnir hjá donsku fiskivinnuni at sleppa inn í føroysku uppursjóvarkvoturnar so er tað spyrjarin sum fær orðið í høvdal ger so væl
harra formaður hetta er ein fyrispurning til løgmann eisini tí eg haldi at málið hevur týdning yvir so mong politisku økir og tað snýr seg umbrekzit og avleiðingarnar ella tær óbeineiðis avleiðingarnar fyri føroyar og brekset verður í veruleiki um stutta tíð fyri føroyar haldi e brekxzit er gevur heilt nýggjar møguleikar bæði í fiskivinnunu og handli uttanríkispolitikki og føroyskir og bretskir myndugleikar hava eisini síðani fólkaakkvøðunum breksit havt teit sera tættsamstarv á fiskivinnuøkinum og hava júst undirritað rammu avtalað um fiskivinnunuogvit hava eisngjørt avtalu um handil men fyri ta donsku fiskivinnuna og fyri onnur stór feløg í eðslondum altso fiskivinnufeløg so er støðan heilt øðrvísi tey standa til at missa milliardarvirðir ikki minst í uppsjóvarvinnuni har har meginpartin fteira fiskiskapi hevur verið í bretskum sjógvi núverðandi samgongna samgongan leivdi á nýggjárinum útlendskum ognarskapi inn aftur í føroysku fiskivinnuni áður høvdu tey ikki loyvi at keypa seg inn í nakað nýtt og tað sum varð inni skuldi verið úti áðrenn tvey túsund og fýraogtjúgu men nú kundu tay keypa seg inn í eitthvørt reiðarí við upp til fimmogtjúgu prosent vit vita at donsk reiðarí í uppsjóvarvinnuni hava tilnýti til føroya vit vita at onnur altjóða reiðarí í egeðslondum hava ognarlutir og áhugamál í føroyum og tí verður løgmaður spurdir um avleiðingarnar av breykset við serligum atlit til tann sonevnda ríkisfelagsskapin og føroyska fiskivinnu og spurningarnir hevur sett løgmanni er soljóðandi hevur landsstýrið mert ein øktan áhuga e á trýðst frá donsku fiskivinnuni um at sleppa inn í føroysku uppsjóvarkvoturnar nú breseter veruleiki og danska uppsjóvarvinnan stendur ela missam milliardarvirðir í øðrum lagi eru umsóknir komnar til landsstýrið um kvotur ella loyvir á uppsjóvarfiski har donsk reiðarí ella kapitalógarmál er uppií í triðja lagi eru donsk reiðarí ella kapitalóharmál uppi ír feløgnum sum reka fiskivinnu í føroyum og um so er hvøroyum og í fjórðalagi eru onnur útlendsk reiðarí ella kapitalóharmál uppi í føroysku fiskivinnuni sum eisini er uppi í donsku fiskivinnuni og um so er hvørjum
ja takk so fær bárasteinelsa løgmaður orðið ger so væl
ja takgar formaður tað er soleiðis at løgmarskriftandi venn sær til fiskimálaráðið at fáa svariðsturi spurningunum hetta snýr seg einamest um um fiskivinnuna og tað er har sum fiskimálaráðið hevur best innlitið í kapitalin og síðari løgmarskrilin hevur dykkið men eg kann siga so mikið at tað hevur ikki illa fiskimálaráðið hevur ikki sæð hannir kortekin um at á ig eg frá donsku ráyðaríum at vera partur av føroyskum fiskivinnumfyritøkum eftir at brekksegt gerst veruleiki tað er ikki nakað størri aktivitet tað enn tað altíð hevur verið tá tað kemur ti næsta spurning so er fiskimálaráðið ikki kunnað um at donskureiarí ella kapitaláhugamál er knýtt at møguligum umsóknun um kvotur ella loyvi at fiska uppsjórarfisk í sambandi við avgreiðsla á játtandi svari um eitt nú ískoytsskotu verður tikið fyrivarin fyri at treytirnar í sjófeingslógini víkjandi ognarvikjanum eru loknar innan umsóknin verður endaliga játtað ella spurning trý har eri eg svar skyldigur til fiskimálaráðið hevur ikki yvirlit yvir hvørja útlendsk feløg sum eru uppi í føroyskari fiskivinnu møguliga eisini er í donskum fiskivágur fyritøkum og tí kunnu tey ikki geva eitt greitt svar upp á hetta til fjórða spurning so er tað um tað eru onnur útlendskaðarrí ella kapitaláðurmál uppi í føroyskari fiskivinnu sum eisini eruí donsku fiskini um so er hvørji har er fiskimálaráðið sum sagt ikki eitt yvirlit yvir hvørj útlendsk feløg sum eru í føroyska fiskivingnunum sum eisini kunnu vera uppi í teimum donsku ja orsaka til triðjar spurningar tað soleiðis at um tað eru donskur yanrí ella við feløgim sum røkka fiskivinum í føroyum um so er hvørjum har er tað fiskimálaráðið ikki hevur tað fulla yvirblikki og ikki hevur havtfingið stundir í øllum førum til at koma við einum svari og tí er tað í tí spurningini at eg ikki fái verið greiður um hvat fyri áhugamál er í tí føroyska ríðuni men eg gangi út frá at ja spyrjarin sum fyrrverandi fiskimálarárið hevur eitt nøkulunda fatarin av um tað eru nøkur ávamál at hann veit eg nokk betur um tað enn eg kann svara upp á her upp á standandi fót men sum sagt fiskimálaráðið hevur ikki tað yvirlitið sambært teimum liggjandi so tað er eitt arbeiði sum tey mugu gera so tey høvdu ikki fingið stundir til at svara tý spurninginum higartil og havi júst kekkað um eg havi fingið tað sendandi og tað havi eg ikki so tað er svarið herfrá takk fyri okoman
ja takk eingin annar hevur biðið um orðið so ferðir jú benta lømið ferðir orðið gjørt av
eg hugsaði at spyrja løgmann úthan sigur hann ikki hevur ivirlit yvir um hetta her við ognarskapinum ella fiskimálaráðið ikki hevur tað men so hugsaði at spyrja at løgmann er tað soleiðis at danskir politikarar hava samskift við landsstýrið um at donsk skip hava tørv á at sleppa í føroyskt øki at fiska nú tá ið ið breksett verður veruleiki og eg hugsi um bæði um løgmann fiskimálafiskimálaráðhran uttanríðismálaráðnm og landsstýrið sum heild takk fyri harra formaður
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg skal takka løgmanni fyri svarið øh og tað er jú eitt samdøgur áðrenn at at løgmaður fær spurningarnar so tað kann sjálvandi vera ikki altíð møguligat útviga at teir upplýsingar hann vísir til hvat man heurfingið tútvigar frá fiskimálaráðnum men eg kann so bara boða frá at eg seti eina spurningi fram so eisini skivliga antin eftir grein tveyoghálvtrýss ella sum ein skrivlag ein fyrispurning øhsvarin hjá løgmanni vórðu at mnnheu ikki merkt eitt økt trýst eg kann so upplýsa at tá ið í undanfarna landsstýri tað var tað ikki beinleiðis men óbeinaist nokk stórt trýst danska stjórninir royndi fleiri ferð at siga tað nú skuldu grønland og føroyar og danmark samráðast við felag um uppsjóvarkvotur teir sóu jú breksi koma vísata sjálvandi at gera tit tað so hava einki kiti við tykkum yvirhøvur so tað tað trýst kemur spakuliga tí hetta her tivin milliardarvirðir fyri fyri donskum vinnunu so sigur løgmaðu at eingin umsókn er komin har donsk kapitaláhugamál er uppií um uppsjóvarfisk nú veit ikk um eg orða meg nóg rætt men eg havi hvussu sæð eitt tíðindaskriv sum snúði seg um umsóknir um reyðæti sum eisini vildi hava makrel og hvussutað sum er registrera hvørji kapitalóharmáli uppi í men tað var í hvussu her tað danska skipið rog it vita tað e hesini føroyingar í í donsku vinnuni sum sita á nógvum so tað skuldi undrað meg stórliga um ikki um ikki hesi feløgini eru uppi í teimum umsóknunum har ta felagið sendi ágntíðindaskrivið út um tað eisini øhso tað e fekk mær eingin ivi um og taðer helsini væl skilligt at hesi feløgini sum hava kent stórar stórar pengar upp á fiska uppsjóvarfisk obretskumsjógvi sum nú standa til at missa tað at sjálvandi fara tey at royna at koma inn í føroyum øannars eru vit fullkomiliga neyv og tískil var tað ein so ógvuliga ógvuliga óumhugsa og skeiva avgerð at loyva útlendsk kapitalið yvirhøvur inn aftur í føroysku fiskivinnuni hann var jú stemmaður út eingin nýggi kapitalir kundi koma inn evvr øh og nú kunnu tað koma inn í øll loyvi og tað
og tað fer at koma aftur um brekkur so eg fari ígjøgnum at fylgja hesum málinum upp í í øllum lutum og at seta spurningarnar fram skúla so var tað ífall so fer løgmaður orðið aftur ígjørt væl
ja takkar formaður e fyrst til beint løðvaldið ella var sum nevndi at her við við um vit altso løgmaður uttanlandsráðurin fiskimálaráðurin ella onkur annar í landsstýrinum hevur fólk nakað trýst og har má eg bara siga fyri míttíkomandi havi eg einki fort eingin hevur snakkað um tað tosað um tað nevntað men tað er heildur ikki mær vitandi í landsstýrinum hevur tosað um at nakar av hinum landsstýrismonnini hevur fólk nakað trýst tá tað kemur til bretsit sum kemur at seta alt annað líka donsku fiskuvinnuna í eina heilt aðra og meira álvarsamma støðu enn tey hava í løtuni tað er púra samdur spyrjaðurin um tað má eg tykkum teir liggja mangan nætur í andvekri í løtuni tí at missa teir allar kvoturnar fyrst á januar so er teirra reiðarar viðsemi liðugt og tað er fyrst í januar er um ein góðan mánað men sum sagt eg havi ikki merkt nakað trýst og tað er heldur tí vit gjørdu nakað í landsstýrinum og eg havi ikki varhugan av heldur ikki út á tí svarum sum fyri fyrrligur her á fiskimálaráðnum at ella fiskimálaráðnum at mann hevur merkt nakað eyka trýst nú frá donskum reiðaríum og øðrum um at koma inn í føroysk fiskivinnuna mann siga í sambandi við bretsit tá tað kemur við eitt her um tað eru donsk ávarmál í føroyskum reiðaríum og í umsóknum um ískoytiskvotið royndarkvotust víðari so sigur fiskimálaráðið her at teimum er ikki kunnað um at donsk reiðarí ella kapitalávarmál er knýtt at møguligum umsóknum kvotur og ískoytiskotur annað so tey eru ikki kunnaðir um tað men hvat liggur aftan fyri umsóknum har kann mann so siga og staðfesta sum spyrjarin eisini gjørdi vart við høgnum hoydal at eitt tíðindaskur kom út har mann vísti á at mann hevði eitt gott skip tøkt og at tað skipið er eitt kent skip í føroyum tað er ein reiðari sum er ein føroyskur reiðari kann mann siga í danmark sum er skrásettur men akkurát hvussu kapitalbygdurin hann tí felagin er tað kenna vit hjá hann ikki til men tað kann oftani tykjast sum um at kapitaláðamálini og tað víðari sambandið hongur saman men tað er sum sagt ikki kunnug um hjá fiskimálaráðnini her upplýstir svarinum frá fiskimálaráðnum takkar for mær
ja takk so fær høgni hoydal orðið aftur ger so væl
harra formaður eg var fegin um at løgmaður nevndi tað síðsta sum hann segði her at svarið var at mann var ikki kunnaður um og eg kann baða mær hava til at at mann ikki bara situr og bíðar og bara verið kunnaður um men at mann aktiv fer inn og eftirkannar tað sum vit fingu strammað so øiliga nógv upp á í síðstu samgongu tae so eftir øllum tíma sleptu aftur tí ather hava vit veruliga eina avbjóðing og sum sagt tað er tað vildi verið púrasta nei iv at hugsa at tey reiðarínsstandan missatað ikki fara tann vegin t ar ereisini har evðu eisini føroyingar sum eru í upboðstimum reiðarínum sjálvandi fara tey troyna at koma inn her og er tað tað vit ynskja at vit aftur nú fáa útlendska betal til at koma inn gjøgnum bakdyktnar á hendan hátt og royna at koma inn í føroyska uppsjóvarvinnuna tí at tað eitt er tað mann hevur lovað útlendska pitalunum inn men tað er eisini hent tað at manhevur broytt lóggávuna soleiðis at eisini hesar her kvoturnar til vinnuligar royndir og verkætlanir tær sum vóru menningarkvotur har mann broytt lógin hafs særa nú kunnu teir keypa og selja tað frítt tair kundu fáa hatta tann einan dagin og segða tað víðari dagin eftir so so her liggur ein ovurstór avbjóðing og eg eri fegin um at løgmaður onkursvegna segði at at at at mann hevði ikki heilt heilt yvirlit yvir tað og eg vóna at mann fer at í hvussu um ikki annað at fáa fáa at fáa sær yvirlit yvir tað síðan er tar ta størripolitiska støðan altso eingin sum helst ivi um at brekxit vit skul kkispælanókupp í hvussu hvussu bretar hava valt sítt men tað gevur føroyingum heilt nýggjar møguleikar eg havi sæð brekseg sum bara ein fyrimun fyri føroysku fiskivinnuna fyri okkara samráðingarstøðu fyri okkara handilspolitikk fyri okkara støðu sum middepil í norðatlanshavi men hjá egeðslonduni er tð sum løgmaður segði júst øvugt og tí upplivil li tá ið vit oyrdu koyrdu ítlendska apital út í føroysku fiskiinnivit blíva upprinda r hálvanti aðrastaðni eg veit at aksel johanjo hannesen bleiv uppringdir alars løkku og ti fari at spyrja løgmann hevur mettið petusun ongantíð nevnt spurningin um fiskivinnuna og brekxit í teimum samrøðum sum vit annars fáa tíðinda skrivað um tá ið sum sum løgmaður sendur út her tað ongantð verður tikið upp á nakan hátt í teimum samrøðunum sum eru farnar fram aftan við metor petersen ella aðrar danskar politikari
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið ger so væl ja takkahar formaður
ø til spurningin um hetta her viðjáttanum við ískoytskvotum og royndarkotum og so víðari har stendur eisini í svarinum frá fiskimálaráðnum at sjálvandi í mun til viðgerðirnar av umsókninum fer mann inn og hyggur eftir oknarsshuðurðinum tað er jú ein kend treyt at mann skal fylgja lógini og so víðari so og og pluss tað hevur samgongan set sær fyri at styrkja ta eftirlitið í sambandi við at fiskivinnulógagávan bleiv broytt ømen eg eri púra samd í spyrjarinum um at vit í føroyum í dag eru í einum einum sovorðnum miðdepli á mongum økjum altso tað er ikki bara breksxit men arktis og tað gogpolitiska spælið rundan um arktis og norðurhøvum og her kring føroyar vit liggja akkurát nærmast í eyganum mitt ímillum alt hetta spælið og tað eiga vit at brúka til fulnar og tað gera vit best vissu vit her á løgtingið kunnu standa saman um eina ætlan og nú var tað eitt annað spurnagur umfær áðrenn tá ið landsstýrismaðin utanvíkismálið var uppi fyrr í dag har ið mann millum annað vildi inndreða løgtingið í ta komandi arktisku strategiina soleis at vit so fáa so mest burturúr tí eg trúgvi har er eitt stórt potensiali vit síggja tað nú í tí samstarvsavtalur sum er gjørt í usa har teir koma inn og siga nærmast jamen vit vilja gjarna hava viðlíkavald á okkara skipum her í føroyum vit vilja gjarna hjálpa tykkum við hesum og hasum og vit blíva ein aktivur spælari eisini tá tað kemur til trygdar og verjupolitikk og blíva kann mann siga á á líka føti við við restina av ríkiskortinum við í tí viðgerðini og annað sum skal men tað krevur eisini at vit á løgtingið standa saman um okkur viðurskiftir og ikki balla okkum inn í hetta her at eg vil hatta eg vil hava loysing áðrenn vit gera nakað saman og vit vilj hava samband við einhvønn prísi s víðari at mann fer hyggur út yvir tað bílatið og sigur tað hygger nú eru vit ein partur av gpolitikkinum lat okkum í øllum førum viðgera tað við tí álvara og tí álvarsemi og tí samstarvsanda við allan heimin og vit vilja vera ein partur av vesturheiminum haldi at løgtingið stendur samanum soleiðis at vit sum fføroyingar og sum samfelag fáa optimalt burtur úr hesi lyklastøðuni vit er í í løtuni takk harra formaður
takk fyri og so er hasin spurningurin vónandi svaraður um vit eru farin til punkt níggju tað er til bára steinilsen løgmann viðvíkjandi minka-variantin av koronaviðursnum í føroyum og tað er kristina hoss sum sum tekur hetan spurningin ger klá ger so væl
ja takk fyri ja hetta er ein spurningur til løgmann viðvíkjandi tí sokallaða minkavariantinum av koronaviusinum í føroyum koronavinusið hevur jú herjað kring allan heim her í tvey túsund og tjúgu og arbeitt hevur verið av øllum alvi at fáa koppingarevni klárt soleiðis at vit saman vinna á virussinum og soleiðis at fólk kring allan heim kunnu kenna seg trygg aftur tí vórðu tað jú sum vit øll vita heimstíðindi tá tað bleiv staðfest í danmark herfyri atikoronavirðisið í minkum hevði sum eisini smittaði millum minkar og menniskju hevði broytt seg soleiðis at vandið kundi vera fyri at komandi koppingarevni í arbeitt vóru við ikki fóru at fáa virkna fyri fólk tað hevði sjálvandi verið til øgiliga stóvrum skaða um so bleiv og um eitt tílíkt virð og slapp at spreiða seg tí tók danska stjórnin stig til at avlíva allar minkarar í danmark og somuleiðis vórðu mørkini millum ávísar kommunur so meir ella minni stongd og munandi herd koronatiltøk vórðu sett í verk í danmark hetta fekk eisini avleiðingar mótvegis útheiminum eitt nú valdi bretland at steingja landamørkini mótvegis danmark men landamarkið mllum føroyar í danmark hevur framhaldandi verið opið sum vit vita so hevur tað eydnast væl í føroyum at hava tamarhald á korsmittni og nú vit vita at at koppingarevni nærkast so kann tað eydnast okkum at vera millum tey fáu londini í heiminum har eingin hevur latið lív orsakað av koronafarsótini hinvegin kemur ein nýggj útgáva av viðrosuni til føroyar ið ger at koppingarevni ikki kemur at rigga sum ætla so kann tað sjálvandi gerast ein nýggj hóttan móti okkara fólki og okkara samfelag sambært samrøðu við ein lækna í blaðnum dimmaletting er minkavarjantur av koronaviðisinum tíverri eitt staðfestr í føroyum og fyri at fáa lýst málið hvat liggur í hesum verða hesi spurningarnir setttir løgmanni nær varð landsstýrið kunnað um at minkaranturin av koronavirði sum varð staðfestur í føroyum hvussu nógvir tíliggir tilburðir eru nú staðfestur í føroyum hví varð ikki kunnað um hetta og hvussu ógvuslig skal smittustøðan vera í danmark áðrenn landamørkini millum føroyar og danmark verða stongd og onnur farleið verður vald í staðin í eitt tíðarskeið
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið til at svara ger so væl
ja ø takk harra formaður eg avi eg má siga sum her at eg bleiv ikki sórskakkur tá g fekk boðini eg haldi tað var ennta umvegis facebook onkur hevði skrivað út at nú var minkvaraanturin í føroyum og eg skundaði mær beinanvegin at skriva hvat er hetta fyri nakað hví havi e ikki fingið kunning um hettar hvar kemur tað frá e men í sambandi við hetta her spurningin havi havi eg so verið í samband við heilsskriv starvsstovuna og eg kan man siga eg svari teimum fyrstu trimum spurningum undir einum tað var um vikuskiftið tann sætta sjeynda novembur at statinutt almannakunngjørdist so kallaða minkvarantin ella kloster fife variantin við øðrum orðum var tað ikki fyrr enn tá at teirsa starvsan kundi hyggja nærri at um vit í føroyum høvdu ein koronavirðisvariant í klosterfye kategrini og tað eru fýra ymiskir variantar í hesin her klostrfyfe tað er bara og tað er bara tann eini av hesum fýra variantinum sum kann hava negativa ávirkan á koppingarevni sum arbeitt verður við og greiningin hjá sf vísa at tann minkvaranturin sum í septembur kom til føroyar er ikki hesin varianturin men ein variantur sum ikki sær út til at hava nakra ávirkan á eitt komandi koppingarevni eisini vísa a seg at tann minkvaanturin vit hava funnið í føroyum eisini er funnin í fleiri øðrum londum millum annað í minki í hállandi eg kann leggja afturat at viðkomandi sum varð smittaður við hesum minkvanm í septembur møguliga smittaði ein annan persón men hendan ítøkiliga smittuketa varð brotin longu í septembur so tað gekk tíbetur skjótt og væl eisini at niðurbráta tann ta smittuketuna tá tað kemur til fjórða spurning so er tað hvussu ógvusligska støðan millum ella vera í danmark áðrenn landamarkið millum føroyar a dámar at vera stongd og onnur farloið vald í staðin í eitt tíðarskeið har má mann siga at vit gjørdu tað kann mann siga í summar at vit ynsktu ikki at fáa ferðandi hendan vegin og tað gjørdi jú tað at ferðafólkatalið minkaði heilt betýðiligt at komu so at siga eingi ferðandi hotellini stóðu skríggjandi tóm hóast vit kunnu siga at tað er trupult at steingja á landamerki millum føroyar í danmark sum gjørdu við tað fyri sovið tá og farsóttarnevndin hevur eisini sambært lógini í dag eina ella eina heimild í samband við smittandi sjúkur at seta í verk ítøkilig tiltøk móti fólki sum koma til landið tá ið hesar fyritreytir eru uppfyltar so har liggur kanska ein ella onnur heimild um so er at støðan verður so kritiskt til dømis í danmark at vit kunnu siga nú lukka vit takk harraforma
takk fyri so er tað onnur sum hava møguleika at hava viðmerkingar ger so væl tað er fyrst høgni hoydal ger sovæ
ja harra formaður eg yvirstíði um løgmaður tekur stig til at lata mørkini aftur til danmarkar tí tað tykist sum at mann bara lata tað yvir til danskar myndugleikar at tanna avgera hvussu okkara samskifti er við umheimin og tað harmar okkum í tjóðvístokkinum men men men mín viðmerking er serliga uppá at nú vísir løgmaður aftur til heilsur í starvsstovuna eg haldi at heilsur á starvsstovan hevur verið okkum eitt satt ein sannur fongur í hesari farsóttini og eigur at kunna vera tað eisini í framtíðini til variantar og aðrar farsóttir og tí skilji eg framvegis ikki at tann peningin mann nú hevur játtað til privatakanningar hví mann ikki heldur gjørdi eina íløgu í at uppbyggja okkara tilbúgving á hestaðarstovuni og í sjúkursverkinum til tests og kanningar og analysi so vit høvdu eina veruliga tilbúgving og eg fari at spyrja løgmann um hann veruliga hevur slept tí at hví hví mann ikki brúkti tann møguleika til veruliga at byggja upp eina super tilbúgving sum okkara flokk hava víst at tey megnar
takk fyri so er tað spyrjarin kristina háfoss sum hevur orðið ger so væl
ja takk til løgmann fyri svarið og eg skilji alagnum hann var eisini klín kløkker tá ið hann hoyrdi um hesi boðini at hesin her valianturin av virðus sum var komin til føroyar tað hevði verið kanska gott um løgmaður kanska bleiv kunnaður áðrenn tá skjótt tað bleiv staðfestr í hann sovorðin fórur men eg gangi út frá hann hevur biðið um frameftir so skjótt tílíkar greiningar fyriliggja so eigir landsstýrið sjálvandi tað bleiv kunnað so eg mann ikki lesur um um tílíkálvarsmál faktisktiá facebook sum løgmaður sjálvur nevndi gott at hoyra at hesin her eini varianturin so ikki vísti seg at vera tann vandamikli vardeanturin tí tað hava jú verið fleiri útgávur av hesum her minkað virussunum sum eru rættiliga óhugnaligt at bara tað at tað kann flyta seg millum fólk og og djór hevur jú víst seg eisini søguliga at tá vit hava við tílíkum virðus at gera tað er sanniliga ikki til at spæla við og vit vita heldur ikki hvussu tað kundu útvúgla seg frameftir men fegin um at hoyra at bæði tað at tann smittukerandi sjóandi bleiv brotin beinanvegin og at hetta so vísti seg vera ein av tí útgávunum sum ikki var av tí heilt vandamiklu sløgunum eg kundi husað mær at hoyrt annars í mun til hetta við smittum millum fólk og djór er tað nakað mann hevur viðgjørt andsstorinum neyvari tí at eg havi sjálv hugsað til dømis at vit hava nógvan seyð í føroyum er tað yvirhøvur ein møguleiki sum kundi uppstaðið av at tílik kronavirðus kundi flutt seg yvir á á seyð eisini eg veit ikki um tað kundi verið áhgavert at hoyrt løgmann sagt nakað um tað vivivíkjandi landspurning fýra so er tað gott at an niðurstøðu e komin nú at løgmaður sigur at jú mann hevur nokk heimildina at steingja á landamarknain og í so falla tað gerst neyðugt tað hava vit so ví hhvørfall tjóðveldi og eisini øðrum flokkum víst á at vit meta at tann heimildin hevur verið har alla tíðina og tað skal sjálvandi bara gerast í so fall at tað er al neyðugt men vit vita jú ikki hvussu er við einm sovorðnam virisøgu hvussu tað kann broytast yvi tí og annars eina standandi at vit hava eina so góða heilsufrørararstarvsstovu sum kann fylgja hesum her kann gera tær neyðugu greiningarnar og nógvar spennandi granskingarverkætlanir eru eisini leypandi í gongd sum vónan kann geva okkum nýggja og betri vitan
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið ger so væl
ja takk hara formaður nei vónandi verðr ikki neyðugt at steingja landamørkini nú minnast vit øll at tað vóru nógvar meiningar frá ymiskum bólkum og politikarum um hvat vit skuldu gera tann tólvta mars á grækarismessu tá vit settu ferðina niður í samfelagnum føroyar og ein av teimum var at lukka landið her skal eingin inn eeingin út og tá søgdu vit nei tað vóru nógv ivirvaðis gjørd áðrenn skal sigast men endin var vit søgdu nei vit eru eitt altjóða samfelag vit hava hópin av føroyingum úti í heimi og sjálvandi hava vit eina ábyrgd eisini sum land at taka okkara borgarar heim aftur til føroyar so tey sleppa hvussu er tey sum eru úti tá sleppa heim afr til føroyar og at tey varðveita arbeiðslívið so leingi sum tað ber til vista ikki eru heilt kaotir so tað vóru nógv vaðs gjørd men enduri varð vit søgdu vit halda opið og tað eri glaður fyri at vit gjørdu tí vit eru ein partur ava altjóða heiminum og vit hava nógv starvsfólk úti í heimi og tí var tað kann mann siga eftirfylgjandi kann mann so staðfesta ein røtt avgerð tá tað kemur til hesar kanningarnar altso nú nú situr mann her ella á tingi og og varpar út at ja men ger hví uppbyggir mann ikki ta almennu eksperitisuna og ta almennu kapasitetin við milliónunum sum vit í dag brúka til raksturin at fáa gjørt hesar testirnar men so má eg spyrja hvat so tá tað er liðugt skal s ein kanningarstova standa har og ikki verða brúkt hjá tí almenna við fullari manning om sovíðari í dag hava vit eina avtalu tíðaravmarkað við eina privata fyritøku sum ger hesær kanningarnar gerisar testirnar fyri ein ávísan kosnað sera bíligt serliga í mun til okkara grannalond har tað er dýrari allastaðnis uttanundantak mær vitandi og tá tað er liðugt so er tað liðugt so eg dugi ikki ordilia at síggja hugskotið í at vit skulu uppbyggja okkum hendan her stóra kapasitetin tí vónandi verða farsóttir ikki nakað sum vit koma at liva við restina av av henni men verur tað tað so kunnu vit hugsa øðrvísi men í dag vóni eg at hetta er eitt fortbígangandi og at vit einaferð koma hinumegin og eg havi øgiliga stórt álit á bæði tí almennu skipanini í hesum førunu heilsa í starvsstovuni og á teimum privatu kanningarfyritøkunum sum eru eg haldi tað ger einki um tað privata hjálpir til tá ið áðstendur hjá tí almenna tann vegin eigur tað eisini at enat venda takk harra kormaður
takk fyri so er tað kristina hófoss sum hevur orðið
ja takk fyri jú jú hetta við at hava mørkini opin so leingi ta er forsvarligt og soleiðis at mann kann tryggja mørkini á annan hátt eitt nú við hesum her kanningunum bæði nú eru so tríggjar ella tilmæli um tríggjar kanningar og so leingi tað kann halda fólk trygg í føroyum so er tað sjálvandi gott og gleðiligt men tað sum kanska eg haldi vit eru noydd til at hugsa ikki minst vit longu síggja tað við hesum her minkavaraantinum í danmark tað er tað at virus kann broyta seg og tað kann henda øliga brádliga og tá kanntað knappliga blíva so ræðla nógv meira mikið og tí má ein tilbúgvingarætlan og tað er eisini vísa í at landsstýrið hevur ein búgvingar ætlaná eisini innihalda hvat nú um tingini broytast tí vit hava verið so mikið kannmann siga heppin í hesum umfarinum at tað virðusið vísti seg at hava eina munandiga lægri deyðiligheit enn mán hvara bangin fyri at byrja við men hinvegin hava vit onnur virðus í heiminum har sum deyðiljeitini er munandi størr hvat um nú hetta virðusið vísti seg vera sovirus tá hevði tað ikki verið nokk bara at sagt nei vit byggja alt á álit og ja lat bara at fólk ferðast aftur fam tá hevði tað verið eitt annað tilbúgvingarstig og og eg eri vísur í at landsstýrið eisini arbeiði við típartinum hetta við kanningum sætta dagin hevur víst seg eisini verð eiliga týðandi aftaná tan næsti kannmann siga aldina av av smittuv fingu inni í landið og har mangla vit framhaldandi at tryggja tað at fólk veruliga fara til skanningina altso eg veit te verðu arbeitt við at fáa skrásett tá ið fólk koma sætta dagin at soleiðs at mann hevur yvirlit yvir um fólk koma aftur ella ikki eg vet iki um løgmaður fær sagt nagvað um er vit komin á mál við tí tú seinast eg spurdi landsstýrismannin í heilsumálin var tað ikki komið á mál sum mann visti faktiskt ikki hvussu nógv komu aftur satt kanning tað hevði verið áhugavert líka at at hoyrt nærri um og so hetta við at eitt koppingarevni sær út til alt annað líka at vera á trappuni eru vit til reiðar við einari skipan soleiðis at vit skjótt fáa sjálvandi skal tað raðfesta soeis at tað er tey sum høva størvst tørv sum fáa koppingarevni bjóða fyrst men at mann veruliga fær framt tað upp á ein góðan og skjótan máta til tey fólk sum ynskja tar sjálvandi
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið og endar henda fyri spurning ger so væl
formaður ja vit hava gjøgnum tann fantastiska ríkisfelagsskapin tryggja okkum at vit fáa okkara part í tí tilbúgvingi sum er í samband við koronavaksinurnar og tað koma hendan vegin so skjótt sum tær verða leysgivnar kann mann siga og heilsumálaráðið ráðharin hevur boðað frá at hann arbeiðir við einari ætlan um hvørji eru tey sum fyrt standa fyri at fáa hesa vaksinuna soleiðis at nú ímyndi ar mær bara at tað verða heilsu starvsfólk tað verða tey sum eru rundan um tey sum skulu hava røkt og sovíðari og so ikki minst tey sum hava tað fyri neyðin at eru útsett at fáa smittun og so víðari so tað er nokk har mann fer at seta inn men tað er tað sum hesin bólkurin av fólki sum sett saman skal finna út av tá tað kemur til eitta yvirblikkið yvir hvussu nógv testase tevur verið viðgjørt her fyrr í dag undir øðrum spurningi og har er tað soleiðis at tað hevur mann ikki fult yvirblikk yvir enn men nú er tað bara hvat tíggju dagar síðani vit setta hes her nýggju tilmælini í gildi og síðani tá hevur tað verið arbeitt við at fingið á eina skipan soleiðis at vit koma skráseta tey og eg gangi út frá at tað eigur at verða lætt at gera tí tað eru øll fólkini eru skrásað frammanundan við navni og og teldupostadressu og sms ella telefonnummarið soleiðis at sms kann fara útlitsfólkini við einari barkót sum mann nevnir tað sum kanst skannast inn og staðfesta tú komst í landið tá og nú ert tú aftur her og so hevur mann tær telduskipanir anna sum kunnu siga at hesin er koman aftur og so kann mann hava eitt úrslit frá tí tá tað kemur til hesa her tilbúgvingin rundanum hesi her heimsfarsóttini so vil eg siga at at allir heimurin bleiv meir ella mín tikin av bóli og eingin vil eg pástanda hevði eg sæð at tað komi eg veit var nógvar gitingar eru onkrir klókumenn hava sagt og konur hava sagt at hetta fóru at koma aftur men tað var hóast alt hundrað ár síðani seinast at ein so umfatandi heimsfarsótt fór fóru um allan heimin við sponsku sjúku ø og tí kann mann siga at tað var kanska ikki undarligt at man ikki var fyrireikaður men tað er eingin ivi um at vit hava øll lært eina rúgvu og sæð hvussu neyðugt er at hava eina væl virkandi og klára kann mann siga trygdarfyriskipan ella bretska tilbúgvingarætlan liggjandi til allar møguligar óhugsandi støður sum vit kunnu koma í sum samfelag og hana høvdu vit ikki klárað og tað høvdu eingin lond viljað pástanda í heiminum klára tað síggja vit hvussu gongdini verði takk harra formaður
takk fyri so er hasin fyrispurningarsfaraður og vit fara yvir til punkt tíggju tað er til elspethmer setils gullastøttur landsstýriskvinni í almennamálum tað er viðvíkjandi barnaverndarøki og fosturheim tað er djóni nolsø joensen sum setir tann fyrispurningin fram ger so væl
takk fyri harra formaður ja mín fyrispurningur í dag er til landstýriskvinnuna í almannamálum elsbet mersetes gundlegksstóttir og handlar um barnaverndarøkið og fostur heim eg má byrja við viðmerkingum so setti spurningarnar til síðst í álitinum frá tvey túsund og tíggju og við heitinum ein felags hurð verður staðfest at tað er ein báði at fosturforeldrarskipanin sum liggur hjá kommununum í dag og landsins barnaverndarstovnar ikki liggja undir sama myndugleika hesir partar kundu stuðla upp undir hvørn annan til dømis kundu stovnarnir tikið umlatingaruppgávur fyri fosturheimini og annað felags undirvísing og sparring kundir somuleiðis vera aðrir fyrimunir við hesum havandi í huga hvussu týdningarmikil hendan uppgávan er og krevjandi fyri fossuforeldrini er tað tí hugstoytt ofta hoyra at tey føla seg og einsamøll við stóru uppgávuni og lítið virðismett og illa lønt hetta átti at verið bøtt um og ein gongd leið kundi verið at fingið tey undir sama myndugleika sum barnaverndarstovnarnar til dømis føroya barnaheim og tískil fingið eina sterka felags ond til fyrimuns fyri serliga børnini gransking og royndir vísa at børn sum hava búð til fosturs í professionelum fosturheimum klárað seg betur seinni í lívinum enn børn sum til dømis hava búð á stovnum í føroyum hava vit ikki professionel fosturheim men er hetta nakað mann átti at hugsað um at fingið í framtíðini og kanska serliga týdningarmikið er tað tí tá tað í grein tjúgu stykki trý í barnarættasáttmálanum hjá eystuni verður staðfest at fosturheim eigur at verða tikið framum ein stovn tá barnið verður sett heima so nógvar góðar fyriskipanir sum gjørligt og sum arbeiði a tætt saman í tað besta fyri børnini ið sett her heiman og øll tey starvsfólk sum eru rundan um tey og fyri at koma líkasum til spurningarnar so eru teir tríggir í talu og ætlar landsstýrismaðurin at taka stig til at økja um samstarvi millum barnavyrndarstovnarnar hjá landinum og fossofrádrarskipanin hjá kommununum upp á hvønn máta í so fall og metir landsstýrismaðurin at møguleiki fyri at hesar skipanirnar kunnu verða lagdar undir saman myndugleika takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað elsbøtt mær setir skunlasdóttir landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður og eg fari at takka fyri spurningin tánn fyrstu spurningurin er ætlar landsstýrismaðurin at taka stið til at økja um samstarvið millum barnaverndarstovnarnar hjá landinum og fosturforeldraskipanin hjá kommununum soleiðis sum barnaverndarøkið í skipað í dag so er barnaverndarstovnar ein landsuppgáva meðan fosturforeldra skipanin er ein kommunal uppgáva hetta merkir at tað er ikki sami myndugleiki sum hevur evstu ábyrgd a økjum í á nógvan hátt eru sera meinlík endamálið við bæði barnaverndarstovnum og fosturheimum er at geva børnunum neyðuga umsorgan viðgerð tryggleika soleiðis at hesi kunnu mennast til aaí okkara samfelag ella í samfelagnum til tess at tryggja børnum neyðuga hjálpina o umsorganina í rættari tíð er ofta neyðugt við samstarvi ímillum land og kommunurnar sum landsstýriskvinna sum sum varandi á økinum fari eg framhaldandi at arbeiða fyri at myndugleikar sum vara av barnaverndarstovnum og fosturforeldraskipan samstarva tvørtur um geirar og so er tað tann næsta spurningurin og upp á hvønn máta í so fall økt samstarv millum land og kommunu krevur áhaldandi vilja og samskifti millum partarnar hetta fari eg framhaldandi at raðfesta høgt sum eitn týdningarmikið liður í at tryggja okkara børnum bestu korð øso er tað tann triðju spurningurin meti landsstýrismaðurin at møguleiki er fyri at hesar báðar skipanirnar kunnu verða lagdar undir sama myndugleika ná ókey tá uppskot til barnaverndarlóg varð lagt fyri løgtingið í tvey túsund og fýra varð ásett at landsstýrismaðurin stovnsetti og hevði ábyrgd av eini fosturforeldraskipan og samdørusstovnum sostatt varð ætlanin at fosturforeldraskipanin og barnaverndarstovnar vóru ein landsuppgáva undir viðgerðini í løgtinginum varð hetta broytt til skipanina sum vit kenni hann í dag í sambandi við eftirmetingina at barnaverndarøkini sum eg havi raðfest og so longu er byrjað eg kann siga eg fund so seints í gjár hattað var verður spurningurin um hvørs hesar báðar skipanir kunnu verða lagdar undir sama myndugleika sjálvandi eisini viðgjørdar takk fyri harra formaðu
takk fyri so er tað onnur sum hava møguleika til at taka orðið og gera viðmerkingar fyrst elda rósa sauldsen ser so væl
takk fyri hara formaður eg gleðist yvir spurningin hjá djóna nolso joensen og ikki minstsvarið hjá landstýriskvinnuni um at hon vil endurskoða at fosturfamiljur og barnaheim kanska verður koyrt meira undir ein myndugleika eg vil skulu líka skoyta tað skoyta upp í afturat at tað sum vit ikki hava nóg í stó nóg stóran mun í føroyum tað er at fáa upplæring inni í familjunum soleiðis at familjurnar kunnu læra at vera familju a taka sær av sínum børnum tí tað er altíð best har sum tað ber til at børnini eru heima mensamstundis hava tað heldur ikki eitt tilboð um upplæring til til foreldur sum skulu taka børnini heim aftur altso til heim tøku og tað er ein tað er ein stórur spurningur sum má viðgerast tí tey flestu børnini fara upp á eittleina týspangt heim aftur til familjurnar um tey so ikki fara heim áðrenntað eu átjan so fara te aftan á tær átjan so at tað er vistu an hygur eftir hvøn man gera aðrastaðni so so lærir mann bæði børn og foreldur og fosturforeldur at arbeiða saman soleiðis at tað við seg ein góð loysn
takk fyri so er tað edva jacobsen ger so væl hvat formaður
sum landstýriskvinnan segði tað var at tryggja børnunum bestu kor og tá ið mann ger hesa skipanin hyggur tað er gott at hon verður eftirmett so er tað óalmindiliga týdningarmikil at mann hevur børnini í sentrum tí tað alt dragar seg um og at tey verða líkasum hugsaði púrasta inn í ta støðuna sum tey er í og at mann fær so gott samstarv sum tað ber til og eisini veitir tann stuðul og tað hjálp sum skal til og og tað greiðiheit rundan um eftir er eisini tey sum hava børnini til fosturs og hava tey í sínari plagi familju at mann hevur greiðar reglar og at tey altíð mansigur eru púra hildin í í upplýsingum sum skulu vera rundan um hetta her og alt tað mest neyðugt að er at han má tryggja børnini vestukor at mann tekur børnini í sentrun og luta og hugsa tað fyrst og fremst tí tað er sera sera týdningarmikið so kunnu
takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl

heta er ein sera viðkomandi spurningur og aftur r ein spurningur har mann skal hyggja eftir ábyrgdarbýduni millum land og kommunur og har hugsi eg at tað r verið so oftani komin fram her í løgtinginum at ta tað eru ymiskar ábyrgdir og ymisk øki vit snakka um og kommuna eg veit at kommunufelagið eisini hevur tosað um het her at mann mann burdi eyðmerkt á øll økini sum eru skilnar millum land o kommunur og hvat mann kann samstarva betur eg hugsii umt landsskonnan ikki kundi tikið hgt sum ein heida heildarmeting av øllum økinum so at hon kann eyðmerkja øll øki sum er ein sum er tvíbýtt mann fær eyðmerkt á øll økinum sum er ein trupulleiki manikki tekur bara eitt øki í send takk fyri takk fyri so er tað bjørd samulsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri ja eg beit merki í at landsstýriskvinnan nevndi at hon var farin undir at eftirmeta barnaverndarøkið og eg kundi í tí í sambandi hugsað mær at spurt hana tí eg haldi akkurát her við barnavernd eru nakað tíð eymasta og mest avbjóðandi tað verða tiknar nakrar avgerðir sum hava ávirkan á børn lívi hjá børnum og ikki minst hjá foreldrunum serliga tá ið børn verða tikin heimanífrá kann landsstýriskvinnan siga um tað er eitt nóg stórt net rundan um at mann kvalitetssikrar allar avgerðir sum eru tiknar og at mann gevur hesum familjum møguleika fyri alla tíðina at málið kann endurmetast og mann kann meta um um taðað finnast loir tí tað útgangsstøðið má vera at børn og foreldur kunnu vera saman í teimum førum har tað er forsvarligt takk fyri
takk fyri so er tað spyrjarin djóni nólsoy joensen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður og takk til landsstýriskvinnuna fyri eitt gott og svar vil eg siga tí at tað er øgiliga jaligt at hoyra at tað verður arbeitt við at hyggja eftir hesum økinum at venda tí líkasum nakrar ferðir og hyggja eftir hvørjar hvørji ting kunnu gerast betri tí tað vil altíð verat so at í einari lóg sum í hesum førinum barnaverndarlógin at tað eru ting sum mann eigurat hyggja eftir og akkurát tí valdi eg líkasum at taka heta her upp á banan við ati eg síggi nakrar møguleikar í at at eg til fyrimuns fyri børnini sum sum nógva viðmerkinu vóru inni inni á tá ið vit kunnu gera tað soleiðisnar atku ma siga at børnini fáa tað bestu tænastuna altso tá ð tey eru sett heiman tí at tað sita nógv fólk úti bæði á stovnum og í nógvar fosturfamiljur sum sita inn við einari rúgvu av royndum og om vitan sum upp á onkran máta eg føli at sum ikki kemur økinum til góðar og tí er tað øgiliga jaligt at hoyra at landstýriskvinnan tekur tekur fund við hesi fólkini og og og fær tað upp á banan hetta her sum hevur við tað tvørfakliga at gera tí at eg hugsi visti mann visti mann niður brýtur líkasum tær teir múrarnir sum eru so so eiga vit at kunna skipa hetta her økið við fáum justeringum up á nógvar mátar til tað betra fyri fyri hesi børnini í síðsta enda tí ati vit síggja ein tendens til at økið verður tað verða nógv børn í dag sum eru meira viðgerðakrevjandi og tað leggur upp til at hesar ffamiljurnar ella hesi fosturheimini eiga at gerast meira professionell tað vil siga tað kann tað kann tað kostar sjálvandi men tað ein góð íløga sum kann bjarga nógvum børnum seinni øog tey koma heim út aftur takk fyri harra formaður komið á
takk fyri so er tað elsbet marsedis gunlesdóttir landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja hetta er við at endurskoða barnaverndarlógina og øki tað er nakað eg havi tikið bestemmilsi um øh og tað er ikki bara bara at fara ígjøgnum tað tað fer at taka ikki stutta tíð kann eg heilsu siga beinanvegin tí at eg skal eg havi sett meg sett mær fyri at seta meg væl og virðiliga inn í hvørja ieina grein í lógini og at byrja har og finna útav er tað nakað sum vit kunnu rætta inn í sjálvari lógini sjálvt um eg veit og dugir væl at síggja at lógin er góð hon verji børnini væl har manhar mann setir krøv men samstundis so ivist eg onga løtu í at mann kanska kundi gjørt tað betri fyri børnini tí tá ið alt kemur til alt so snýr tað seg um børnini at tey skulu hóra undan og fáa eitt gott lív ja eg skrivavi mær nøkur orð niður sum bleiv søgt her best er at børnini eru heima og mann skal gera alt hvat mann kann fyri at tey kunnu vera heima hjá sínum egnu og tað eri eg samd í so vítt sum tað ber til skulu tey vera hjá sínum kæri at mann setir inn fyri at hjálpa teimum at vera heima eitt er at mann kann hugsa sær til at eitt barns verður sett heiman msigur at fyrst tað at tað sklverður flutt og so pluss losli eftir síni kanska foreldri fyri tað um tey ikki maktu uppgávuna eg betýðir ikki tað at tey ikki øgiliga góði síni børn so tað har eri eg samd við spyrjarin totalt at mann má gera tað sum mann kann har foreldur og fosturforeldur skulu arbeiða saman sjálvandi skulu tey tað og visu eg fái bara n fimtan sekund so kann eg siga tað at tað hevur eisini avbjóðingar tað hevur eisini avbjóðingar ikki bara fyri tey biologisku foreldrini men sosanniliga eisini fyri fossurforeldrini so har hevði eg mett at tarr hevði gott verið við at fingið kanska professionella hjálp inn so nógv sum teð brúk fyri tí fyri at hjálpa teimum takk fyri
takk fyri siga teir spyrjaðar djóni nólsoy joensen sum hevur orðið
ja takk fyri harra formaður og til landssýrskvinna enn einaferð hetta er eitt tíðarkrevjandi arbeiði og vistu man skal fara eftirhyggja og endurskoða barnaendarlógina og tí er tað jaligt at hoyra tað at tað fer fer í gongd tí at vit eru samd um tað at vit eiga báðir enn staðnisið bæði kansku ml siga lands stovnar og og fosturfameiga og og og og ikki minst politiski myndugleikurini eiga at hava tað sum mál at vit eiga at lofta so nógvum børnum sum gjørligt tí vit síggja tað ein tendens til at tey tey kaska man siga málini sum eru innan fyri innan fyri fangar og hvørt a sínum tar nógv av teimum tað ganga aftur eitt annað stað og tí kunnu vit við at gera ein innsats verða lofta teimum børnunum nógv fyrr og tað gera vit við at instansarnir om myndugleikarnir arbeiða saman og kunnu vist mann bindu partarnar upp á at arbeiða saman ein stórur munur tað er øgiliga tað eraltso vit hoyra eisini um nógvar klaður um barnaverndarøkið miðflokkurin hevði ein góðan fyrispurning herfyri um tað og tað krv tað setr so eisini hetta her økið undir luppum ittlanas stað at vit eiga at eftirhyggja tað nærri tí at tað eru giliga taboisera nógv av tí tí nógvar familjur ella børn sum skulu inn á barnaheimi tað eru ofta sovor í tabu og tað vilja foreldur ikki samstarva so nógv men tá iðt fostur heim eittanaðstað so vilja foreldrini nógv meira arbeiða saman tað samstarvið tí eiga vit at dyrka tað nógv meir eittannastað at tann tey foreldrini blíva eisini partur av tí fosturfamiljuni tað síggja vit nógv dømur um í føroyum nógvar øgiliga positivar søgur um tað tí eiga vit at leggja nógv meira á tann bógvin at fáa fosturheimd professionaliseraði stovnani fer tað altíð at verða brúk fyri men tan tann mongdin latasso konsetrera um tey viðgerðarkrevandi børnini har so talan um somu pengar tí at sjábørnini minka á stovninum men tey koma meira út í fosturheimini tað eigur at verða veðurin fram sum vit eiga at leggja dentuna og tí er tað jaligt at hoyra at landsýriskvinnan fer at arbeiða fram móti tí takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað elsbet mersedes gunnlegsdóttir landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður akkurát hetta økið innan fyri barnaverndarøki ella barna heim sum hevði verið nógv frammi er eitt av teimum økjunum sum hevði ikki sitið leingi í sessinum áðrenn eg fann útav tí at har var virkliga nakað sum kundi gerast betri og eg havi eg hevi hug at siga av roynt frá tær eitt og mann sigur bæði fingið bæði gjørt nøkur ting og eisini fingið meira pening játtaðan innan økið so eg eri slett ikki komin á mál og tað tekur sína tíð ella eina góða løtu at fara ígjøgnum alla lógina og eg ætli mær at seta meg sum sagt væl virðiliga inn í hana og bjørti kom við einum nei einum bjørt samelsen harra formaður kom við einum spurningi um kvalitetssikkra avgerðina er røtt eg haldi nemliga at nú hava bjørt samelsen eg eisini tosa um tað onkuntíð at at hatta har er ein rættiliga góði spurningur æt tann avgerðin sum verður tikin at hon er røtt tí at vit tosa um læknur vit tosa um børn vit tosa um børn sum hava eina langa framtíð og tey skulu vera væl fyri og tann avgerðin má og skal vera tann rætta fyri hetta barnið so her er her er nógv sum sum mann kann fara at hyggja eftir klagur tað bleiv nevnt at taðv nógvar klaður men eg havi hug at siga at ella halda ja vil sga halda t at tað er ikki løgið at teimav missir síni børn sum kanska vera tvangsflutt ella hvat hendir at mann so ger sítt ítórta fyri at stað er tað man vil hava børnini aftur at mann klagar tað tað vil so vera og klæðurnar t tverða so tiknar til viðgerðar og men sum sagt hetta er eitt øki sum eg fari at hyggja eftir lógin er góð pp rokni upp á flest allar mátar men ivist onga løtu í at okkurt kann gerast betri takk fyri harra formaðurtakk fyri
ja so er hasin fyrispurningur svaraður og vit fara yvir til punkt ellivu tað er eisini til elsbet morsetir skundleksdóttir í landsstýriskvinnu í almannamálanum viðviðvíkjandi talulæru og tað er johannes joensen sum setur tann fyrispurningin fram ger so væl rtrýstá túhrnar trýst á
takk yrhara formaður hetta er ein munnligur fyrispurning til elsbet marsetes gunleygsdóttur landsstýriskvinna í almannamálum vivíkjandi tallæru og eg lesi viðmerkina upp fyrst undirritaði hevði herfyri ein fyrispurning til landsstýriskvinnuna sum fyri ein part viðgjørdi hetta sama evni orsøkin til fyrispurningin var at danir hava greiðar mannagongdir fyri taluvenjing og samskipan fyri sjúklingar viðmeira serliga tey sum á heilaskað á dimens og onnur á økjunum hendan strekkin seg yvir í velíkahaldsvenjingar eisini hesar venjingar styrkja mista førleikar taluførleikar og halda afturvunnar førleikar viðlíka hetta gera at sjúklingarnar kunnu fáa samskiftisførleikarnar aftur og kunnu virka sum jaligir samfelagsborgarar við eini sosialari dygdartilveru fleiri kunnu eisini vera virkin á arbeiðsmarknaðinum aftur landsstýriskvinnan førdi fram at hetta økið skuldi skipast og at neyðugt ikki var at seta fólk í starv fyri at fáa eina betri tænastu men at at almannaverkið keypi tænastuna inn har tørvurin er fyri at finna út av hvussu langt henda tilgongdin er komin verður hesin fyrispurningurin settur takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mersedis gunnesdóttur landsstýriskvinna sum skal svara ger so væl
takk fyri harra formaður og eg takki spyrjarani jóhannes joensen fyri spurningin tann fyrsti spurningurin er er samskipanarætlan sett á skinnara í samband við talulæru til fólk við millum annað heilagskaða ið hava tørv á talulæru eg veit at tað eru avbjóðingar í mun til at veita nøktandi tænastur til persónar sum hava samskiftstrupulleikar av ymiskum slagi ein avbjóðing er at tað eru fleiri myndugleikar altso tað eru fleiri myndugleikar sum hvør í sínum lagi veita ymiskar tænastur til sama máog tað er ógreitt hvør skal veita taluvenjing til vaksin eg havi fyrr upplýst í løgtinginum at eg ætli mær at finna eina skilagóða og varandi loysn soleiðis at fólk sum hava tørv á tí fáa nøktandi taluvenjing tað standi eg fast við men eg má so eisini ásanna at vit kunnu ikki arbeiða við øllum í senn vónandi kann arbeiði við at lýsa hvussu taluvenjingin er skipað í dag og tilmælum um hvussu vit á bestan hátt kunnu skipa og veita taluvenjing farað í gongd fyrst í komandi ári eg vænti eisini at jenis at rana landsstýrismaður í uttanríkis og mentamálum sum var av sernám og kai leu jóhan jóhannesen landsstýrismaður í heilsumálum sum var av sjúkrahúsverkinum ynskja at finna eina nøktandi loysn saman við mær so er tað tann næsti spurningurin er tørvurin so avmarkari at ikki er neyðugt at seta fólk í starv almennaverkið veitir taluvenjing til borgarar millum átjan og seksogtrýss ár sum fáa endurvenjing frá almannaverkinum higartil hevur almannaverkið keypt tænastuna frá einum talulæra til stakar uppgávur í samband við útgreining og eftirfylgjandi venjing av borgarunum ja ókey almannaverkið hevur víst á at tað eru borgarar sum ikki eru fevndir av endurvenjing í almannaverkinum sum í løtuni ikki fáa taluvenjing frá nøkrum myndugleika hóast tey hava tørv á tí tað er sjáldsamt sjáldsagt ikki nøktandi eg vóni at vit í komandi ári kunnu fáa tilmæli um hvussu vit best og á mest hóskandi hátt kunnu skipa og veita borgarum sum hava tørv á taluvenjing eina nøktandi tænastu og eg ivist ikki í at øll sum sita í løgtinginum her eru sinnaði til at hjátpa neyðuga pening til tess um tað er tørvur á at seta fleiri talulærur í starv ella keypa meira tænastu frá øðrum takk fyri harra formaðurr
takk fyri so er tað onnur í tingsalinum sum hava møguleika at gera viðmerkingar ella tað góða fyrsta er tað rossa savnusevn ger so væl
takk fyhara formaður sum landsstýriskvinnan so meistarliga greidir frá so eru tað fleiri myndugleikar sum inni yvir tá tað kemur til uppgávuna at veita talu læru elta tæru taluundirvísing tað er bæði land og kommunur og og sernám og heilsuverki og almannaverki sumøll trý mee siga veita eina tænastu og siga á tá tað er so smábýtt til so fá fólk sum hava útbúgvingina so er tað neyðugt at gera eina samskipandi tænastu og tað er kanska landstýriskvinnan kanska kann kanska saman við sínum starvsfelagumm hugsa um tað kanska møguligt at seta ein stovn sum kann veita tænasturnar til øll so øll kunnu keypa tænastuna frá tístein av stovnunum tí sum nú er er tað sum bleiv sagt eisinir av tingsrøðrarpalli av landstýriskvinnuni so er tað fólk sdetta niðr ímillum og taðeru eisini fólk sdetta nir ímillum um tí at kommunurnar kanska ikki ru samdar um um hvønn leikligt er hava í sambandi við at veita undirvísing tiltiltil talið læru
takk fyri so hava vit sigið í stinberg sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er ein alvorligur spurningur og tað er absolutt ikki nøktandi at tað eru fleiri fólk sum kanska ikki fáa nøktandi tænastu og kanska slett ikki tænastu og hetta er eitt mál sum er deilt og tí er tað eisini it sindur trupult hetta snýr seg báði um sjúkrusverkið o almannaverkið og eisini skúlaverkið so tað er slett eingin ivi um at hetta er eitt øki sum fleiri myndugleikar í felag mugu seta seg niður og finna eina loysn uppá og tað má bæði skipast og samskipast betri og eg ivist ikki í at tað eisini manglar fígging og tey fólkini sum skulu veita tænasturnar tað er eisini hent okkurt okkurt eseinni árini um at t nøkur av teimum sum hava veitt tænastu fyrr til dømis hjá sernám hat keir fingi at vita at tey eru meira ráðgevarar nú heldur enn at tey veita beinleiðis tænastuna so tað flytur væl eisini tørvin et eitt heilt annað stað visse tey ikki útføra ta eksaktu uppgávuna men heldur bara ráðgevaa so tað vil væl eisini gera hetta er hetta her problemið up aftur stýrri men
takk fyri so er tað edva jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyrahara formaður ja heta er ein góður spurningur og tann sum hevur brúk fyri tí hevur so er tað so ómetaliga týdningarmikið at tað verður mann sigur kanska verður sett meira fokus á og tað verður sett meira arbeiði ininn fyri hetta her og at tað verður gjørt meir samstarv millum stovnar akkurát tann spurningirn høvdu í áðni og hesin her spurningurin hvønn setir mann í fokus hvønn hugsa mann inn at vera miðdepilin visti tú hevur verið út fyri nøkrum og hevur brúk fyri taluvenjing í áravís so er tað ótrúliga lýðandi fyri æ fyri tey menniskjuni sum koma út fyri hesun her og visti mann hevði tey í sentrim so kundi mann nokk so skjótt funnið betri onkrar onkrar avtalur sum sum gagna viðkomandi so eg vóni at mann fer at fer at hyggja upp á tað og at samsvarva ímillum stovnarnar soleiðisat mann ikki áravísi kanska gongurin í fólkaskúla hevur brúk fyri hesum heog ikki farið hjálpina so tað er tað er alneyðugt at tað verður sett sett enn meira inn entin við hjálp úti frá ella at seta meira taluvenjara í starv
takk fyri so er tað spyrjarin johannes joensen sum hevur orðið gjørtur tað
harra formaður ja takk fyri svarið frá lanssýriskvinnuni tað er gott at mann roynir at arbeiða við málinum og eg vóni at tað verður gjørt nakað heilt skjótt ikki tí hetta hevr veri ein avbjóðingur í langa tíð tað sum eg haldi er allarmerandi tað er tað at vit í føroyum ikki hava tann sama tær somu skipanirnar sum mann til dømis hevur í danmark og ikki fær ta somu tænastuna sum í danmark eg haldi t mma mamma siktu móti at hava minst líka góðar tænastu í føroyum sum í danmark og tá ið mann sigur tað at mann i tørvr ikki á at seta fólk í starv tí mann heldur at at tørvurin r ikki er so stórur so so haldi eg hvussu tað sum mann má gera tað er væl at samskipa sjúkrahúsverki og almannaverki og skúlaverki soleiðis at mann fær at fólk ikki eta nir millum og eisini at fáa tosað land og kommunur ímillum soleiðis at tað ikki vera ymiskt hvørja tilboð mann fær anba hvør pambýr so í øllum hesum her so má mann í øllum førum fáa gera tað soleiðis at fólk verða loftað beinanvegin og fáa tað tey tilboð tær tænastur sum eg meini at tey eiga at vara krav upp á í føroyum og vist pengar skuldu hjálpa ser jeme sum gera við tað tað er eingin eingin eingin spurningur meir vítjandi tíð annars ætlaði g at spyrja landstýriskvinna eisini um nakað annað er í umbúðinum í hesum økinum í fyrra fyrispurningin hevði eg nakað við it tosaðu vit eitt sindur um hetta her við reabiliteringini og bústaðarviðurskiftum hjá fólki við við ildømis sum at hava havt seinheitaskaða um nøkur onnur ting eru kanska í stoypiskeiðini tí at tann landsýrskvinan segði at hon hon var hon hon ætlaði at handla rættiliga skjótt og eg havi álit á at tað fer hon eisini at gera men eg eg hugsi eisini at hesi fólkini sum eru í hesum støðunum nógv av teimum hava ótrúligar truplar umstøður í dag tí at tað krevur so nógv av familjuni ella tenn avvarandi soleiðis at visuuð hesar skipanirnar ikki koma í í verða settar í gguveðurdregur út so verður tað væl soleiðis at fleiri av hasum familjunu mugu leggja seg heima og tað er ikki nøktandi alto ter ikki nøktandi at fólk ikki kunnu virka í samfelagnum sum í arbeiðslívinum tí at mann má mann ikki fær ta nøktandi tænastu frá frá samfelagnum so eg haldi tað at tað minsta tað er at tey kunnu fáa taluvenjingar og allar hinar tænasturnar eiga tað eisini at áa umframt takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mersedis gunlegstóttur landstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg havi onkuntíð nevnt her fyrr tá eg bleiv spurd tl landsstýrisfólk hvat ey ætlagdu arbeiða fyri og tað var nemliga áeitt av imumteimum punktunum sum eg nevndi tað var tey imillum átjan og sjeyogtrýss ikki skuldi etta niðri millum eg havi ella landsstýrið ella vi tahava gjørt nógv fyri at gera tað betri í so máta men vit eru ikki komin á mál verri enn so tað skal nógv til vit hava fingið nú nevnir hann spyrjarin at danir at greiða mannagongdin fyri taluvenjing og samskifta sjúklingar millum annað heilagskaða dmens við meira so strekkir segeg vilíkahaldsvenjingar ja eg hugsi bara at mann hevur gjørt nakað fyri tey sum hava dmens man hav ikki gjørt nokk men tað er komið eitt dagtelhald afturat og viðlíkahaldsvenjing tað er nakað sum føroya nógv her í føroyum hava virkliga longst eftir tað er so millum annað spyrjarin sum hevur samtykt tað her í løgtinginum tá ið tað kom til lógina um almannatrygd tænastur og í tí lógini var so viðlíkahaldsvenjing og eg haella landsstýrið hevur so valt at seta tvær milliónir av og eg ivist onga løtu í at tað far fer at fáa undirtøku og sum eg havi skilt so í fyrsta umfar tvær milliónir vóru nokk til viðlíkahaldsvenjing tí at tað skal stáplast á beinini eisini ha øhnú meini eg tað fyrsta árið øh so sum mann hevur virkuliga roynt og eg fái so væl fylgt við tá mann snakkar um hetta her at hvussu nógv tað gongur til familjurnar tí ati tað krevur so øgiliga nógv mann skal kanska broyta alst húsið alt heimið skal broytast hdaglidagurin broytist at tað er ongantíð for skjótt at hesi fáa eitt tilboð og eg virkliga royni men eg má a egkenna tað at tað gongur ikki so skjótt sum eg hevði hugsað mær men eg arbeiði við eisini um at fáa íbúð til fólk millum annað við seinheilagskaða takk fyri
takk fyri so er tað spælarin johannes joensen sum hevur orðið ger so væl
ja tað er gott at hoyra at landsýriskvinnan er og tað hevði eisini roknað við kennihenni rætt at hon roynir at arbeiða við økinum og arbeiða við málinum her eg hugsi bara tað at fólk enda í eini keðiligari støðu og missa kanska førleikarn at samskifta tað er øgiliga týdningarmikið í mun til at skula virka í einum samfelag og virka saman við øðrum menniskjum og tí er tað so øgiliga viktigt at tey fáa vunnið hesar førleikarnar aftur serliga samskiftisførleikarnar men sjálvandi krevur hetta ein ein innsats og vist tað kemur bar at vera soleiðis at fólk liggja klemma millum land og kommunur ella liggja í klemmum millum um mann hevur eina forlovað játtan á fíggjarlógini jamin so mugu v fáa ta játtanina á fíggjarlógina soleiðis at vit fáa fleiri fólk virkin í samfelagnum eisini hesi her sum hava havt eina avbjóðing tí tey kunnu sanniliga blíva virkin aftur so tað er gott at landskinna arbeiða við onkrum tað er gott hon arbeiði eisini við við bústaðartilboðum og reabilitering av av og øðrum innan økið eg vóni bara at hon eisini fær meiriluta í landsstýrinum til at soleis at pengar skulu játtast her frá løgtinginumtakf
takk fyri so er tað elspett mersedis gunlagstóttur landsstýriskvinna sum hevur orði
ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er verða samskifti at tosa við hvønn annan at missa tann førleikan eg trúgvi ikki at nakað kann seta seg inn í tað sum ikki roynt tað tí ati mann skal hava í huga at hesi fólkini fleiri ferð eru væl fyri upp á aðrar mátar at tað at tað ikki kláraða samskifta týir ikki tað at at kvanska mann siga at altso á aðrar mátar fungera tey akkurát líka væl sumsum áðrenn tey missu e mistu hendan førleikan og eisini hettaher við at visti mann fær skjótast inn beinanvegin so er øgiliga nógv nemmari at fáa tað upp á pláss aftur og tað sum alt løgtingið vur samtykt tað er viðlíkahaldsvenjing og har dugi eg at síggja at tað kundi komað inn eisini har at tú villíka heldur tað at tala ella at at tú kanst vera førur fyri at samskifta við fólk so og og um ikki tað so at mann fær nøkur amboð eg haldi sjálv at spurningurin er rættiliga góður og vit arbeiða við málinum tað ljóða kanska eitt sindur óðuntramt mon ofta sigur mánn arbeiði við málinum men vit arbeiða við málinum tó so altso manmansett ja mannman ikki meira enn so at mann setir tað ordiligt arbeiði í gongd komandi ár tí at eg kann akkurát sama vera ærligur og siga akkurát í løtuni er tað so øgiliga nógv sum vit skulu fáa upp á pláss í ár tað vil siga hetta er eitta tíð sum mann fær í gongd komandi ár og eg dugi bara at síggja tað at tað sum er øgiliga viktigt í hesum málinum tað er at samstarva samstarvið ímillum økinum tá vænti at mannher vunnið rættiliga nógv ikki bara tú vunnið nógv men tú kanst eisini spara pengar takk fyri harraformaðu
takk fyri so er hasin fyrispurningin svaraður viðfara yvir til punkt tólv og tað er til at helga apraltsstjórismanni í umhvørvis viðvíkjandi krøvum í val av nevnd í elfelagi seður og tað er jóhann dahl løgtingsningur sum hevur settan spurningin fram so ger so væl jóhann dahl
gersvæja takkfyri hara formaður ja sv er eitt felags sum statekiskt eigur at rekast á professionellum grundarlagi í løtuni verður í fegilag ritkið av einari nevnd sum eru vald og set saman av kommunalum politikarum talan er sostatt um eina politiska nevnd og eina lukkaa skipan tá veljast skal nevnd í felagi nevndin er tí ikki politisk óheft vandin við verandi skipan haldi eg er at tað í óstóran mun verða raðfest sera áhugamál og egináhugamál so taðí felagsskapinum sjálvum og ov lítið av raðfesting til menningina av samfelagnum og vinnuligum verandi skipan við politiskvaldum nevndarlimum hevur eisini við sær at stjórin kann hava munandi størri strategiskvald og avgerandi leiklut einum vanligt og harafturat kann vatnsínum vera at tann fakligi kontirnuviteturin í nevndini verður logur upplýsast kann at í almennu partafeløgunum hjá landinum verða valdar professionellari nevndur mannaða við kvinnum og monnum í førleikuum og royndum til dømis sína leiðslu búskap strategi tøkni og framleiðslu og so framvegis føroleikakrøvini vera tillaga einstøkufyritøkunum tað hevur bæði politiskan og vinnuligan áhuga at fáa t vita hvørjar tankar um medingar landsirsmaðurin vvivur gjørt sær um hendrastu týðandi partin vivíkjandi leiðslu og organisering av sev í framtíðini tí hevur sett landstýrismanninum hesar boðar spurningar hevur landstýrsmaðurin ætlanir um at seta øðrvísi og hægri krøv til og samanseting av nevnd í ella cv og hvussu verður nevndin í cg vald og heldur landsýrismaðurin at verandi skipan er nøktandi takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað helgi abransen landsstýrismaður sum skal svara ger so væl
takk ja harra formaður fari at fyrst at takka fyri spurningin sum flest kunnust so havi eg sett eitt arbeiðsbólk at lýsa fyrimunir og vansar við verandi bygnaði í sev arbeiðsbólkurin skal eisini gera eitt tilmæli til landsstýrið um hvørt tað verður mett skilagott at fremja bygnaðarligar broytingar í sev og hvørjir fyrimunir o vansar eru við ymiskum loysnum ella loysnum arbeiðið er ikki liðugt enn og tí ber illa til hjá mær at siga ítøkiliga hvørjar tankar og metingar eg havi meðan eg enn bíða eftir frágreiðingini frá arbeiðsbólkinum eg kann tó kunna løgtingið um at arbeiðsbólkurin hevur saman við sev og eigarunum umrøtt nógvar tættir í verandi bygnaði hjá sev og hvørjar fyrimunir vansar eru við ymiskum bygnaðum og hvørjar tillagingar møguliga kunnu gerast eitt nú fyri at fremja størri gjøgnumskygni um nevndarvalið í sev kann eg heilt stutt upplýsa at sambært almennu viðtøkunum hjá sev verðir nýggj nevnd vald av aðalfundinum hjá sev og hetta verður gjørt fjórða hvørt ár beint eftir kommunuval starvstíðin hjá nevndini er hin sama sum hjá býðibygdaráðum í nevndini eru sjey limir valdir umboðandi sýslur og øki í landinum og viðtøkurnar hjá sev áseta eingi førleikakrøv til nevndarlimirnar tað er ikki so einfalt at svara spurninginum um verandi skipan við valog samanseting av nevndini hjá sv er nøktandi ella ikki tí tað hava jú verið skiftandi nevndir aftur og aftur nú stendur verandi nevnd fyri vali teysa hava kommunurnar eisini sína sína hugsan um manning og hvørjar førleikar teimum tørvar í nevndini fyri at røkja síni áhugamál sum eigarar av felagnum hin vegin er einki at dilja yvir at við komandi útbyggingum og avbjóðingum á orkuøkinum so verður tað ein stór og fakliga krevjandi uppgáva at røkja nevndarsessirnar í sev fyri landsstýrið o og landi er tað týdningarmikið at sev við nevnd og stjórn er sinnað at innganga í tað strategiska samstarvið sum elveitingarlógin hevur álagt báðum pørtum so við so vit á mest skynsaman hátt arbeiða okkum fram ímóti okkara felags endamáli um at gera føroya sjálvbjargnar við grønari elorku á landi í tvey túsund og tretivu takk fyri
takk fyri so eru tað onnur sum hava møguleika til at gera viðmerking at taka orðið tað eru fyrst edva jacobsen gers
takk fyri harar formaður eg lurtaði fylgi ella setning niðr inn í eftir í gjár eisini tað at tað vísti seg at í summum førum kann tað sjálvandi blíva tað at øll blíva skift út í hesi ferðini var tað so ein sum ikkibleiv skiftur út og og wstsigur tað at at nýggj fólk nýggja strategiur og so at arbeiðssetningurin kanska vera heilt annar við við øðrum fólkum so kann tað kanska vra ein avbjóðing at koma á mál kanska við tí sum mann er setti sær set sær fyri at at fremja og og í hesin er tíðinum hvar mann tosar um at vit skuldu koma rættiliga skjótt longur av tí grøna økinum so so er tað kanska eitt sindur eg hoyrdi nevniga í gjár at tað bleiv hugt eftir um um mann møguliga skuldi hava hava onnur við eisini í nevndina eg veitsk origa hvat fyri hvat fer niðurstøða blívur av tí men men tað er givi at tá øll vlja kanska øll minu og sein iella kanska øll verða útskift so kann tað eisini vera tað arbeiðið sum hann hevur lagt viss her áðrenn tað verður púra broytt og
takk fyri so er tað bjørt samusen sum hevur hena við mær sengger so vælja
tann er nú ikki fyrstu ferð mann hevur hetta frammi um eina fakligari sterkari nevndu eg minnist væl fyri fleiri árum síðani at vit eisini hava umrøttað nógv og eg veit eisini at eg hevði márt sens í formastovnum og nú var virkini tíkjastin eisini tá at mann eigur at fáa styrktu sær nevndina fakliga eg havi lagt merki til at fleiri borgarstjórar siga at nú skulu landið halda fingarnar burtur tí hetta er eitt kommunalt øki og tað er tað jú hetta er tað er kommun eiga sev men sev er tann týdningarmestu stovnurin vit hava ímóti til grønu orkumleggingina og tað at fáa elektritiserað føroyar og fáa lagt orku brúkið um er ein námsuppgáva og tað er nakað vit veruliga eigast royndja á fyri at fáa ganga nógv skjótari og eg haldi at tað er eitt stórur trupulleiki at nevndin hjá sev verður skift út fjórða hvørt ár tí tað er eingin ivi um at tað ger at nevndin fakliga ikki er nóg sterk ella tað tekur for langa tíð at hita hann upp hvørja ferð so eg haldi at tað er ein áhugaverd spurningur og eg vóni veruliga at mann klárar at finna eina fornýttu fornýftuja broyting sum kann gera sev enn
takk fyri so er tað heðin zachariasen ger so væl
eg haldi at spurningurin er rættiliga áhugaverdur men eg haldi at mann eigur fyrst og frest at venda sær til kommunurnar ella til stýrið og spyrja hvussu ið kommunurnar kundu hugsa sær at tað blíðgera frameftir og síðani er tað so sostans at sev hevur eisini nógv góð fólk í starvi og eisini tekst skal leiðara hvørt á sínum so har er ein vitan inni og tað er væl tann vitan sum nevndin eisini arbeiðir út frá tá ið nevndin verður vald men eg haldi tað er tyr tað er viktigt at mann staðfestir at tað er kommunurnar sum eiga seg og at mann fyrst vendir sær til eigarin og og diskutera tað við eigarin um hvussu ið tað nú eina skal gerast og at mann út frá tí tekur eina støðu sum er gaglig fyri alt samfelagið eisini fyri seg takk fyri
takk fyri so leiðis sigur stinberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað bleiv upplýst at landsstýrið arbeiðir við at hyggja eftir bygnaðinum hjá sev og onkur hava jú eisini hoyrt at mann arbeiði við hesin her við sundurskiljing men eg haldi far at taka aftur í tað sum heðins agreasen segði at visti mann vil gera broytingar so má mann í hvørfalli tosa við eigarin fyrst tað er kommunurnar og sum eiga sev og tað er nokk so undarligt haldið at viðgera tað í tinginum uttan um eigarin tað virkar eitt sindur øvugt eg skal ikki gera meg klókkan upp á sjálvandi spurningin tað kann gott vera tai er ein stórur fyrimunur at hava fakfólk í nevndini og at hon ikki verður skift út alla tíðina men tað er faktisk sama skipan sum er her inni hvussu er landsstýrisfólk ella politikarar fáa heldur fakligt krøvd eg veit ikuman kann samanlíkna tað men tað er so men up á angi er tað at mann má tosa við eigarin og ikki fara uttan um ein eigara tá ið mann ætlar sær at gera broytingar vistumann ætlar sær tað takk fyri
takk fyri so er tað spyrjarin jóhandal sum hevur orðið ger so væl
takfyri hera formaður tað megstaðfest tær beinanvegin tað at hetta hevur einki sum helst við leiðsluna á sev dagligu leiðsluna hjá sev at gera sev hevur teina dugnaliga leiðslu eingin ivi um tað tað tað snýr seg um er tað at okur hava altso við hjartað í samfelagnum at gera orkufelagið sev og eg haldi ikki tað er rætt sum mann sær nú at mann skiftir seks av sjey nevndarlimum út til feldiga valdu bygdur býtraslimur sum verða valdir inn í nevndina hjá sev sum ikki hava ein verins kjans til at vera hvørki mótpolur ella kunna sparra ella kunna ráðgeva leiðsluni tí tað er tað ein nevnd er sætt till og eg hevði nógvar fundir við bæði sev og partar av av av av umboð fyri fyri sev tá ið eg var landsýrismaður men tað var sum at sláa í eina dýnu mann vardi hetta kongaríkið sum um tað var nakað heilt heilt spesielt at verja og eg haldi t tað er so grundleggjandi forkert at eitt orkufelag tað einasta sum okur hava í føroyum ikki hevur eina hundrað prosent fakliga kompetenta nevnd til at vegleiða sparra við geva t geva ótspæl til leiðsluna og tað siristenbergen íg formanninum saman ber tað við løgtingsfólk landssýrisfólk so er ta atso ein himmavíður forsillur á at hava eina dmokateitt eitt fólkastýri sum hevur valt demokratiskt á fjøldini og eina eina kjarnuíuppgávu í samfelagnum sum er at dríva orkunaður í samfelagnum eg haldi tað at kommunurnar áttu veruligani uttan at mann skal fara tvingartær il nakar gjøgnum dlandspolitiskt at at hugsa vyð sæg sjálvum hyggu her hetta gagnar okum best at velja eina professilina nevnd saman við kanska nøkum bygdararslimum lat tað vera kontinotetur í nevndini sum man seg skifti nevndina út fjórða hvørt ár og sitra sum á berakjólnum við við eini nevnd sum skal brúka tvey trý ár bara at finna út av hvat eg farnakar tí at koma til altso tað er bara ikkií ordan harra formaður takk fyri
doktferði so er tað helgi abransen landsstýrismaður sum skal svara víðari ger so væl
ja hara formaður altso eg eg skilji øgiliga væl spurningin tí at tað er jú almenn kent at ein ein nevnd skal so ella so verða mótspæl til eina leiðslu og og tá blívurtaðein trupulleikin viss leiðslan er forsterk í mun til nevndina og avbjóðingin liggur í tí at vitað blívur øgiliga stór útskifting í nevndini so tí hetta er eitt komplekst øki nógv at seta seginn í og og eg skal ikki læsta nakraní nevndarlið fyri fyri fyri nakað sum helst men men tað tekur eina tíð at seta seg inn í eitt so komplekskt mál sum sev nú einaferð er og og tí kann tað vera ein avbjóðing og tað haldi eg eisini allir partar eru samdir um eisini bæði leiðsla og og nevndur sev at at tað tað er ein avbjóðing tá ið útskiftingin blívur ov stór men sum onkur hevur víst á so so er hettar kommunalt øki og tað verður í løtuni arbeitt við broytingum og mann hyggur eftir millum annað hesum og tað verður gjørt í samráð við bæði sev og eigararnir altso kommunurnar og og nú tað verið sett nokk so nokk so nógv upp á sum kampspurningur millum landsstýrið og kommunurnar um athesar bygnaðarbroytingar mann arbeiða við men eg haldi at stevið er gott nú og eg havi góðar vónar um at vit finna eina eina loysn sum allir partar í síðsta enda har kunna liva við men og men eg vil bara siga tað tað er ikki rætta løta hjá mær at siga nú hvør hvør loysni er tað rætta tí at tað situr sum sagt ei nevnd og arbeiða við tí og eg haldi at tey skulu fáa frið at arbeiða og koma við við teimum tilmælunu sum tey halda vera rætt takk fyri
takk fyri so er tað jóhandal sum hevur orðið ger so væl
ja takk jú eg skilji væl ati landstýrsmaðurin setir nevndir og arbeiða tað er taer so tað tað er men eg haldi sjálvur tað at kommunurnar nú var hev g s era rg ett inrupp á tat kommunurnar eiga sigav ja tí at eg eisini tað kommunurnar sjálva hava eina ábyrgd at tryggja tað at tað sum tæir eiga tað aktivir sínum drívum samfelagi føroyar sum er sev smeu figi eina eina ótrúliga uppgávu haldi eg at at ábyrgd eisini at teir syrgja fyri í staðin fyi t igga og keypa fyri milliónir av krónum av konsulent gjøldum inn í hetta her systemið so setir mann ikku hví setir mannikki kompetentfólk in á nevndina sum hava tær førleikarnar og gev teimum eina góða nevndarløn nú situr mann og gevur kommunalpolitikarunum sjálandi heta er góðr bein hjá kommunaltpolitikarnm tí tí at teir sita har taðer júr fakt at tað vita okur øll altso heta er poti heta eu politiskir handlar sum fara fram frá frá frá hesum ymisku økjunum sum eiga sev og og tað er tað stóra problemið men so átti mann haldi eg at víðkhasta nevndina visti er eit problem so eigur man hvussu far at víðka nevndina so eisr at mann fær nakrar fakligar kombetentar persónurar afturat teimum persónum inn og so kundi mann tikið og latið nevndina koyrt soleiðis at tað er tvey ár og so skjótti mann kansta nakar út og so tvey ár segt nakar út soleis kund koteturin í nevndini verður har hjáhennum haldasseðin var í útafturi henda dagin saman vð he saman vi mortsen sum formaður her og teir høvdu báðir sa sama meiningina t tað meinar tað at hetta er ikki í lagi okur eiga at fáa fakligt fólk ini hesa nevndina sum kunna vera við til at stýra koma vi við sjónum leggja ti rætthu so syrgja fyri at leiðslan fær tað mótpælsu leiðsla skal at hava í einum í einum í einum professinum felagi soleiðis fungera øll notú fertir profilarinná nevnd sum eru dugnaligur á sínum økjum innan fyri ymisk økir og sum saman kunna verða við til at lyfta tað felagið upp til eina hægri eind og syrgja fyri at tressa ícæ tað er simplit tað tað snýr seg um fyri ri føroya land fyri cv og fyri brúkaran og tað er tað sum eg eftirlýsir eg hopi tað at eta kjakið her kemur at føra til tað at mann vaknar frá tronderossrúnunum hjá sev takfyr ha formaður
takk fyri so er tað helga abramsen landsyngsmaður hann er fráfallur so er hasin fyrispurninguri svaraður og vit fara yvir til punkt trettan tað er til helgja abramsen landsstýrismann við umhvørvisnum vinnumálum t viðvíkjandi støðuni í vinnuni sum avleiðing av korona tað er bjørt samulsen sum setir tann fyrispurningin fram ger so væl ja líka fáa trýst á jaet aftur bíða at tað hvat æ

hetta er so til helga abramsen viðvíkjandi støðuni í vinnuni í samband við korona tann fyrsti jóast so hvør er støðan í ymisku vinnugreinunum í føroyum sum avleiðing av korona tvey hevur landsstýrismaðurin latið gjørt nakrar greining av støðuni sum vísir hvussu ymisku vinnugreinarnar eru fyri og trý eru serliga vinnugreinar ella partar av hesum sum er serlig illa fyri har tørvur er á bøtandi átøkum hervur hugsað um ferðavinnuútflutningsvinnu og møguliga aðrar vinnugreinar tað koma nógv ymisk signal frá vinnuni í samband við koronu sum hevur ávirkað alt samfelagið síðan marsmána ímeðan summar vinnur tykjast í øllum førum higartil at verða slopnar undan at vera meint raktar av koronustøvuni so eru aðrar sum rópa álvarsliga varkóð andstøðuflokkarnir á tingi fáa sera avmarkaðar kunning frá landsstýrinum og vita tí ikki um strategiir og langtíðarætlanir verða gjørdar til tess at fyribyrgja av oválvarsamar avleiðingar av koronu fyri vinnuna og fyri búskapin helst er ikki serliga lætt at leggja slíkar langdtíðarætlanir men ein fyritreyt fyri at kunna meta um avleiðingarnar fyri vinnu búskapinum í longri høpi er at gjølla kenna støðuna sum hon er í dag spurningarnir verða settir fyri at fáa greitt fram hvør støðan er í ymisku vinnugreinunum nú korona hevur órógva í sítt drúgva tíð og harvið eisini at fáa fram hvør tørvurin er á at fáa sett bøtandi átøk í verk og eg kundi hugsað mær í tí sambandinum kanska lagt afturat ati fyri góðari viku síðani ella so tá setti í landsstýrismanninum eini grein tveyoghálvtrýss áfyrispurning um tann spurningurin snúlsi so spesifikt um teir mest útsettu partarnir av ferðavinnuni um støðuna har og svar upp á tann spurningin er faktiskt komið í dag og har eruhar erunógv áhugavertat lesa í tí svarinum og tað kunnu tingfólk s síggja undir grein tveyoghálvtrýss fyrispurningum men hesin spurningur er so meira yvirskipaður um støðuna í allari vinnuni sum heild takk fyri takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum skal svara ger so væl
ja harra for mei an fekk fyrsta takkaar bjørkt ómasta fyri spurningin sum høvdi viðkomandi og sum sjálv nevndi tað so er hettaar líka s e ein sama kóking av nøkrum sum spurdi meira um egum kvarani tveyoghálvtrýss a fyri spurningi tað var meira úti útýpa har t hear men fyri at svara spurningin eitt og trý koronakreppan hevur havt álvarsligar avleiðingar fyri allar heimsins búskapir búskaparáðir vísir tó í síni heystfrágreiðing á at føroyskt vinnulív hevur klárað seg lutsásiga væl í koronakreppuni hóast ávísir vinnugoyirar hava verið serliga hart raktir somuleiðis vísir búskaparrøði á at útlitið eru til at búskaparlig framgongd aftur verður í komandi ári tær vinnugreinar sum serliga hava verið hart raktar av koronakreppuni eru ferðavinnan matstøðu og skeinkingarvinnan umframt at ávísi partar av útfutnigsvinnuni serliga iskifiskavirkini eisini hava verið serliga hartrakt av koronakreppini ein røð á hjálparpakkum vóru í vári summar sett í verk fyri at halda hondina undir fyritøkum og arbeiðsplássum hesi tiltøk vórðu ætlað sum fyribilsloysnir og ikki sum varandi loysnir eyðalmálið er at vælriknar fyritøkur skjótast gjørligt eiga aftur eiga at klára seg sjálvar verða hjálparpakkarnir varðveittir í ov langa tíð kann tað forða fyri neyðugum tillagingum í vinnuni í byrjanarstøðu er støða landsstýrissins at hjálpapakkarnir sum heild ikki eiga at vera longdir og fyri at taka spurning tvey landsstýrið hevur í allari koronakreppuni verið í áhaldandi samskifti við vinnulívi um støðuna í ymiskum vinnugreinum í føroyum ein røð av greiningum g eru gjørdar saman við vinnuhúsunum og øðrum viðkomandi pørtum hesar greiningar hava verið partur av grundalagnum undir politisku átøkunum og hjálparpakkunum sum eru settur í verk í vár í summar høvuðsniðurstøðurnar eru endurgivnar í teimum ymisku lógaruppskotunum sum eru løgt fyri løgtingið í korónakreppuni slíkar greiningar eru støðumyndir og tí og tí er tað ikki so tíðarbarar takk fyri
takk fyri so tað onnur sum hava møguleikar til at taka orðið ella gera viðmerkingar tað sær ikki út til so tað er bjørt samdøsønsbyrjar sum fær orðið
greg far takka landsstýrismannin fyri svarið ja tað er gott at hoyra at tað verða gjørdar greiningar so eg kundi kanska spurt landsstýrismannin um hann um tað hevði við eitt hugskot tá mann loypandi kunnaði løgtingið um tær greiningarnar tí ati tí vit kundu gott hugsað okkum at mann kanska fekk upplýst eitt sindur betur um akkuráhetta her við altso er tað partar í vinnuni sum framvegis aka so ógvusliga knønum at tað kemur at hava avleiðingar nógv longri fram enn tað at tað nokk kemur ein ein koppseting móti korona vónandi tíðligu næsta ári og upp á longri sigt hvat fyri avleiðing fær tað fyri føroyska búskapin visti mann letur forstórar partar av til dømis einar høvuðsvinnuni sum ferðavinnuni sum er blivin ein ein av teimum stóru vinnunum í føroyum visti mann letur partar av henni fara so ógvusligteg veit kum e skal siga fyri bakka men í øllum førum atpartar av vinnuni koma so langt niður at tað fer at taka ár at byggja uppaftur eg leggi eisindi merkis at landsstýrismaðurin í tí skrivliga svarinum til grein tveyoghálvtrýss spurningin tosar um hann tosar faktiskt um greining sum kann vera grundarlag undir at so man savnar upplýsingar sinar verða grundarlag undir eitt orðaskifti og tí fari eg at spyrja hann um hann ætlar at koma í løgtingi við einum orðaskifti um støðuna í vinnuni í sambandi við korona og um um tað er soleiðis tað skal skiljast so tosar hann um útflutningsvinnuna altso tað eru nøkur fiskavirkir sum eru illa fyri tað haldi eg eisini vit kundu fingið hevði verið øgiliga hent hjá okkum at fingið upplýsingar um hvør er støðan har í mun til marknaðirnar út í heimi er tað nakað vit vita at fleiri virkir hava havt øgiliga stór lakur er tað við at loysast upp ella er tað er tað framvegis ein ein risastór avbjóðing eru nakrir batarar hóma har ja í heila tikið so hevði tað verið øgiliga áhugavert at hoyrt landstýrismannin sagt eitt sindur meira um hvat gongur rætta vegin og hvat kanska sær út til at blíva langtíðar avbjóðingar takk fyri
tk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orð
gersvæja harra formaður nú spyr bjørt samulsen um eit her um ein kunning til løgtingið altso tað er tann kunningin sum hevur verið til løgtingið mest verið í samband við uppskot sum er løgd fyri tingi hvar tað hevur verið ella skrivað í viðmerkingunum og tað kann gott veri at mann skuldi gjørt tað øðrvísi tað kann gott verið at at tað hevði rætt havt eitt eygalorðaskifti tað er so taðerikk nakað sum e havi arbeitt við men tað kann gott at tað hevði verið tað rætta men tað sum er bara trupulleikin við viðkunning kunning tað er tað at tað byggir á á eina støðulýsing tá ið henda kanningin ella greiningi bleiv gjørd og og og tað broytist alla tíðina so tað er í løtuni standa vit og bíða eftir at at kanska ein ein vaksina kemur og vit vita ikki hvussu samfelagið sær út á og hvat ein greining sum er gjørd áðrenn sigur í mun til tað so tað er sindur ringt at at at gera eina kunning sum er brúkilig ella sum vit kundu brúka til nakað her og nú tí at hon byggir á nakað sum longu hevur verið og og ikki heldur fram men tað er ik rætt sum bjørt samuldsen sigur tað eru trupulleikar í ymiskum vinnugoyrum ferðavinnan hevur framvegis avbjóðingar og hon spurdi um fiskavirkið nú kemur ein fyrispurningur um ein øt tila løta um um fiskavirkjuni støðuna har frjá bjarna hammer so so tað tað kann kkkumna nærri inn á tá men tað er sum bjørt samulsen nevndi at í vár tá tá framleiddu tey nógv inn álakur og og nú gera tey faktiskt ikki tað tay tey eru tey tora nok ikki so væl latið framleiðla lakur nú sum tey gjørdu so so tað kann øgiliga skjótt hava við sær at at tað fær avleiðingar fyri fyri starvsfólkini at at at tað verður minni at gera so tað eru avbjóðingar men men mann má taka tingini so hvørt sum teir koma tí tí tey broytast alla tíðina á hesar fortreytirna takk fyri
takk fyri so er tað bjørt samonsen sum spyrjari sum fær orðið ger so væl
ja ja takk fyri vissi eg aftur vísi til tað svarið sum er komið í dag upp á grein tveyoghálvtrýss fyrispurningin um tað mest útsetta partin av ferðavinnuni so er tølini har haldi eg nokk so álvarsom tað eru partar av ferðavinnuni sum hava mist millum fýrs og hálvfems prosent av sínum inntøkugrundarlagi og tað er so sjálvandi tann partin av ferðavinnuni sum fyrst og fremst livir av ferðafólki sum kemur uttanífrá meðan teir partarnir av ferðavinnuni sum eisini liva av heimamarknaðinum í størri munkanska eru betri fyri men eisini har eru vinnufyritøkur sum hava mist millum kanska heltina av sínum ella heltina sínum inntøkugrundarlagi og tað sum eg gott kundi hugsað mær at landsstýrismaðurin segði eitt sindur um tað var hvat mann í landsstýrinum hugsar um langtíðar avleiðingar ja mann hevur havt nakrar hjálparpakkar teir hava kostað fyri tað fyrsta øiliga nógv minni enn mann roknaði við og tað er gott fyri landskassan men ein spurningurin man tá kann seta sær eg jú sjálvandi um teir hava verið góðr nokk eg veitikkium landsstýrismaðurn klárar svara upp á tað altso hava teir verið lættir nokk hjá fyritøkuna at fingið brburturúr fyri at at tryggja sær grundarlagið eisini í framtíðini men so hugsi eg eisini eitt sindur soleiðis fyri búskapin hjá okkum og syra heta her við vistu mann hugsar um at ung ið ung arbeiði í øgiliga stóran mun í ferðavinnuni ella ferðavinnan er ein ein vinna sum til trekkir nógv ung hevur tað avleiðingar til dømis fyri møguleikarnar fyri at hava eina virkna ferðavinnu eisini næsta summar og so er eisini undirgreinar undir ferðavinnuni sum til dømis kokkavinnan altso tað er ein rúgva av sovur matstovu vinnan sjálandi í heila tikið er nevnt knýtt av ferðavinnuni situr mann om metir hevur mann nakrar vurderingar av hvussu langa tíð tað fer at taka at byggja hesi tingini uppaftur sum eru komin altso veruliga veruliga komin í andróður í mun til aðrar partar av vinnugreinunm í føroyum sum kanska ikki merkja koronakreppuna á sama hátt takk fyri
takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum er ovorði
ger sovæl ja harra formaður sum bjørt samelsen vísvísir á so er ferðavinnan rættiliga samansett tað er rættiliga ymiskar vinnur innan fyri ferðavinnuna vit hava nakrar heilt smáar fyritøkur eimans fyritøkur og og og nøkur heilt fá fólk og og um tey steðga upp orsakað korona so er tað øgiliga skjótt at starta tær upp aftur tað vil siga at at tá einki arbeiða er til tey so so kundu tað gott detta nigurfyri men men tað kundu vera sætt upp aftur eftir lítlai løtu so atað eisini stórar fyritøkur sum við rættiliga nógvum fólkum og og tær kunna tungar at sært upp steðga tær upp so er tað ringt at fá tær gongd aftur men mánn eisini hugsa um hvørjar avleikar hevur tað til nú nevndi hon hetta her næsta summar ja tað er akkurát har trupulleikin liggur skulu vit hava ferðafólk henda við næsta summar tá skal onkur altso arbeiða við við at við bíleggingum nú so tað er rættiliga ymiskt taðmann kann øgiliga illa gera tosa um ferðavinnu undir einum tí tað er rættilig ymiskt hvussu tað er og eg haldi sjálvur nú bleiv spurt beinaiðis um hjálparpakkarnir hava verið góðir eg haldi sjálvur teir hava verið rættiliga góðir teirra verið minni brúktir enn vit roknað við og tað var millum annað tí at vit settu nakrar treytir í í hjálparpakkarnar fyri at fáa úr teimum at mann skuldi ikki hava vinjusbýti og so framvegis tað gjørdi tað at at eingin vildi søkja fyrr enn fyrr enn tað vera allarallarhægst neyðugt íg haldi eta er akkurát soleiðisn at hjálparpakkar skulu vera at tað skal vera ein nakað sum sum síðsta útvegur kann en næstan siga tátá ið fyri at halda lív í vinnuni og tað skal ikki vera ein varandi loys tað skal vera ein ein stuttíðar loysn tí at tað skal hjálpa ígjøgnum tað ringasta men fyritøkan skal so skjótt sum møguligt standa egnum beinum aftur hvussu verður framyvir tað veldst um hvat hendir við korona ver ein versinuppfunnin ella kemur han á marknaðin rættiliga skjótt jamen so so kann alt broyta seg men vit vita ikki t og tí er tað eitt sindur soleiðinar má man taka hatta frá frá løtu til løtu takk fyri
takk fyri so er hasin fyrispurningur svaraður og viðfar yvir til punkti fjúrtan hann hevur eisini til helga abransen landsstýrismann við umhvørvis- og vinnumálum viðvíkjandi sólorka og tað er ingilín didersen strøm sum hevur sent tann fyrispurninginum ger so væl
takk fyri ja hetta ein fyrispurningur til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum viðvíkjandi sólerku elframleiðslan úr varandi keldumhum er støðugt vaksin gjøgnum síðstu tíggju árini men tvey túsund og nígjan nítjan tá varð framleiðslan frá varandi orkukeldum munandi lægri enn undanfarin ár elframleiðslan úr varandi orkukeldum minkaði úr hundrað og tveyoghálvfjerðs gikavætttímum í tvey túsund og átjan niður í hundrað og seksoghálvtrýss í tvey túund og nítjan tað vil siga meðan áttaogfjøruti komma átta prosent av framleiðsluni varð úr varandi orkukeldum í átjan fall tað niður í fjøruti prosent í nítjan tað merkir at trýss prosent ella tvey hundrað og tretivu kikavættímar av framleiðsluni varð úr olju samlaða framleiðslan er eisini hægsta talið fyri elframleiðslu í føroyum nakrantíð yvirhøvur sambært sev so er minkingin í varandi orku orsakað av at tvey túsund og nítjan var turrasta árið seinastu árini og at eisini var var væl minni av vindi í tvey túsund og nítjan hugsast kann at ein loysn upp á at støðgur kemur í elframleiðslu úr vindium vatni er at framleiða el meðan turt og stillig er við sólorkuskipanum sólorkuskipanin í sumba hevur roynt s væl og kann mann ímynda sær at meðan vetrarhálvárið veitir vind og vatn kansn summarhálvan veita nógvar dagar við sól og ljósi sostatt ber betur til at framleiða varandi orku alt árið spurningarnir teir eru tveir og tann fyrsti er ætlar landstýrismaðurin at arbeiða fyri at sólorka verður ein størri partur av framleiðsluni av varandi orku eitt nú við at seta krøv til at almennir bygningar hava sólorkuskipanir og tann næsti er ætlanin at sólorkuskipanir skulu vera frítiknar fyri emveg eins og eitt nú jarðhitaskipanir elbilar og hitapunpur takk fyri
takk fyri so er tað helgi abrramssen landsstýrismaður sum skal svara ger so væl
ja harra formaður ingilin strøm hon ikkiúfóst at spyrja meg spurningar og tað er bara it gott og eg haldi síðsta síðsta spurningarírð skránna tá hevðihann ongantil mín ho segði on hev givi mær frí tann dagin og eg eg mundi meg svøvnin men men nú var has aftur á ein her æh eg kann svara spurningunum landsstýrið arbeiðir við at orða ein dagførdan orkuog veðurlagspolitikk fyri føroyar í tí arbeiðinum verður sólorkuskipanir viðgjørdar sum ein partur av tí orkublandi sum í tvey túsund og tretivu skal gera okkum púra óheft av olju á landi mett verður at sólorkan kann økjast heilt upp í trýss mekavatt og framleiða fjøruti gikavatt tímar av av elorku um árið og verða tann orkuformurin sum megnar at gera okkum púra grøn um summarið tá trot bæði kann vera á vatni og vindi eysa er brúk fyri stórum økjum og fløtum til orkuskipanir tí við dagsins tøkni krevst eitt øki á stødd við ein fótbóltsvøll til eitt sólorskuverk á eitt megavatn altso skulu trýss fótbóltsfvallir til fyri at avseta lendi til trýss mekavatn sólorku økið sum tíbetur eisini finst á tetkjun runt um í landinum tað verður seg á sethús virkisbygningar hallir skúlar og tílíkt ið bæði kunnu brúkast til smærri og størri sólorkuverk ikki er óhugsandi at størri sólarsverk eisini kunnu setast út á verandi vatnbyrgingar ella sjósetast við stórum flakum ella havstøðum tað sum tað verður neyvan setttað verður neyvan sett virkisbygningum sethúsund skúlum ella øðrum sum treyt at tey skulu seta orkuskipanir upp heldur vilja vit gera eina skipan sum eggjar og stimbrar bæði privatfólkum vinnuligum virkjum kommunum landsstovnum og øðrum at seta sólorku verk upp tí tað skal bera til at framleiða sólorku til sumd sjálvs og selja avlosorku inn á netið hjá sev og so er tíðin farið so egmá taka restina aftaná takk fyri
takk fyri so er tað onnur sum hava møguleikar at taka orðið ella hava viðmerkingar so ger so væl tað er bjørt samelsen fyrst ger so væl
ja takk fyri seinastu tíggju árini í minsta lagi havi eg veri ein av teimum sum hava víst á at sólorka eigur at verða integreraður partur eisini av tí sum mann eggjar húsarhaldinum til tí sólorka riggar fínt í føroyum tað átti at verið við í emvigfrítøkuni tað átti at verið heilt frá byrjani av og vit hava lagt fleiri uppskot fram um at tað skuldi vera við men tíverri tá ið emvigfrítøkan endiliga kom ígjøgnum í undanfarni samgongu tá var sólorkan heldur ikki við tí mann eg veit ikki ordliga hví landsstýrið ikki ordiliga yngsti ta men mann hevur so tikið stigin við elbilunum og við hitapunktunum og sólorspaneini eiga at koma við og fær spyrja helga abranssen um hann kennir nakað góða grundgeving fyri ikki at lata sólorkuna verða fevndar av mvigfrítøkuni ta hugsa um til sethús tí tað virkar væl so líka afturat mvigfrítøkan fyri hitapumpur og elbilar gongur út fyrsta januar men eg havi skiltað fíggjarmálaráðharranum at tað vónandi fer
takk fyri so er tað henni gold sum harna viðmerking ger so væl
ja tkk øtað er soleiðis ar vorðið við sólorkri at hon er so har líkamikið hvussu vígerðin vendi tað pljóðar ikki at starta nakrar motorar upp ella nakað annað fyri at tað er bara at taka ímóti og eg var í útnorðuráðnum fyri nøkrum árum síðani e rættiliga nógvum árum síðani í eini eini heilt olnari bygd í grønlandi og búði í einum vandreuheimi og har var ljós og eg spurdi so hhvat tey fingju ljós frá tað hevði ikki leksitet í býnum tað var sólorkuljós og tey hevði endað á køliskáp koyggiljósini vóru í fínasta ordan at brúka og tað hevði køliskápið frá sólvorkui so tað ber altso til at gera á tað er eitt sindur óforstáiligt at mann gera mvigfrítøku at mann so sigur at akkurát tað sum er tað nemmasta at fáa hendra á til húsarhal til dømis altso fólk fara seta upp á veggin á seta upá takið og annað slíkt hví mann so ikki tekur tað við altso tað sama sum sum jarðpumpurnar altso tað er óskiljandi
takk fyri so er tað ingilin ditursins treym sum hevur
ðgersætakk fyri ja vit bíða øll spent eftir hesum her dagførda orkuumhvørvispolitikkinum frá landstýrismanninum tað er gott at hoyra at mann arbeiðir við málinum at mann líkasum er ella eg vet ikki um man skal siga tað soleiðis m mann er up merksemar upp á tí tað her er nakað sum mann kann troyta nakað sum mann kann fáa grøna nógva grøna orku burturúr landsstýrismaðurin sigur ati tað hann fer ikki at seta nakrar treytir men at hann ætlar sær at eggja og stuðla tað er fínt at eggja og stuðla men eg haldi bara at vit eru komin til eitt punkt har nú tá vit tosa um grøna orku tá vit tosa um umhvørvispolitikk og náttúruvernd altso visu eg skal leggja alt tað undir eitt har sum tað at eggja og stuðla ikki er nóg nógv vit mugu hava nakrar treytir sum eisini verða settar tí tað vísir seg at akkurát innan fyri umhvørvspolitikk er tað so øgiliga øgiliga lætt at útseta tingini tað hava vit í øllum førum sæð sjónfyrisøgn øgiliga langa tíð h bjørt samelsen kom eisini inná hettar her eitt sindur at mann í at hon í ja øllum sínum politiskari yrki í øllum førum hevur varpað ljós á hetta og at tað faktiskt jú altso nøkur ting eru hend men her í øllum førnum ikki hent nóg nógv tað tað haldi at vit kunnu siga sjónfyrisøgn nú náddi landsstýrismaðurin ikki at svara upp á um um mann ætlar at koyra sólorskskipanir eisini upp í frítøkuna av emveg eg haldi eisini at tað er relevantrspurningur sumsum bæði hennric old og bjørseta at at vit hava jú lagt eitt broytingaruppskot fram tá mann valdi at leingja envegfrítøkuna sum varð gott tá mann gjørdi nú skal mann so gera tað aftur er tað ætlanin at sólarkuskipanir eisini skulu koma upp í tá takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
ja tað var eitt sindur eftir at svara og taðvar akkrat tað sum ingilin strøm endaði við oglat meg taka tað partin við eisini orkumyndugleikin er farin í holt við at kanna hvussu ein prís og avgerðsskipan kann skrivast saman fyri at skumpa undir tilgongdina at fáa fleiri sólorkuverk sett upp enn í kortini ov tíðliga hjá mær at siga um politisk undirtøkur fyri eina slíkari avgerðsskipan og um hon kann kanska kemur longu í tvey túsund og einogtjúgu ella nakað seinni í tilgongdini at gera føroyar bjargnar við elorku á landi í tvey túsund og tretivu øh tað er eingin ivi um tað at sólorka hevur rættiliga stóran týdning tí vit skulu so ella so serliga um summarið tá ið lítið av av av vatni altso regni og og lítið av vindi er so skulu vit hava nakað at at kompensera við og har er sólarkað rættiliga upplagt tí t tá vit hava nógva sól og tað vísir at tað riggar væl í føroyum royndirnar sum í cv hevur gjørt har í sumba tær hava givið góð úrslit so tað er absolutt nakað vit eisini skulu hava við nú nevndi hetta her hvussu stórt øki tað krevur men vit vita tað at innan fyri øll hesi økini so er hon øgilig teknisk menning so tað er eingin ivast í at við tíðini so so finnur mann nýggjar loysnir sum sumi sum nokk eru uppaftur betri og kanska síggjast minni til í landslagnum annars er tað soleiðsnar at emvigfrítøka at tað kemur til tað tað eru fíggjarmál so so tað er ikki tað sum eg var av men men vit vit arbeiða við at leingja hasar her leingja mvig frítøkurnar fyri ymiskar skipanir sum sum longu era í gildi so sat halda fram eisin næst ár og nøkur ár framyvir takk fyri
takk fyri so er tað ingilín didersen strøm sum hevur orðið ger so væl
takk fyri ja í mínari verð er tað ein no brainur sum mann sigur við sum mann skal brúka tey orðini at mann ikki setir eitt krav til at tá vit byggja nýggjar bygningar so seta vit sólpanelir á á tekjurnar tí at sum ella helgi hevur sagt ella helgi abranstein hevur sagt tvær ferð nú í dag at at tað krevur øgiliga stórt øki tað ger tað men vit hava eisini øgiliga vit hava nógvar tekjur her hjá okkum í føroyum og tað er jú egintliga altso vist mann hugsa um tað hetta er her við at mann skal mann skal taka stórar økir og mann skal næstan industrialisera tey altso gera tey ja altso taka náttúru og so víðari til at kunna stilla sær sólskipanar so vit pjøvast ikki at vera við sólpanelinum tí at mann kann jú brúka økir sum longu eru industrialiseraði ella bygt ella brúkt fyri so vítt til at seta hesar sólskipanar upp so eg vildi ja eg vildi øgiliga øgiliga fegin havt tað at mann setti tað sum eina treyt í øllum førum frá nú av at tá ið mann fer undir frá annar síðu at byggja bygningar so skulu sólpanelir á tekjurnar líka sum at tað skal vera rikið í grønari orku hitaskipanirnar so tað vóni eg tað er kanska ein tóm vón í tí men eg haldi at eg rokni helt ikki við at tað er nakað sum fólk generelt eru ímótur tí vit vilja so sum eg skilji tað so vilja vit jú øll gjarna hava hesa grønu orkuna tað er kanska bara svart at koma í gongd men tað at seta sólorkuskipanir á teki á mínum bygvingum tað er so í øllum førum eitt øgiliga øgiliga lætt stig at taka taka takk fyri
er svøta helgi abrasta landsstýrismaður sum fær oyðiliga
il enda henda fyrispurningin ger sovæl ja harra formaður tað tað er alt lagt tá man í andstøðu altso tað er eitt ár síðani flokkurin hjá ingilins stroym var í samgongu og tey gjørdu ikki hetta her men nú tá man í andstoðu í eitt ár so er tað so øgiliga lætt og soesar er tað væl sagtanst altíð her í lívinum at tað er mann hevur loysnar tá ið mann ikki hevur vald til at gera tað men tað tey avgjaldsum vi gera og ta stig við gera tað eru ikki til feldið av tikið altso alt tað sum vit gera hat í grøna økinum tað gera vit í samráð við umhvørvisstovuna sum sum kannar økið væl og virðiliga og og vt vit gera uppskot um ummvigfrítøkur g annað tíðligt í samráð við tey alt eftir hvat mann heldur verða skilabest at gera tað er ikki nakað sum eg bara finni uppá og nú haldi eg tað er gott at gerapá hendan máta tlá handan mátan tað er altíð stremma av við við tann myndugleikan sum sum var av hesum økinum øhja og og eg annars pvera samdur við yngilin strømm í tí at at tað kemur til pláss at húsatekin tað nevndi eisini svarinum at húsatekir er absolutt eivt stað var sum er væl egnaðir til at hava sólseldur á og og tað tað skem mar ikki upp á sama máta sum tá tað liggur mitt mitt í einum einum einum eina fløtu onkrustaðni so so tað erenki ivast í at við tíðini so verður tað tað sum sum sum kem varð brúkt av tí oysinum takk fyri
takk fyri so er hasin fyrispurningurin svaraður og vit hava aftur ein fyrispurning til helga abramsen landsstýrismann o umhvørvis í vinnumálum viðvíkjandi truplu støðuni hjá fiskaog støðin hjá isog iskafirkinin í føroyum vegna kobvid nítjan og tað er bjarni hammer sum hevur sættafyrispurningin so ger so væl má biðja um orðið harja ger so væl
ja takkfyr hera formaður hesin her spurningurin er sum sagt til helga abramsen landsstýrismannn í umhvørvisvinnumálum um truplu støðuni hjá fiskau saltfiskavirkinum í føroyum og tað er vegna korona nítjan gav tveir spurningar ein er er landsstýrismaðurin greiður yvir hvussu álvarsligu støðan er hjá fiskaog saltfiskavirkinum føroyum spurninur nummar tvey er maðurin sinnaður at hjálpa hesum virkjim og vera við til at bjargað hesum vinnum og harvið hundraðtals av arbeiðsplássum fiska og saltfiskavirkini hava verið grundarliga undir føroyska samfelagnum í fleiri ættarlið hetta eru lokalur deplr og avgerandi fyri lívsuppihaldið á nógvum plássum í føroyum heilt frá tvøroyri til klaksvíkar og tað er sum sagt talan um fleiri hundrað arbeiðspláss landsstýrið hevur longu gjørt bjargingarpakkar til flestu vinnuøki í føroyum men eingin bjargingarætlan í munar er gjørdi fyri fiskaog saltfitskavirkini í føroyum hóast hesi eru líka harðtrakt og í summum førum harðari rakt enn flest aðrar vinnugreinar upplýstast kann fyri landsstýrismanninum at nú er nærum alt støðgað upp innan fyri hesar vinnur fyrsta koma vit nítjan bylgjan rakti føroysku virkini sera hægt men tá varð kortini møguleiki at sleppa av við nakað av lidnari vøru støðan í dag er munandi verri alt er so gott sum støðga upp eftirspurningur er fullkomiliga burtur serliga fyri saltfiskavørurnar og tað minnast til at tað er hásisong fyri saltfiskavøru júst nú ortra verða avlýstur og vøruna sum eg sendast dað hon kemur ikki vegin fram hon blívur steðgaður við ymski landamørkini sleppur simplan ikki inn og kemur ikki til avtala a keypararnar inntøkurnar eru burtur men útreiðslurnar eru tær somu um hendan vinnan framhaldandi skal vera í føroyum eigur landsstýrið beinanvegin at stíga fram við eini ætlan einum hjálparpakka ella hjálparætlan sum kann dekka útreiðslurnar hjá vinnuni inntil kovit nítjan hesar nøkulunda av takk fyrhara formaður
takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum skal svara hesum spurningi ger so væl
ja har var eg fyri klokkan fyri spurningin støðan hjá fiska og saltfiskavirkinum er í vestna seinastu vikuni hetta kemst av at koronafarsóttin aftur hevur tikið dik á seg í europa og kring heimin og hetta ávirkar eftirspurningin eftir fiskavørðum sum spiljarin viðmerkir so eru fiska og saltfiskavirkin ímillum harðast rakt og vinnur í føroyum føroysku virkini verða serliga ávirkaði av gongdini í europa har búskapir og samfeløg fara niður í ferð og matstovur og vøruhandlar lata aftur tá hetta hendir afturat tá hetta hendir aftur keypararnir seg við at leggja fiskavørðir undir seg og eftirspurningur og prísir fella tað er eitt sindur ymiskt hvussu ymsu virkini lata atstøðuni men samanumtikið verður boðað frá sera vánaligum útlitum fleiri viðmerkja at støðan nú er líka ring sum hon var í mars og aprílmánað og til svar tvey ella spurning tvey løgtingið setti í verk eina røð av hjálpapakkum í vár og í summar fyri at halda hondina undir fyritøkum og arbeiðsplássum so kallaðu hjálpapakkar eitt tvey og trý hesi tiltøk vórðu ætlaðar sum fyribilsloysnir og ikki sum varðandloysnir og eru flest teirra farin úr gildi eingin er tøkiliga ætlan er um nýggjar hjálpapakkar men eyðsæð gevur støðan við koronu og europa orsøk til at meta um tørvin av nýggjum fiska og saltfiskavirki hava tó enn atgongd til gjaldførisfígging og vága fúsan kapital umvegis skipanina hjá veksfondi og eksportkredittfondi fiska og saltfiskavirkini eru eisini fevnd av fiskavirkiskipanini og kunna tískil koyra síni starvsfólk inn í hesa skipanina um framleiðsnan minkar hetta er uttan iva ein hjálp í hesum truplu tíðum og so má eg taka restirnar við næsta uppfari tí at tíðar røkkur stil takk fyri
takk fyri so er t onnur sum kunnu taka orðið ella hava viðmerkingar og tað er fyrsti bjørt samelsen ger so væl
takk fyri ja ein ógvuliga viðkomandi spurningur sum virkar væl í forleingi seg av tí spurningin eg setti í áðni um nettupp meira upplýsingar um tær mestu útsettu vinnurnar í sambandi við korona tí ati landsstýrismaðurin hann hevur nú greitt frá støðuni sum er álvarsomi hjá fiskavirkinum og ikki minst hjá saldfiskavinnuni men kann landsstýrismaðurin siga eitt sindur um hann hevur onnur koyrt í ermuni í mun til at stuðla hesum vinnum so teir koma betri ígjøgnum koronakreppuna tí tað er alt gott um at mann hevur atgongd til kapital og lán men fleiri avsisu fyritøkunum visti tær eru nóg hart sperdar o so kunnu teir ikki taka fleiri lán altso tað ber ikki til hjá teimum tí tað verður steinur oman á byrði so hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanir um ein eina nøkur hjálparaátøk fyri henda partin av vinnuni takk fyri
takk fyri so er tað spyrjarin sum skal hava orðið bjarni hammer ger so væl
ja takk hara formaður og takk fyri svarið helgi abramsen eg havði spurt mnar fyrr hesi ferðinar var tað so øllum førum veit landsstýrismamnin av at truplanin er nógv verji etín verið áðrenn ok kul at minnast til at munurin i fyrst í í í marsu apríl mánað tá kundi mann sleppa av við eitt lítiðsindur men tað er fullkomiliga støðga upp nú tað er tað landsstýrismamður má minnast til tú fært ikki selt eint gramm av saltum fiski í løtuni yvirhøvur italian lukkaði fyri eg hevu verið hálvgum lukka men tað lukkaði heilt fyri fjúrtan døgum síðan spaniin er so gott sum lukka nú men tú sleppur ikki av við nakað sum helst í løtuni og tað er tann veruleikin sum hann má síggja í eyguni tað sum veruliga pínur nú tað er tað er hjá endi kapitalkostnaðurin avhava virkið sjálvandi kann mann siga øll fólkini upp og koyra te í fiskavirki skipanina men tað hjálpir ikki upp á tær øgiliga stóru føstu útreiðslurnar sum eru í dag sjálvandi hevi tað verið bestu stfólkini kundu verið verandi til arbeiðis á onkrum á ein ella annan hátt eg kann nevna millum annað eitt stórt virki í føroyum segði tá fyrru árunum eg havi ikki brúk fyri nakrari hjálp okku klára tað nú stendur virkið snakkað við tey tey standa skríggjandi eftir hjálp nú tí er tað øgiliga øgiliga viktigt at landstýrismaðurin tekur kontaktferð tí virkini inn og ferkt snakkað við tey soleiðis at hvat kann mann gera veksfundin og pitalfundin er faktiskt ikkikunna brúkt til nakað sum helst tað sum er hent onkur hasum virkin hava fingið eina yngrsindur hægri kassageditt onkur hevur sloppin av ið at betala avtrø eingin sleppur undan rentunum eingin sleppur undan teimum stóru íløtnum sum eru gjørdar nú tað er og tað sær út til at tað eg havi verið sjálvt um at vaksina kemur so verður tað varandi inn í næsta ár eisini okur noyðast at koma við eina hjálparpakka landsstýrið má taka tað í álvara mátaka ta álvara tí eg eri glaðufart fyri at landsstýrismaðurn fyri fyrstu ferð hevur sagt at tann sera hetta er tann stórur trupulleiki takk fyra hera formaður
takk fyri søgur tað helga arbrandsen landsstýrismaður sum er øðri
ger so vælharra formaður eg haldi ikki tað fyrstu fyri eg havi sagt het ta ein trupulleiki há fisfiskavirkju taðella stórur trupulleiki tað haldi eghavi sagt fyrr men lat tað fara eg hevðieit sidur eftir at svara í tí sum egag skriva niður lat meg líka taka tað fyrst tað er viðkomandi at vísa á at landsstýrismaðurinvið fiskivinnumálum júst hevur boðað frá at broytingar verða framdar í kunngerðini um umpboðssølu a botnfiski sum er veiddur á í føroyskum ella íslendskum sjógvi sambært uppskotunum skulu við onkrum undantaki í í minsta lagi tretivu prosent av veiðuni í rund ára vekt at hvørjum fiskaslagi seljast um góðkend uppboðssølu í føroyum hetta fer at tryggja at virkin og ikki hava skip lættari atgongd til ráðvøru men hetta er so eitt eitt ískoyti sum ikki beinais nakað við korona at gera æhsum longu sagt so eri so er tað ein ein trupul støða sum it so ella so skulu royna at koma ígjøgnum men higartil hevur so einki fiskavirki vent sær til vinnumálaráðið og biðja um hjálp orsaka korona og so at men men tað sum eg haldi vit skuldu skilja ímillum tað er tað at tað eru sum eg havi longu sagt hjálpa pakkarnar tað er stuttíðarætlanir htað er stuttliga loysnir mann skal koma forbí eina stuttíðar kreppu men ella afturgongur til hvat vit kalla tað men fiskavirkin ella saltfiskavirkin tey høvdu longur trupulleikar áðrenn korona kom og tað er líkasom langtíðarloysnin skuldu fínasta tíð trupulleikan og og tí er tað mnskal ikki eg haldi ikki m eg skal blanda tey bæði tingini saman ein eitt tað sum eg eisini hoyri frá virkjuum tað er tað ati tá ið marsmánað frýmánaðr tá framleid ta øgiliga nógvir nalagur tað gera tað ikki nú tí at tí ateg haldi í at marknaðurin er so er so ósikkur at at tey tey heldur velja at at framleiða bara minni tí tað vita ikki nær tað slppa av við tann fiskin so so har eru avbjóðingar og vit skulu bara ansa etti vi ikki blanda ímillum hvat er koronaavleiðingar og hvat ið er er er sjálvir bygnaður sum er trupulleiki takk fyri
takk fyri so er tað bjarni hammer sum hevur orðið
gersovæl takk yrara formaður hatta var júst tað sume varð bangin fyri at nú fór mann aftur at blanda í vanligar trupulleikar og koronatrupulleikar eg snakki um desideraðar koronatrupulleikar alt er støðgað upp nú gott nok hava teg kanska havt trupulleikar áðrenn men tað er alt støðgað upp nú vegna korona og einki annað tá mann forhalda sseg til og so at vísa á at landsstýrismanniní fiskivinimálurin ætlar at koyra tretivu prosent av veiddum fiski og uppboðssølu tað einasta ta uppskotið ger tað feri at totalt a kappa høvdið av virkjum sum ikki hava møguleikan at bjóða har fert tú inn og tekur tretivu prosent frá virkjum millum annað har sum eg eri havi mín daglig dag og gevar tað til onkra ein annan stórgapatal sum eg á onkronur tað vildi gud vita hvar totalt ímóti hasumher upskottinum og at blanda tey saman líkist ongum tí tað kann gera tað sama um virkini fáa hundrað prosent meira tilfeingi marknaðurin er lukkaðar tað er eingin eftirspurningur eftir vøruni tað er har trupulleikin er í løtuni tí tí eg sigi at mann má koma inn og rædda hesin her øllum førum royna at gera forsøk upp á at vegna korona at rødda so nógv arbeiðspláss sum møguligt innan fyr hesa vinnuna her túhvs ella landsstýrismaðurintað er iki neyðugt at fara smakka um at tað eru ymiskir trupulleikar innan fyri etta vinnuøki jamen tað kann gott vera tað eru tað men nú snakki eg um at alt er lukkað niður vevna koronu tað er tað sum er eftirspurningurin er vekk beint nú vil mann so tað at mann vil varðveita hesi arbeiðsplássini hesa fantastisku vinnuna sum má man fara inn og hygja upp á tað og spyrja so spyrr so hava tykur brúk fyri hjálp tí tey hava skríggjandi brúk fyri hjálp og tað vóni e at landsstýrismaðuin í vinnumálanum vildi síggja tí tað fara øll at seta pís uppá sjálvandi fara tað oku munu eisini minnast til at nógv a hesinir virkinum liggja langt uttan fyri meginøki har sum tað ikki er møguleikin at velja og braka millum arbeiðsplássi letur hefta her aftur so vild bara tann gjógvin vaksa enn og meira eingin vil tað so tað er mín inniliga áheitan frá landstýrismanninum far konta kontakt bjóða enn til fund so okur fáa eina loysn uppá soleiðis at okur klára at yvirliva hasa her næsti mánaðirnir ferdiligu støðuna sum tey eru komin í og tað er hartað skal eg siga at teg bara vegna korona og einki annað tað sum eg snakki beint núp um takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað helgi abramsen landsstýrismaður
ssleppat endja takk fyri harra formaður ja nú veit ekki bjarni bjarni hammer eitir hann hann sigur tað at nú blandi eg tæð ímillum tað sum er korona um ikki korona tað næta tað eg royndi ikki at gera eg nevndi nettupp hvarj ting vóru orsakaðav korona og átti eisini vóru aðrir trupulleikar sum ikki vóru orsakað av korona og at vit skuldu taka seir trupulleikarnar upp sum hava við korona at gera og tá eg nevndu kunngerina hjá jacob vestegaard so var tað tí at tað var eftir í svarunum og eg endaði við at siga tað hetta er einki korona at gera so eg haldi ikki at eg plandað tingið saman eg haldi eg royndi at skilja øgiliga væl millum hvat va hvat og sjálvandi skulu vit hyggja eftir hvørjir trupulleikar eru á økinum eg vi má staðfesta at at einki virki hevur enn vent sær til til vinnumálaráðið orsakað av korona og og tað er sjáand tí at hetta er kortsani at at støðan bleiv so nógv verri enn honm hevur verið so so eg vænti at tað verður í samskifti millum partarnar og og summa hyggja eftir hvat er orsakað av korona eg haldi bara at tað er øgiliga umráðandi tað alt tetta sum e korona at gera at vit tá tosa um at hjálpa virkin forbí hendan hesar avbjóðingarnar og o ikki langtíðar ætlanir tí at tað altso koronaætlanirnar í sær sjálvum eru stutttíðari tað er nakað skal hjálpa forbíar ein trupulleika at virkin sum hava aðrar trupulleikar tað má mást taka fyri seg ter tað er eisini nakað vit skulu hyggja eftir hvussu hvussu kunnu hesi her virkini athava eina framtíð og tað verður nok ikki gjørt við koronatiltøkum tað er tað skal heilt onnur ting til tað takk fyri
takk fyri so er hasin fyrispurningur svaraður vit fara yvir til punkt sekstan og tað er til jørgen niclasen landsverksmann í fíggjarmálum tí viðvíkjandi skipan til ásetan av veiðigeldum og tað er jóhan dahl sum seta fyrispurningin fram so jóhan dahl hevur orða ger so væl
ja takk fyri ja tað er ein spurningur til jørgum niclasen í samband við áseting ar veiðugjøldum eftir samgonguskjalinum frá fjúrtanda tseptembur tvey túsund og nítjan so verður tilfeingsgjaldið at yvirskotsgrundargjald sum tekur hædd fyri rentu olju og fiskaprísi soleiðis at inntøkurlandssins úrfá verandi fortretrun verður umleið á sama støði sum tveytúsun og átjan viðmerkisk kann at síðani tveytúsund og átjan i inntøkugrundarlagið hjá landskassanum r broytt nógv og tí gevust ikki meining longur at brúka í tvey túund og átjan so loft ella útgans støðir hendan nýggja skipanin skal saman við skilagóðum fíggjar og bkaarpolitikki verða við til at tryggja at ein partur av ognføroyafólx skal koma okum øllum tir góðar og framhaldandi tryggja okra vælferðarun samfelag okur kunnu staðfesta at við nýggju fiskivinnu skipanini í januar tjúgu tjúgu har uppboðssølu skipanini varja avtikin missu landskassan einar tvey hundrað milliónir krónur við árligari uppboðssøluinntøku hendan inntøkan er nú burtur úr landskassadenslunum hjá landinum og er við til at skapattall á fíggjarlógunum vøksturin í rakstrarútreiðslunum og risog ílegar hjá landinum skulu fíggjast og um inntøkubygdnaðurnir hjá landskassanum ikki skipað og rætt og nóg breitt er ikki aðrar aðrar møguleikar enn sparingar ella at tálma munandi í rakstrinum og ílegunum og í ringkastarføri fremja skattahækkingar og lantík tað hevur báði bulitskan og vinnuligan áhuga at fáa at vitan nær eftur títt uppskot verðir klárt sum kann fáa stóran týdning fyri inntøkugrundarlar landskassans vælferðasamfelagið og lønsemið í fiskivinnuni og tí eru spurningarnir soljóðandi nær væntað landstýrismaðurin í fíggjarmálnm at uppleggja um framtí at veiðugjøld í fiskivinna verður klárt at taka støðu til politiskt og kann landsýrsmaðurin upplýsa hvørjar meginreglur og uppleggi byggir á og hvussu tað verður sett saman og trý nær er ætlanin at nýggja skipanin við veiðugjøndum skal setast í verk takkfyraha formaður
takk fyri so er tað jørgen niclasen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
harra formaður spyrjarin las burtur úr samgonguskjalinum og har vil bara siga við spyrjaran at eg ætli mær athalda samgonguskjalið h tá tað kemur til veiðugjøldini so er setningurin í samgonguskjalinum rættiliga greiður ø vit hava í nú á rúmatíð havt sitandi fólk í ífyrisitingini tavil seg úr fíggjarmálaráðnum eisini á vørn og eisini av taks sum hava sitið á arbeitt við hesum málinum øhog hava eisini samskifti við vinnuna ø um hvussu ið hetta skal setast saman tað eri jú nógvir møguleikar men tað sum er alt avgerandi fyri vinnuna er at tað er ein ein einfald skipan altso tað vil siga ein skipan at tá tað verður loyst frá kaiy fyri ikki at tala um tá tað verður landað jamen so veit mann hvat ið gjaldið er so endaliga avrokning kann gerast beinanvegin tí er leisturin tað er ikki liðugt enn ø eg vænti at tað arbeiðið tekur tvær í allarmesta lagi tríggjar vikur afturat so er tað klárt til politiska viðgerð tað sum er endamálið í tí tað er at mann ger ein útrokningarhátt soleiðisnar at gjaldið verður ásett fyri eitt ár í senn tað vil siga at seinasta árið verður avgerandi fyri hvat gjaldið verður tað komandi árið upp á tann mátan verður tað regulerað so hvørt tað vil siga at gjaldið verður umroknað til eitt kilogjald tað vil siga at tað verður útroknað frá hvør hvør potensiellur vinningur er og út frá tí ásetir mann sítt gjaldið tann sum so dugir betur jami hann fær meira burturúr enn tann sum dugir minni væl pilagiska vinnan hon har sigur mann at árið kanska er frá sumri til summar tí tað er líkasum eitt sindur slakkur í um summarið so tí metir mann at tað gjaldið verður ásett um summarið meðan til dømis barenshav tað verður ásett frá nýggjárunum av løgtingið kann sjálvandi hava tíð at viðgera hetta men eg vóni at politiska arbeiðið kemur at ganga lætt og semjir eru lættar at fáa í samgonguni soleiðsinar at vit fáa tað fyri løgtingið í desembur og so er tað upp til løgtingið hvussu skjótt tað fer at ganga
takk fyri so er møguleiki hjá tingfólki igera taka orðið ella hava viðmerking og tann fyrsti er høgni hoydal ger so væl
harra foramaður sambært svari frá jakovestergaard har eg spurdi skrivligsvar um hvat ið uppboðsstølan hevði givið inntøkum og tað var tað sama um han hevði fylt tí gomlu lógini um sjófeingi og miðalprýstinivór á somuls er á tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir var til pplýsingar men mín spurningur er meira til jørgun niclasen um tað ljóðar sum tað sum hann sigur nú er sum ta sama uppskotið sum teir spiltu út tá ið ter kom á tingi frá undanfarna samgongu men lat hani fara men hvussu ætla mann at at reagera í mun til fíggjarlógina har ter møttu inntøkurnar á fíggjarlógini ikki koma at halda við verandi veiðukeldum vistuhetta vist hetta uppskotið ikkiverðu samtykt fyri jól hvat ætlar mann so at gera atla mnn se at lækka inntøkumetingarar áfíggjarlógini
takk fyri so er tað sigur stinberg sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ja nú vísir spyrjarin í spurninginum á at landskassin manglar tvey hundrað milliónir onkur vísir á kanska meir tí at uppboðssølan ikki er við í ár eg haldi gott at spurningurin verður ræstur og okur hava ræstan fleiri ferð tí tá ið mann frásigur sær inntøkur og ikki hevur nakað annað set í staðin so kann tað ikki betýða annað enn at antil verður undirskotið størri ella má mann inn at gera sparingar í í rakstrinum og tað koma okur øll at merkja so hetta er eitt álvarst mál sum kanska fær fólk at at opna eyguni eitt sindur og tað ikki nokk við tað av pengar mangla í men tað okur vita eisini tað at ein stórur partur av pengum eisinfer av landinum takk fyri
takk fyri so er tað johannes joensen ger so væl
ja eg ætlaði bara at spyrja um mann í hesi hesum føri ætlar at taka ansina við eisini í viðgerðina av veiðigeldinum soleiðis at mann fær kanska eina skipan sum hevur eina breiðasemi í løgtingi soleiðis sum mann ikki skal broyta skipanina hvørða kemur ein nýtt løgting tí at veiðgeldini er nakað væl mann í sandrum í løktinginum takkni
takk fyri so er tað jóhandal sum hevur orðið
ger sovælja takkyri formaður ja eg vil takka landsýrsmannin fyri eitt greitt svar eg haldi het tað varð gott at fáa t vita tað ati mann hevur gongd í hesum málinum og ati man er við at koma til land við eini eini loysn sum sum byggir upp á tað ætlan sum mann bleiv samdur um í fjør soleiðis at mann ger eina skipan sum gangi út frá ger tað at í góðum tíðum fær mann hægru gjøld og í verri tíðum fær mann nokk legrigjøld av hanga útav hvussu vinnar nú einaferð kemur at klára seg hvussu fiskaprísur og og og oljuprísur og og annars tingini halga saman tað er væl rímiliga eitur tíð tað an umræftan til eitt kilugjald haldi eg eisini ljóðar sum eitt fornuttig ting tað haldi eg eri eri greitt og einkult at at umsita eisini trúgvi eg so eg esíggi fram til ati landsýrmaðurin og og tey fólkini sum sita og arbeiðt viðhesum her koma við einum uppleggjaborði sum sum tingi og samgongankann taka støðu til og eg vóni tað ati tað verður eitt gott uppskot soleiðis at mann kann fáa eisini eina breiða semja um tað tí eg haldi eg at okur hava tørv á eisini her at at fáa líkasum stabilitet yvir hendan her parturin sum eitur fiskivinnan soleiðis ati at hon eisini veit áðrenn he framyvir óansæð hvør kemur framat um fýra ár la ikki at hetta er tinglistin sum okur koma arbeiða útfrá tí haldi eg eisini e viktigt at okur unna semjast um eina fornuftiga loysn sum sum tænir bæði vinnuni og og samfelagnum sum heild so eg vil takka landstýrsmannum fyri fyri hansara svar eg vil líka gjørna lítla viðmerking til sirurstenberg honn nevnir tað at mann veit tað ein stórur partur av av yvirskoti frá landinum tað tað kenni egog einki til at tað fer eg kundi hugsað meg kanska at fingið at vita frá sirurstenbergú hevur nokk møgu lekan at nevna tað asor nú men hvhvat hevur hon tað frá altso hevur hon nakrar prógv uppá at tað fer á landinum tað sum hon nevnir tað haldi eg eri eitt sindur askjóta út í í í bloðluft takkfyrihr formaður
takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum hevur
geræja harformaðurlat meg taka tað sama sum johandal var inni her úr tjóðveldinum kemur aftur hettar her briksli pengarnir fara fossandi av landinum meginpartin av pengunum prógva borðið takk mær vitandi fer ikki at oyra men hetta kann tjóðveldið bara standa uppá standan tað behøvur ikki ikki at passa sum tey siga tí tey hava sín egna veruleika hetta her við at niðurgera fiskivinnun uppá hendan mátan sum tjóðveldið ger stútt og støðugt má halda uppat at mann í tjóðveldi sigur her í dag ja tað manglar tvey hundrað miliónir á fíggjarlógini alseg skal fiskivinna betala tvey hundrað milliónir meir ja ja plyndra endiligani plyndra teir knúsa fiskivinnuna sundur latð okkum fáa kommunistiskar landsreiðaríið hjá tjóðveldi og so kunnu øll jupla fantastiskt eg má siga at tað má koma virðing yvir okkara høvuðsvinnu at vit øll hava tað so gott her í dag er serliga upp á grund av okkara útflutningsvinnu og tað er ein persónur her í løgtinginum sum livirísarvinnuni og roynar at skaffa okkum øllum øðrum her í tingunum livibreyði og tíverri sær út til at hann fer at forláta okkum fyribils eina løtu tá tað kemur til tilfeingisgjald so hava øll aksepterað at tað skal rindast at gjald vit hava í samgonguskjalinum avsett hvussu tað skal ásett hvussu tað skal gerast vit koma við einum uppskoti høgni hoydal skal ugga seg við at tað verður yvirhøvur ikki tað uppskotið sum hann kom við vit tosa um eitt einfalt uppskot sum tekur hædd fyri støðuni hjá vinnuni og tað er sum sum í mun til undanfarna samgongu so so so tosa vit við vinnuna og og enntá lurta eftir vinnuni fyri at fáa eina skipan sum vit øll kunnu vera nøgd í eg gjørdi tað sama við alivinnuna tá ið seinasta landsstýrismaður mann faktiskt gjørdi tað við semju við alivinnuna hvussu tað gjaldið skuldi vera og nú gera vit tað ið fiskivinnuni eg kláraði tað tá eg fari at klára tað nú undanfarna samgonga kláraði einki
takk fyri so er tað ikki fleiri sum hava biðið ummeg orðið í hesum máli so hesin fyrispurningurin er svaraður og eg fari yvir til punkt seytjan tað er til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjamálnum t viðvíkjandi nólsoyarleiðini og tað er bjørt samuelsen sum setir tann fyrispurningin framger so væl
harra formaður eins og tá ið vit høvdu munnligar fyrispurningar seinast so fari eg at spyrja landsstýrismannin aftur um nólsoyarleiðina hví er rampan ikki klár nú vitað hevur verið í rúma tíð ella erla kongsdóttir skuldi avloysa ternuna á nólsoyarleiðini hetta til jóla í minsta lagi væntar landsstýrismaðurin at ella kongsdóttir fyri sigling sum avloysari skip innan ternan kemur aftur av beting metir landsstýrismaðurin á tænastustøðin nólsoyarleiðini har stór daglig ferðing er er á nøktandi støði í mun til flutning av fólki farmi og møguleikum hjá rørslutarnaðunum at ferðast um fjørðin og hvørjar møguleikar sær lanstýrismaðurin fyri at bøta um tænastuna í tíðina nú tá ið ternan er í dokk og tað er sjálvandi um tað verður so at erla kongsdóttir ikki kann koma í sigling eg veit ikki tað virka su a gjarna vil hava orðið meðan eg tosi her so kanska eg kann lata teir tosa liðugt einogtjúgunda oktobur segði landsstýrismaðurin í svari her í tingsalinum at erla kongsdóttir væntandi fór at verða settur sigling á nólsoyar leiðini frá frá eit stað millum sjeyndaog tíggjundaasum hom skuld byrja tá og nú er kominð væl um niðan novembur fræptist at nýggja avloysaraskipið ikki kann leggja at í nólsoy fyrri enn nýggj rampa er fingið til vega og á fyrireiking at fyrireika hetta nýtslan í nú er farið í gongd ímeðan ternan eru dokk so er tað sum kunnu ljósup sum fyribils røkir nólsoyarleiðina og tað eru sera nógv fólk sum dagliga ferðast viðleið hálvfems fólkið í oynni eins og vinnulívið hevur tørv á regluligum sambandi og á álítandi ferðaog farmaflutningi harra formaður eg havi sett hesar spurningarnar í dag tí tar komu hesi nýggju upplýsingarnar fram sum nevnt so segði landsstýrismaðurin seinast at erla kongstattur fór at byrja at sigla sjenda átta hundra níggju hundra tíggjuhunda sirka tá og tá bleiv ikki nevnt nakað um ati tað vóru trupulleikar við rampuni so eg haldi at tað er áhugavert at hoyra hvat ferð loysnir landsstýrismaðurin hevur á spurningarn verða sjálvandi settir fyri at nólsoyingar kunnu fáa it greitt svar takk fyri
takk fyri so er tað jørgen niclasen landsstýrismaður sum skal svara hesum fyrispurningi ger so væl
harra formaður tað eri tað er sera umráðandi at ferðasambandið er gott til nólsoyar og eg vil sum landsstýrismaður virka fyri hvat eg kann at sambandið er á nøktandi støði men eg má siga her í dag atstrandferðslan hevur verið alt alt ov optimistisk eg havi fingið langan tekst her frá strandferðsluni og eg eg lati vera við við at at at at lesa hanna upp altso eg keg kann vísa fólki hann við tey vilja tí sum spyrjarin vísti á segði eg seinast eftir vitan frá strandfersluni at mann fór at sigla ímillum sætta og tíggjunda novembur og tað heldt sletti ikki altso vit høvdu knívina strupan viðvíkjandi ternui at hon mátti í í dokk og vit fingu so tí ella missun siglingarlíiv fingu so útsett til hálvan oktobur at hon skuldi í dokk tí tá skuldi nýggja ferjan vera klár men tað helt heldur ikki altso høvdu vit vitað tað jamen so so hevði mann kunnað sett ljós upp inn í teimum betru mánunum heldur enn at mann hevur hann siglandi nú í novembur út í desemburmánaðin æ hetta er ikki nøktandi men hetta er tað sum kann henda og tískil so brúka vit teir møguleikar vit hava í verandi søgu hasfjord siglir farmaleiðir farmatúrar út í nólsoy tvær ferð um vikuna ella eftir tørvi taðvl sega undir tørvur á meir sum siglar á meir enn tað ljóshuppi hevur verið brúktir sum avloysaraskip og og hann hevur nógvar fyrimunir við sær hann sigli skjótt hann er eisini sjógóður gott tænastustøði sigli tveir túrar meira um dagin enn vanligt og kanna sigla eisini eykatúrar undir neyðugt so har er har er góð sørwhis men sum tað verður sagt altso tað er nú í hesa tíðina av árinum hevði tað verið petur at ta vera eitt stórt skip mansn so heldur avloystun summarið men sum sagt vit gera hvat vit kunnu og kanna tær møguleikar vit kunnu og royna at arbeiða so skjótt sum mølit hendan nýggja feryan kann koma í sigling men tað sær út til at taka tíð ein ein lítil trupulleiki má nevna er at hann skal klára eina bjargingaroynd har ið hundrað fólk skulu egvakoerast yvir bjargingarbátar og tað er í stríð við øll koronatilmæli bbara ein ein ein eitt lítið dømi um hvat skal til fyri at fáa eina góðkenning so tað sum sær út nú er at mann kemur væl út í desemburmánað áðrenn skipið kann fara í sigling og og tað er ta tíðina tá ið ternað skal verða liðugt so eg vil siga at hevði eg kunnað gjørt hetta umaftur so sá tað øðrvísi út men í løtuni mugu vit fáa sum best burtur úr verandi søgu
takk fyri so er tað onnur tingsalin sum hava møguleika at taka orðið ella hava ein viðmerking tað fyrsta er johannes joensen gersu
akk fyri ja sjálvandi skulu nólsoyngar hava eitt gott samband og vónandi kemur honn í sigling beinanvegin ella so skót sum gjørligt eg hugsi bara at tá mann setir eitt nýtt skip sigling so at mann hugsar um øll viðurskiftir í lagi og millum annað eisini tað at mann hevur møguleikar hjá rørslutarnavn at koma umborð og land trygt tað hevur ofta verið ein trupulleiki so syrg fyri at fáa tað við eisini lt heita lansstýrismonninum an hugsa um tað takk fyri
takk fyri so er tað johan eli poulsen
ger sovæl ja takfyri hara formaður tað tykis eg mær eit sindur løgið tá ð mann hevur bestilt eitt eitt skip til at økja ymiskar leiðir at menn ikki at hugsa um at tað skal onkur umborð í landa g hasum skipinum tað ertað er eitt sindur atratult komiskt eg eri ógvuliga harmur um støðuna at nólsoykar er settur í og har va teg huga at undanfarna samgongu avtók nólsoyar fara inn afturat tú harmast meg um tey altso eg eri s eg eri dupult harmur nólsoyingar vegna at at hesu somu fólkini so kvett beinini undan teimum nú harmast sum að hevði í dag og eg havi stórt álit á jørgunniclasenn landsstýrismaður ferð loysar henna trupulleikan skjótast gjørligt takk fyri
takk fyri sera høgni hoydal ger so væl
ja hara formaður landstýrsmaðurin segði at at hann fær at gera alt fer at finna eina loysn eg veit sum tva at sidur sas sar at sindur meira um tað nú hoyrir mann so nógvað ymiskt men men onur hevur sagt at at at ein stál ramma sum rampapassar á ávísu ferð kann gerast s veit veit landssýrsmaðurin nærri at siga hvør loysnin kann vera gnú skilti eg eisini við at trygdargóðkenningin av at íl kongsetti var var ein trupulleiki hvør er tíðarætlanin eru nøkur meting av av tíðarspenninum í í í í hesum máli
takk fyri skjótar brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað er ein heilt markáttur støða at mann hevur biðið um eitt skip fyri tretivu milliónir og mann ikki hevur hevur fyrireikað tá ið tá ið hetta skipið nú varð sett í ordra undir undanfarna samgongu at at tað kundi leggja at tað tað er heilt markátturligt og tann stóra tann stóra skandalan sum hendi í smálinum er tað var í tvey túsund og fimtan tá ið undanfarna samgonga strikaði nólsoyarferðina tað var ein skandala av propensjónum og tað harðmist eg um vegna nólsoyingar í dag at tað ikki at tað ikki bleiv til veruleika annars hevur komandi borgarstjórin í havn lovað í eini vælgreina at tórshavnar kommuna skal taka nólsoyarleiðina so eg ivist ikki í at at tað fer at verða veruleiki tí at hann hevur ein maður við pondus og ein maður sum sum ein ein býarkongur sum sum ordiliga kann traðka gjøgnum niðast málini so eg ivist ikki í at at nólsoyar fáa betri samband framí takk fyri

takk fyri ja tað gleði meg at jón elvi poulsen er brandur sandoy eg eri so harmur um at eingin nólsoyar feroya bleiv bygd tí tað eri eg eisini men tað var ein avgerð sum undanfarni lansstýrismaður tók tí at tað neyðugt var eisini at byggja eitt avloysaraskip neyðugt er at byggja nýggjar ferjur til allan strandfaraflotan o eg havi spurt landsstýrismannin fyrr og eg fara gera tað aftur í dag tí at í langtíðarjáttanini so eru pengar settir av til at byrja endurnaggja flotanin í tjúgu og fimmogtjúgu kundi mann samsuna framskundað tað sum mann fekk bygt tað er jú ikki bara nólsoyar leiðin sum brúk fyri nýggjari fergu tá eð ternan er væl fyri tá er tað jú ikki atso tað er eitt gott skip tað tað er mann kann koyra umborð mann kann skjótt flyta farm altso ternan er ikki nakur vánalig loysn tað er bara tað skipið er so gamalt so tað er væl ein spurningur um tað kann landsstýrismaðuin sikrt eisini siga nakað um hvussu nógv ár ternan yvirhøvur heldur afturat hon er farin í í fjøruti ára dokking ella fjøruti ára umvæling og tað sigur ikki so lítið at hon er so gomul men tað úr galdandi fyri meginpartin av strandfartuskipunum at tey eru gomul so eg trúgvi at nólsoyingar hava stóran áhuga í akkurát sum aðrir oyggjarbúgvar at mann finnur eina loysn á endurnýggja strandfaraflotan men beint nú snýr tað sum tann á kttaavbjðingin ta á kuttuavbjóðingina hjá nólsingum og tí fari eg at spyrja landstýrismannin aftur sum tað ljóðar so kemur ljós upp vissi e skilti hann rætt so kemur ljós upp at sigla á leið til jólar ella langt út desembur seða han eru nøkur onnur altso eru nakar annar møguleiki ljóshupp er eitt gott skip um summarið serliga men á hátað eru nógv í nólsoy sum siga at bæði børn og vaksin setast aftur tá ið veðrið er ringt og rørslutarnaði tað er trupult hjá rørslutarnaðun at koma umborð sum eisini er partur av spurninginum tey eg havi verið umborð áð ljóshupp e hav siglt og ljós so vítt altso sum eg minnist at sovor tað ordiliga trupult at koma amborið við at rudlaovina máu nokk berast sog berast inn eisini og oman niðan gjøgnum trapp so spurning er er øgiliga einfaldur eru nøkur onnur loysn ella er tað er ljós um tað svarið sum er inntil ternan kemur aftur var tað soleiðis svarið hjá landsstýrismannunum skuldi skiljast takk fyri
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgun niclasen sum hevur orðið ger so væl
harra formaður tá ið løgtingið avgjørdi at byggjartig kongsdóttir tá hevði eg sum tá ið ansat í andstøðu mítt stóra skepsis men frá strandferðsluni fekk mann tó at vita at hetta var loysnin upp alt eg havi framvegis sama skepsis men eg vóni eg tó feil tað sum er hjá okkum er at mann roknaði við at hetta skipið fór at verða klárt í augustmánað tað var tað ikki seinastu tinginum segði e at í novembur fór at verða klárt tað er tað ikki í dag nú nú má han vera varin við at siga men tað nýggjasta er at vit eru komin út í desembur og tá tosa vit bæði um atkvøgumøguleikar við rampum men tá tosa vit eisini um at fáa skipið góðkent nú nevndi eg korona við at tað skulu hundrað fólk gera eina bjargingaroynd og hon skal rigga har fólk skulu kjokka saman í bjargingarbátin í strívið allar koronakanningar tað skal franskur veitari til føroya til at fáa til t til at fáa gjøgnumfart hetta og fáa tað sertifisera og har revnar tað okkum eisini út í hetta við koronu so tað er ikki bara rampur tað eru eisini tað at fáa góðkenningina h nú nevndi høgni hoydal at mann kann gera slíkar rampur við stáli og sum eg havi skilt á tórshavnar býr á so tosar mann um betong og sofrágt veit eg hom betong at tað skal g hva áttaogtjúgu dagar til at harna í eg skal vera varin við at fara inn á allar møguligar loysnir men at so ein stáloysn kann gerast upp á ógvuliga stutta tíð tila næstan longa ætil dømis tá ð eg hyggi eftir skipinum fari eg at spæla klókur eina løtu at rampan er á skipinum sjálvum er eftir mínum tikki nógv forstutt so hevði hon kunna onkursvegna men men lat meg ikki gera klókan upp á tey tingini eg sigi bara at vit hava stórar avbjóðingar við gerakavi kunnu og vit hava ikki fleiri skip í løtuni at kunna seta inn men vit brúka alt tað sum vit hyvir høvur at hava ein trupult søða eg vóni at hesar her tríggjar vikurnar sum vónandi ikki longuri enn tað at at vit kunnu koma ígjøgnum tað so og sum sagt hasfjord siglir eftir tørvi og og verður meira brúk fyri tí ja men so siglir hon eisini meir tað er hvussu so erð at lyfti eg kann geva
takk fyri søta bjørt samuelsen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri eg fariat taka landsstýrismannin fyri svarið niðurstøðan er so at tað er einki annað skipað at seta inn so nólsoyingar mugu brynja seg við toli og vænta ljós uppi siglir hetta til ternan er aftur í sigling ella í øllum førum langt ú desembur og eg fari t spyrja landsstýrismannin hann sigur tað at hasfjørð tí tað hevur eisini veðen avbjóðing við farminum tá hann sigur hon kann sigla eykatúrar um tørvur er á tí merkir tað so at støðan er tann í dag at um nólsoyingar biðja um at hon siglir í morgin so siglir hon í morgin kann landstýrismaðurin nágreina tað r er tað soleiðis at ner nærmasta er att slag av tilkalling í mun til farmaflutning tí vistað er støðan so haldi eg at tað ljóðar gott so vis hann kundi nágreina tað øog tá ð hann sigur einki annað skipið tøkt merkir tað so eisini at tað ber ikki til at leiga inn eitt skip í hesar vikuna til ternarnar aftur altso er tað ein møguleiki sum er umhugsaður ella altso eitt annað skip úti frá ella er tað bara for trupult at fáa fatur á og og so er tað hetta her sum eg haldi er eitt sindur kjarnan í hesum her tað er ja tá i man byggir nýggjar fergur onú vita vit jú ikki hvussu erlag kongsót fer at roynast men vit vóna at tað vera gott at avlosara skip hon skal og sigla til aðrar oyggjar enn bara á nólsoynni skal sigla til fleiri av teimum leysa í oyggjunum tá hevur mann jú vitað frábyrjanin av at tatløgumøguleikarnar mugu virka fyri ta nýggja skipið tað fór a ver at galdandi fyri øll nýggj skip sum koma hví hevur man atso hvussu ber tað til at mann ikki er klárur fyrr enn nú at fara undir at fyrireika hettar tað er tað sum eg haldi er so løgið tí tað tykist ikki sum at landsstýrismaðurin visti tað seinast tí so gangi g út frá hann at nevnta vistu hnn hevði fingið upplýsingar um at tað fór at verða avbjóðingar við við atløgunum og undanfarni landstýrismaðurin hevur segði í dag og viku nú í kvøldi at mann visti longu tá at mann mátti tilaga rampurnaer og mann mátti tilaga atløgumøguleikarnar og tað gangið út frá er nakað mann má hvørja ferð mann fær eitt annað eitt annað skip enn tað sum er frammanundan so vas landstýrsmaðurin eisini kundi fingið tíð at svara upp á tað hví hví mann er farin so seint í gongd við at fyrireika at fáa hetta at rigga saman takk fyri
takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum sleppur at enda
gja harra formaður hetta her er eitt sindur ringt altso hevði eg vitað tað á ólavsøku sum eg veit nú so var hetta ikki søgan í dag men undanfarni landsstýrismaðurin var í sjónvarpinum og greiddi frá at tað viðvíkjandi atløguviðurskiftina at tað ynski mann ikk at gera nakað við fyrr en skipið var komið tað má eg siga at tað tað bleiv eg eitt sindur kløkkur av at tað hevur mann longu avgjørt frá byrjan av tí eg eri kanska nóyygur eg trúði at at tað sum eg havi hoyrt um tað er at atløðuviðurskiftini á útoyggjum mátti tillagast til hesa nýggju ferjuna tað at at mann ikki í tórshavnar havn ella úti í nólsoy ikki kundi brúka skipið tá tað má eg siga tað visti eg ikki tað veit nú øh so so her eru avbjóðingar við tí men sum sagt tað við atløguviðurskiftunum um tey fáast upp á pláss skjótt so er statvekk avbjóðingin við at fáa skipið góðkent og og tað betíði tað at vit eru altso úti í desemburmanna áðrenn skipið er góðkent og so er tað atløguviðurskiftini afturat so su vit hava eina avbjóðing her so hevðir spurt hvann mann fara út bara om leiga eitt skip og og har má eg so siga at tá ið vit leitað u eftir nýggjari farmaferiu til at sigla í sandoynna tá høvdu vit eina røð av feroyum í útlandinum sum vit kundu fáa eisini bíligari bíligt men tað var hopleyst at fáa tað góðkendar tí farvatnið í føroyum hevur eina kategori skopunarfjørður og sanniliga eisini nólsoyarfjørður sum ger at tað allar tær ferjur vit funnu g kundu ikki góðkennast og hasfjoard kundi heldur ikki góðkennast til ferðafólk so so tað ber ikki til at fáa eina sov ena skjóta loysn tíverri hevði tað burdi til síðman hugt eftir tí hasfjórdi er ikki til tilkalling til nólsoyar men er tað brúk fyri fleiri farmatúrum enn tæir tveir sum eru jamen so finna tú út av tí og tað er soleiðis tat tað skal skiljast ikki bara tilkalliskip men til farm um tað er neyðugt og tað vil so siga at um um nøgdirnar eru meira enn til tveir túrar um vikuna so er mann klárur at taka fleirtúrur
takk fyri so er tað hesin fyrispurninurin svaraður og so er tað punkt átjan til jørgun niclasen landstýrismann í fíggjarmálum viðvíkjandi atløguviðurskiftina á smærri oyggjunum tað er siri stenberg sum setr hein fyrispurning fram so ger so væl ger so væl
takk fyri ra formaður tað er ein spurningur til jørgun iclasen um atløguviðurskiftini á smáplássi hann er kanska eitt sindur familju við tann sum var í nólsoy okur vita at atløguviðurskiftini eru vánalig og at tað krevst ábøtir fleiristaðni og tað er ikki nakað sum akkurát hevur stungið ikki upp men nú eru tað so játtaðar fimm milliónir ella tað er í uppskoti at játta fimm milliónir á fíggjarlógini sum er avsett fyri komandi ár og spurningurin er hvussu langt roknaralandstýrismaðurin við at koma við tí uppheyvdni hvat vívíkur ábøtum og umvælingum av atløgubryggjan og útoyggj sum strandferðslan brúkar og tað er sjálvandi eisini fyri at fáa at vita hvat kundi mangla í tað er eingin loyná at meðan stórar útbyggingar fara fram kring landið so eru atløguviðurskiftini á smærri oyggjunum afturúrshild í fleiri mátar og millum annað eru atløguviðurskiftini til ampa fyri fólk í nógvum otjum og okur hava hoyrt it nú um nólsoy og okur vita eisini um umstøður í í skúvoy og fugli og aðrastaðni skal smáa u oyggjunum vera lívliga er ta ein treyt at millum annað sanferðsluviðurskiftini eru í lagi og okur vita at tað er tørvur á nýggjum og tíðarhóskandi feroum men tað er eisini stórur tørvur á at fáa býtt ogum atløguviðurskiftini okur hava eisini sett myndir í íkringvarpinum um hvussu tað sær út tlai fólk loypa í land og í fíggjararuppskotinum fyri komandi ár eru fimm milliónir avsettar til havnir millum annað til ábøtur og umvælingar av atløgubryggjunum í útoyggj men spurningurin er hvussu henda h verður raðfest og eisini hvussu langt hon røkkur í mun til tann tørv sum eisini er takk fyri
so verður tað landsstýrismaðurin jørgen niclasen gjørt so væl
frú forkvinna játtanin til havnir hevur verið tvær komma tvær milliónir krónur og tað er serliga til landshavnir tavil siga krambatanga gamlarætt og syðradalur tað sum vit hava gjørt nú er at hækka hesa játtanina upp í fimm milliónir og vit hava sett í langtíðarløgætlanina at hon skal standa á fimm milliónum hvørt ár tað vil siga hon er knappa tríggjar milliónir hægri enn hon vanlig hevur verið havnirnar á útoyggj eru kommunalar lendingarnir eru kommunalar so tað eigar kommunurnar at taka sær av men vit hava sæð at tað gera tær ikki men landahevursið hjálpt til í svínoy til dømis vóru klaksvíkar kommuna og landið saman um at gera ábøtur og tað fórvænta vit eisini aðrastaðni men landsverk arbeiði nú saman við strandferðsluni at lýsa øll atløguviðurskiftini á á øllum havnum og lendingum á útoyggjum og tá ið tann frágreiðingin fyriliggur so verður raðfest vit vita at tað er neyðugt at gera ábøtur í mykinesi í skúvoy og eisini nakað í í í svínoy hóast at har er gjørt nakað seinnu árini tað eru gjørdar ábøtur á kirkju í ár men har verður eisini neyðugt at gera meir eisini í hattarvík so játtanin her røkkur ikki til at gera alt beinanveg men vit fáa eina støðulýsing av tí og eina lýsing av hvat er neyðugt at gera og so mugu vit raðfesta út frá tí yvir næstu árini og sjálvandi mann fær ikki gjørt ta raðfestingina fyrr enn fíggjarlógin í samtykt nú ofta veit gman ikki hvat kemur út aftur fíggjarnevndini men men men koma hesar her fimm milliónirnar útaftur í fíggjarnevndini eisini so fara vit beinanvegin í gongd og komandi ár og so sjálvandi leggja vit tað á har sum sum tørvurin er størstur men men á øllum útoyggjum eru avbjóðingar og tað er væl tíð ið vit hava sett eitt størri tal á júst hesa játtanina
takk fyri so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá johannesi joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg ætlaði bara at spyrja landsrsmannin um fimm milliónir er nøktandi til at fáa allar atløgu ella allar hesar útoyggjarnarlendingarnar uppdatteraðar so ætlaði g eisini at spyrja landssmannin um hann her í samráð við við kommunurnar soleiðis at man ikki liggur í klemmu har soleiðis at borgararnir á á útoyggi skil ikk klemma millum kommunu og land sum mann fær avgreitt hesi viðurskiftini sum hava ligið á lánir so leingitakk fyri
takk fyri høgni hoydal ger so væl
frá forykan er í aldur en ena eira góðar fyrispurninar øndi sigu resembergv og mær dámdi væl svarið hjá landsæsmanninum við at mann hevur hækkað esær játtanina og eisini hevur tað fleiri árar frameftir men landsm marr var inni eisini her við at vit hava landshavnaður so hava tær kommunurnar hava ábyrgd av lendingunum og nú er nækkuneit tar stórar munur á kommununum sigur ranis siguretember sigur smáu oyggjarnar nei summar oyggjar øgliga stórar bæði mykines og í svínoy eru stórar oyggjar í svínoy er tí starkskoyari kommunu tað ar seg har eru komuna nakaðat arbeiða við fuglararkommunur einsamøll har má bæði hattarvík og kirkju mykines sarvergs kommunu indur meir at arbeiða við skúvoyarkommuna einsamøll hevur mann hugsað á nakran hátt at mann tmann hjálpir meira har sum veruleikanum nógvi fór lítir pengar er hjá einum lítlari kommunui at gera sær ílina
takk fyri so er tað spyrjarin aftur sirið stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk til landsstýrismannin fyri eitt svar gott svar eg veit gott at hetta e eit øki sum eru býtt í millum land og kommunur og at landshavnið er hvør sítt og eg haldi øll eru samd um tað at tað er gott at mann hevr hekkað hesa játtanina sjálvt um tey flestu nokk roknað við at hon nokk ikki fer at røkka til alt tað sum skal gerast men tað fer mann so at vita tá ið hendan her støðulýsingin kemur og gangi út frá tá eisini ligliggur ein meting av tí fíggjarliga í tí tá ið mann fær boð um tað tá ið tað eru kommunalar havnir so er tað nóttup tað sum mann akkur át var inni á at kommunurnar eru so øgiliga ymiskt fyri og summar kunna kanska lyfta hetta her arbeiði og aðrar megna tað kanska ikki okur sóu tað til dømis í í marsmána tá ið hetta her illveðrið var har fleiri grótgarðar ella grótkøst fóðru og tað var trupult og er trupult í nógvum kommunum at fáa bygdar aftur nú stendu veturin aftur fyri framman so tað er okkurt og hvørfall sum tíðir upp á tað at tað er blívu øv nógv truplari at vera ein lítil kommuna í mun til hvørfall tað fíggjarliga men men mann má eisini hugsa tað inn at landið hevur flutnings skyldu so landið hevur eisini skyldu at flyta ferðafólk út til øll støðini og væl eisini ábyrgd av at trygdin er í lagi og eg skal ikki siga at hon ikki er tað men eg kann bara siga t tá r tú sær myndir í hvørfall har tað er ringt at leggja at og fólk mugu loypa í land og sovíðari som sær tað ikki altíð so tespiligt út so eg haldi attað er alt sum talan fyri at mann skal bøta um umstøðurnar hjá teimum sum búgva á smáplássinum samstundis sum sum mann kann siga at smáplássini er nakað sum mann eisini satsar upp á í mun til ferðavinnunu tí mann ynskir at fáa fleiri fólk út eisini til tey smærru plássini so at at vissi samferðslan ikki er nøktandi tá so fáa smáplássini heldur ikki ta inntøkuna sum sum ein ferðavinna kundi verið við til at bjarga teimum til dømis so so her er hvørfall eitt problem men eg eri nokk so spent til hendan her frágreiðingin kemur eg veit iki um landstýrismaðuin kann siga eitt sindur um nær
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgun niclasen ger so væl
ja nú eri eg aftur úti júst kal a siga datu sum stovnar upplýsa og tað kann eg fara skeivur men eg havi fingið at vita at tað verðuri í hesum árinum so havi eg ikki sagt for nógv tað bleiv spurt um tær fimm miliónirnar standa á fíggjarlógini er nokt til allar útoyggjarnar nei tað er tað ikki tað er tað ikki men vit hava sett fimm milliónir á hvørt ár og tí mungdu gongd eina raðfesting hvar fara vit fyrst asum sagt so hava vit gjørt ábøtur á kirkju í ár sum vóru neyðugar fyri trygdina h men hin vegin nú nevndi siristenbergarættin hevði sæð viðtjøir av útoyggjum altso nú nú mugu vit vita at útoyggjar liggja altso á opnum havi og og tað vil altso siga at tað hevur altíð verið og tað kemur altíð at vera avbjóðandi altso har er ikki deyðavatn ikki ein gongur stilli altso so so so tað vil vera avbjóðandi men mann má ongantíð flyta seg yvir art mann setir trygdina í vandanum altso til dømis til mykinesar siglir mann sletti ikki um veturin og tað hevur sjálvandi sína orsøk tað er ikki bara ferðafólkatali h so tá tað so kemurtt hit erkommunalar havnir ja hsvínoy hoyrir til klaksvíkar kommunu har vóru landið og klaksvíkar kommuna saman um at gera tað øh tá tað so kemur til mykines so havi eg samskifti við kommununa har og tað er so sørvágs kommuna tey vísa bara á at tá ið mann legði saman fekk mann eina váttan frá landsstýrinum at hóast mann legði saman so var mykines framvegis ein útoyggj og tí meinti tey tað var ein landsuppgáva men men eg haldi sjálvur at jei tað er eisini ein kommunal uppgáva h og tá tað so kemur til skúvoy jamen so er tað ein veikkommuna og og og hvat fær mann so gjørt altso hesar myndirnar av einum stórum holi í í kaiini har altso slíkt mákunna gerast so flyta okum yvir til fugloyar kommuna øh sum upp á fólkatælið má vera ríkasta kommunu í landinum við laksa skattaprosenti í landinum øhog og skulu tey ikki luttaka eisini ta er ringt at gera við tórshavnar kommuna hevur jú nólsoy og heyst altso eg tai ikki uppgávan hjá tórshavnar kommunu at taka sær av tí tað haldi eg men at kommunurnar sleppa undan yvirhøvur at vera við tað haldi eg ikki er í ordan men vit eiga hjálpa til at fyrireika og vera við í tí og fáa taðat henda og somá orkan á teimum ymsu støðunum avgera hvussu nógv tey klára vera viðí
ja takk fyri so var eitt umfar eftir og sirið stenberg spyrjarin fær aftur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja okur kom bara vóna at hendan støðulýsingin kemur í ár og kanska s man veit eisini áðrenn fíggjarlógin verður samtykt kanska mann kann brúka nøkur tøl har tá i tað eru fimm milliónir um árið so sjálvandi má tað raðfestast í mun til tann stóra tuørvin sum er sum okur sum kanska fáa størri greiði á hvussu stórur hann er eg veit gott at ata er kommunalt øki og at tað er stórur munur á kommununum tað sigur seg sjálvt at tað er ein ein vesiligur munur á hvat mann kann gera í svínoy til dømis í sams darvi við klaksvík enn hvat mann kann gera í skúvoy og tað sum bara er mítt bog eng tað er tað at teir borgararnar sum búgva tey støðini har tað eru fá fólk sum eru eisini fá til at betala at mann má ikki seta teir kannman siga í eina eina so nógv verri støðu enn hini tí teir ikki klára tað tað er meira ein áheitan um at har sum har sum tað ikki eru nakrar pengar har má mann kanska hjálpa meira til enn har sum tað eru pengar sjálvandi skulu kommunurnar luttaka har sum tað yvirhøvur ber til so tað eru eru hvørfallar vesiligur munur men eisini at halda fast í hesi her flutningsskyldini sum landið hevur soleiðis at fólk fáa sleppa aftur ogfram sum tey nú skula visti man yvirhøvur vild hava at fólk skula búgva tey støðini og eg haldi atað ta er eitfaktisk eitt sindur sama problem sum var við øllum hesin her brivnverjunum og grótkósinum sum fóru tá har okur síggja nú at eg haldi tað var húsavík lar hvør tað var sum var úti í gjár vísti at tey høvdi ongan kjans at gera hettar aftur hvalbað vul vísta tað sama porkeri at tað eru fleiri kommunur sum eru rættiliga smáar men har tað eru faktiskt teirra tilveru grundarlag sum tey ikki hava ráð til at fáa sett í stand og tá eg veit ikk í ordliga kan man kki við tað mann mann hildi snakkað um at hava ymiskar grundnar men tað eru nokk ikki komið nøkur ordilig loysn men hetta sigur mær so mikið sum tað at tað er trupult at vea ein lítil kommuna takk fyri
takk fyri so er tað jørgen niclasen landsstýrismaður ger so væl

jafrú forkvinna eg eg má siga at tað ljóðar so gott at tær kommunurnir sum ikki hava so nógvar pengar tað kalt einki betala og er tað ein kommuna sum hevur dugað væl við pengum ja men so so er tað øðrvísi altso eg haldi øgiliga vági at bara siga at at er kommunukassin tómur sum betala landið alt hevur kommunan pengar á kistubotninum sum betalar landið einki ssoso einfalt máta ongantíð vera sjálvandi skulu tey luttaka altso at at røkja ferðasambandið á útoyggjarnar tað skal landið gera og tað skal vera trygt og tað sum eg bara sigi í tí tað er at tað kann gerast altso tá eg sigi at ábøtur er neyðugar í mykinesi so merkir tað ikki tað at tað ikki er trygt við verandi atløguviðurskiftini í mykinesi at sigla út men tey kundu bara vera so endaliga nógv betur og mann hevur gjørt fyribils loysn nú á kirkju sum ger tað at nú er tað trygt men tað kann vera so óendaliga nógv betur og og tað er líkasum har ið ið mann skal vera ímillum og at atlandið er við á útoyggjum tað haldi eg er ein siðvenja sum kemur at koyra víðari kommunurnar hava ábyrgdina og sjálvur haldi eg at kommunurnar sjálvandi skulu vera við veikar sterkar líkamikið tær skulu vera við í tí og eisini tí at tað vanliga viðlíkahald sum kemur aftaná er eisini teirra uppgávu og tá tað kemur til at mann skal røkja ferðasambandið ja so eru tvær lendingar á fuglaoynni og tað ivist ikki í at fuglingar ynskja at varðveita jamen men so mugu teir eisini vera við í at ikki bara landið skal taka sær av tí men at at tey eru við í tí so so vit hava sært pengar av við geranaraðfesting við fargongd so tá um ikki alt ov nógv ár er farin so hava vit vónandi upptatterað allar útoyggjarnar tí sum eg nevndi avbjóðingar eru við lendingunum á øllum útoyggjum í dag takk fyri so var hasin spurningurin svaraður og tann næsti spurningurin er somuleiðis til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og hesa ferð er spurningurin viðvíkjandi ferðaseðlag og farmakostnað við smyrli og tað er siri stenberg tingkvinna sum setir spurningarnar ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú hava nógvir spurningar í dag verið um um samferðslu so tað er eitt mál sum altíð fyllir nógv eg havi tveir spurningar her til jørgun niclasen viðvíkjandi ferðaseðlag og farmavið smyrli nummar eitt eru nøkur ætlan at broyta ferðaseðlakostnaðin við smyrli um ja og hvør er lanin so og nummar tvey er nøkur tlan at hækka flutnei farmaflutningskostnaðin orsakað við smyrli og viðmerkingarnir eru at tað hevur verið víst á í fíggjarlógini at tað skal gerast broytingar í prísskipanini hjá smyrli og til dømis hevur tað verið nevnt at ein serprísur fyri føroyingar ella fyri fastbúgvandi skal vera og at mann skal gera eina bíleggingarskipan fyri farmaflutning eg haldi meg hóma ein átta í vinnuni fyri atfarmaflutningskostnaðurin fer at hækka eisini fyri nøkrum árum síðan varð tað samtykt eitt uppskot um at javnseta ferðasellakostnaðin hjá teimum sum sigla við tey sum koyra ígjøgnum gjaldstunlarnar og tó e langur viður eftir á mál men eg ætlaði at vita hvussu status er í málinum øh so havi eg fingið at vita at landsstýrismaðurin hevur svarað fíggjarnevndini í samband við fíggjarlógina at strandferðslan ikki hevur hækkað prísirnar í tíggju tólv ár og at tað sum hann ætlar tað er at tey sum brúka strandferðsluna nógv kunna fáa eina avslátta skipan fastbúgvandi í føroyum verður verður tað víst til og at onnur kunna fáa ein hægri prís og tað stendur eisini at tað er ein ætlan liggur at tillaga farmagjøldini soleiðis at prísurin verður ymiskur alt eftir nær fráferðin er og at tað skal vera ein bíleggingarskipan sum kemur at javna flutningin kan mann siga men tað stendur so eisini at mannroknar við at við at justera prísirnar so fær mann at fáa umleið seks sjey milliónir inn sum mann eisini partvíst vil brúka til at bøta um tænasturnar hjá stovninum so tað er eitt sindur at fáa upplýst hvat ið liggur í tí takk fyri
takk fyri so verður tað landsstýrismaðurin jørgen niclasen sum fer at svara ger so væl
harra formaður nei frú forkvinna lat meg bara sláa fast at í mun til aðrastaðni so er tað ótrúliga bíligt at ferðast í føroyum ja tað kostar pengar men tað eru altso útlendsk ferðafólk tey standa spyrjandi tá ið ið tey verða kravd eftir pengum tí tey halda at her er tað sama sum einki men altso fimtan ár aftur í tíðina tað er bíligari at ferðast í dag við strandferðsluni enn tað var í tvey túsund og fimm farmurin er bíligari at flyta í dag enn tað var tvey túsund og fimm jakovestegaard sum var landsstýrismaður valdi í tvey túsund og sjey at lækka prísirnar munandi á ferðaseðlinum og eisini á farmi og hesi árini hesi her telv trettan árini síðan tá er prísurin ikki ein gong prístaksviðgjørdur so vit hava behildið tann lága prísin sum jakovestegaard kom við tá h ja tað verður arbeitt við eini nýggjari prísskipan og eisini bíleggingarskipan og ætlanin er at økja inntøkurnar men altso tey sum brúka strandferðsluna nógv tey skulu framvegis hava tann avslátturin tað er viktigt men tey sum ikki eru fastbúgvandi í føroyum tey skulu altso ringa ein hægri prís og tað eru út frá teimum ið vit vænta ot fáa eitt størri størri inntøkur til at betra um tænastuna við tá tað kemur til farmagjøldini so hava tað víst seg stórar avbjóðingar serliga suðuroyaleiðini og tí verður arbeitt við um prísurin ikki kann vera ymiskur alt eftir nær fráferð er ella hvørja fráferð í tey sum flyta farm velja hetta fyri at royna at fáa farmin at fara yvir á teir túrar tá tað ikki er so nógv bilar og ferðafólk men strandferðslan og stóru vinnuaktørarnir teir samráðast fyri at finna eina loysn hvussu hetta kann skipast og tá ið eitt uppskot um nýggjan prísbygna fyriliggur so er tað klárt hjá landsstýrinum at taka støðu til eg havi ikki nakrar batentloyst í løtuni men sum sagt tað verður arbeitt við tí og høvuðsreglurnar er tað sum eg júst nú havi nevnt
takk fyri so er tað spyrjarin aftur sigur ið steinberg ger so væl her var ein viðmerking sum ikki kom upp á talvuna so her var okkurt men jón elin poulsen skal fáa viðmerkingina ger so væl takk
takk fyri forkvinna tað er bara til tað síðsta við farmunum hjá vinnuni tað er øgiliga viktig at mann ger tað samstarv við vinnuna so lá sína at tað ikki kemur at vera til báða fyri vinnuna í suðuroynni tað er bara viktig at tað tarpetti við hvar ein áheitan á landsstýrismandi dámar fyri hálvt við tað mann ger tað samstarv við vinnuna har suðuri takk fyri
takk fyri og so er tað spyrjan aftur sigur steinbøg ger so
takk fyri harra formaður hog takk fyri svarið ja tað kann gott vera at tað er bíligt at sigla hjá ferðafólki og at prísurin hevur staðið stað í fleiri ár men tað er ikki bíligt hjá teimum sum búgva fast at ferðast um suðuroyarfjørð ein familja sum fer norðureftir um betalar umleið fimm hundrað krónur og eg skilji nokk so illa hvussu mann kann siga at mann heldur at tað er ordiliga bíligt tá ið mann ikki kann betala tjúgu tretivukrónur í tunlinum hví er tað so ikki bíligt øh tað er so tað eina tað er gott at mann vistimann fer at gera broytingar at man heldur fast í at tey sum eru fastbúgvandi skuldu hava eina avsláttur eg havi einki ímóti ati at ferðafólk betala meir og í veruleikanum skuldi mann farið nogv víðari og sagt at tað var bara fastbúgvandi sum finguð ein serligan prís tað hevur mann aðrastaðni har sum mann hevur smáar oyggjar sum hava eitt eitt annað slag av oyggjar passi sum mann kann brúka tað kundi mann saktans gjørt tá ið mann ætlar at broyta farmagjøldini soleiðis at tað verður ymiskt alt eftir nær fráferðin var tí mann kann skal kunna velja hanær um at flyta sín farm so má mann eisini hugsa tað inn at tað er ikki rættiliga stórur valmøguleika har tú hevur vist tú hevur vinnuligt virksemi í suðuroynni tú mápassa teg til teir túrar sum eru tí teir eru so mikið fáir at tað e iki soleiðis at tú kanst velja nú koyrir klokkan tvey ela kl4 tú kanst kanstka velja í dalin í morgin lovamorginu so tað er so øgiliga stórur munur á tí mann livir fullstendiliga í í hvør sínari verð og virksemið á nógvum virkjum er eisini lagt til rættogs alt eftir nær tú sleppur av við farmin og nær tey sleppa víðari eisini av landinum við farmi og tí hevur tað ótrúliga stóran týdning at mann passar gott uppá at mann ikki fer inn og ger nakrar skipanir sum gera tað at tað kemur at ganga út yvir tað vinnuliga virksemið soleiðis at inntøkurnar í í økinum kanska kunna minka tað er hvfall ótrúliga viktigt at man heldur tað fyri eyga at mann ikki kemur at seta báðar fyri fyri vinnulívinum fyri vinnulívi tí at mann er upp ímóti hørðumozu forvegin takk fyri
fyri sorda jargen nicelesen losturismaður ger so væl sjálvandi
tey sum hava mest brúk fyri einari farloyvu tey sum brúka heina mest skulu sjálvandi halda fram við teimum avsláttrunum tey hava í dag meðan onnur sum brúka e øgiliga lítið skulu rinda meir meðan at útlendingar so betala hest tá ið eg sigit eri bíligt so er tað tí at allar rutir hjá strandferðsluni er undirskotsleiðir í dag tað vil siga vit rindað part av øllum ferðaseðlinum yvir skattin men tað ger útlendingurin ikki ella meg taka hetta dømi altso ein útlendingur kann úr klaksvík fara við tyrlu til svínoyar og til fugloyar fyri hundrað og tjúgu krónur meini eg og so sigla hagani og inn í hvannasund ókeypis tí at har rindar mann bara við at sigla hin vegin soleis at v eg skilt ta og tá mann kemur til hvannasund so skal mann bera saga skiparanum frá so kemur ein taksabilur eftir viðkomandi fyri tjúgu krónur og koyri viðkomandi klaksvíkar so ein rundtúr úr klaksvík við tyrlu til svínoy til fugloy sigla inn í hvannasund taksabil úr hvannasundi klaksvíkar hundrað og fjøruti krónur eg haldi bíligt eg haldi e ólukksáliga bíligt viði at siga tað pent frú forkvina æh tá ið vit tosa um vinnulívið suðuroy altso tað eru nakrar rutir sum sum mann veit eru fastar um tað er er er irf ella um tað er postur ella um tað eru heilsølur ella hvat tað er atso tað má bera til at kunna fáa passað tær til tann farmin til tær rutar har tað ikki er so nógv ferðafólk og bilar tá tað so kemur til útflutning so havi eg mangan spurt meg sjálvan altso hví útflutningurin úr suðuroy skal siglast við smyrlig til havnar fyri síðan at koyra ást umborð á skip sum siglir beint framvið suðuroynni í suðuroymeginlandi altso og eg siti køkareter skipið ikki bara leggi inn í suðuroy og men eg veit ikki nokk um tað og og men tað fáa vit ivaleyst at vita at vit eru hvussu boðin á ein fund í suðuroy saman við vinnlívinum og tað sum vit gera gera sjálvandiga samráð við vinnulívi men teir trupulleikar sum hava verið á leiðini seinkingar og trupulleikar á vegnum mann kann loysa nógva tíð við at fáa spjatt farmin meira enn hann er í dag og tað kann mann gera millum annað við prísi
takk fyri so er tað spyrjarin aftur sigur steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja okur eru øll við til at betala til strandfersluna gjøgnum skattin og eg haldi at tað er í hvørfallir nakar av teimum sera væl útgivin í krónunum sum tryggja tað at okur øll sleppa til og frá har sum okur nú búgva at okkurt ferðafólk ferð við tyrluni og og eitt annað alta er ikki akkurát tann trupulleikin suðuroyingar ella vinnulívið í suðuroynni situr í tað okur eru heilt eitt annað stað hitt kann mann eisini loysa púra púra sta rætt men men vinnulívið í suðuroynni má hava eina farleið sum tæir kunna brúka hevði sagt hetta passað teimum tað er okra lívsakr og tað kann gott vera tað verður betri ta mam spjæðir farmin ongantíð betur vist tað riggar tað má bara ikki blíva soleiðis at at tað verður so trupult at sleppa við tí taðer meira harsum to ennker at at tú vilt kanska verða noyddur at at bíða kanska fleiri dagar visti tað kemur at gera tað at okkurt arbeiðspláss tú gar upp og og tí er ta viktigt at mann hevur fólk tey sum arbeiða innan fyri eitt øki við sær visti mann ger broytingar okur roynd so at gera tað at o kr økti túratali tá ið okur sótu tað er so kent út tað tað ger eisini ein mun at tú hevur hevur fleiri fráferðir á suðuroyalagini eta so avmarkað hvussu nógvar tú kann tí at d g hevur ikki meira enn enn teir tímarnar sum eru men kanska tað hevði verið pláss til onkran túr aftural eg havi eisini mangan undrast á hví farmaskipini ikki leggi inn í í suðuroynni at á avergastað og hevði ynskt at tey gjørdu tað tað gjørdu tey fyrr tá ið øll fiskavirkini tey gomlu vóru í gongd tað riggaði hvørfall men opimbart hevur tað verið øgiliga trupult at fáa tað uppá pláss men eg men tað sum eg bara vil hava vitað akkurát sum nokk so greitt tað er at tá ið tað nú verður ymiskar prísir verður tað so onkur prísur sum vera nógv hægri enn tað sum teir eru í dag altso fyri fraktina
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jørgen niclasen ger so væl
frú forkvinna øh herfyri kom rættiliga týðiligt fram í miðlunum ein sera stór ónøgd við at smyril hevði seinkaða fráferð og fólk vóru altíð seinkaði og trupulleikin var at hava farmur sum kom og so víðari sovíðari so víðari eg kann velja ókey tað gerki við so só biði sum ein ávísu tingmaður begintur at siga øh men soleiðis eri eg ikki eg vil royna at gera nakað við tað altso hvussu kunnu vit fáa skipið at sigla til tíðina punkt eitt aðer at fáa eina bíleggingarskipan altso mann visti ikki ein gong hvussu nógvur farmur var við ein túr tí tað kom alt ann upp á hvør kom køina altso so bara at fáa bíleggingarskipan tað kann hjálpa væl soleiðisnar at mann fær byrja fyrr at fáa farma og víðari umborð teir túrarnar tað er ein máti sum kann hjálpa nakað upp á tað men hin mátin sum onkur nevnd e her tað er ja men set fleiri túrar inn jamen tað havi eg spurt tað kunnu vit ikki sigla farmatúrunar á náttina og tá fái eg so at vita o nú eri eg so uttan fyri tað sum eg veit nakað um men eg fái at vita attað vil ganga út yvir skipið óneyðugt tí skipið leggur at so ofta e leypi av degnum at vis tað so eisini skal taka meira enn tað so úva so fái eg at vita at at so vil tað ganga út yvir skipið alvorligani og kanska liggja meir so so tí verður mælt frá tí so er tað hvat kunnu vit so gera jamen so mugu vit royna at fáa bíleggingarskipan og fáa spjattfarmin og hvussu fáa vit spjattfarmin jú tað kunnu vit gera við prísi og tað er so eitt boð altso vil mann endiliga sleppa tann túrin tá mest ferðafólk og bilar eru ja so so betalir man meir einki problem ti sleppur við altso men tað kostar tað meir vist tú hin vegin velur at fara hintúrin jamin so kostar tað minni og tað er so ein máti at spjaiða hatað uppá og tað er ta loysna ið vit fara at royna men vit gera tað í samráð við strandferðslan er í samráði við vinnuni suðuri í løtuni og og eg komi eisini inn yvir tað so tá ið tað fyrilegga tilmæli so taka vit avgerðn
takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður og tann næsti spurningurin er til kai leog holm johannesen landsstýrismálur í heilsumálum og spurningurin er viðvíkjandi rúsevnismisnýtslu og tað er johannes joensen sum setir spurningin ger so væl
takk fyri rú forkvinna hetta er ein munnligur fyrispurning til kai leu holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi rúsevnismisnýtslu og spurningarnir í tveiri talu teir ljóðar soleiðis eru ætlanir at skipa fleiri landsátøk stíla móti fyribyrging soleiðis at ung fólk ikki enda í rúsevnismiskinýtslu nummar tvey er ætlanin saman við millum øðrum fólkaheilsuráðnum ssp og kommununum at samskipa sosialt netverk millum annað saman við foreldrum at fyribyrgja nýtslu av rúsevni og viðmerkingarnir vur til ether spurningini eru fylgjandi seinastu árini er staðfest at fleiri og fleiri sløg av rúsevnum ferðast millum ungdóminm í føroyum eisini staðfest at millum hesi rúsevni eru fleiri hørðrúsevnir sum lsd kookain og heroin kanning millum skúlaungdómum vísir eisini at millum eitt og tvey prosent av okkara ungum nýta rúsevnir í ungdómslívi teirra hetta er ein keðilig gongd familjurnar sita ofta hjálparsleysar etta ávirkar teirra dagliga lív og máttloysi veksur førtið verður fram at neyðugt er at styrkja eftirlitið av innflutninginum av rúsevnum og at politiið eigur at vera meira sjónligt í býar og bygdarmyndini fyri at forða fyri at ung enda í rúsevnismisnýtslu tá tað er sagt er eisini hugsandi at onnur átøk eru neyðug ókeypis sálarfrøðilig hjálp til ung er eitt stig á leiðini men átøk á fleiri frontum eru óivað neyðug tí verðr hesin fyrispurningurin settur takkfyri
takk fyri so ver tað landsstýrismaðurin sum kemur at svarager so væl
ja takk fyri eg haldi hetta er ein ógvuliga áhugverdur fyrispurningur og lat meg byrja við ati tá tað kemur til rúsevni ella tá tað kemur til tey sum selja rúsevni so havi eg persónliga null og eg meini null toleransið yvir fyri hesum menniskjum og faktiskt haldi eg at vit burdu fordoblað allar straffur til tey sum velja at oyðileggja lívið hjá ein parti av okkara ungdómi so er tað slig fast reint persónligan harra formaður vit hava nakrar instansir og vit tosa sikkurt for lítið oftani um fyribyrging vit brúka eina rúgvu av pengum og resursum tá ið mann er komin inn í eitt forløp og tá ið mann tað er ongantíð for seint men tað er altíð ynskiligt at mann byrjar frá tí rætta endanum at mann setir meira resursur inn á fyribyrgingina sjálva og vit hava heilsufrøðingar í gigni sum koma í kontakt við okkara børn tey fara eisini út á skúlarnar at geva ráðgeving at hjálpa til og síðani hava vit sjálvandi eisini sspsamstarvi sum eisini er úti í skúlunum og ger kampanjur reint yvirorðnað er tað fólkaheilsuráðið sum hevur eisini kampanjur viðvíkjandi fyribyrging soleiðis at vit alla tíð upplýsa okkara ungdóm um hvussu skaðiligt hesi hvussu skaðiligu hesi rúsevnini eru men fyri trimum vikum síðani minnis mer ratt tá høvdu vit hetta her málið uppi á landsstýrisfundi at vit áttu at fara at gera nakað ekstroordinert í innsatsinum ímóti rúsevni og eg veita atløgmaður hevur havt ein fund við ein innlegandi fund við fútan hvar ið mann hevur avtalað nøkur ting at fáa nakrar instansir inn hvussu mann kann stramma upp upp á alt tað sum eitur rúsevnir sum koma til landið og tað eigur mann at gera og tað eigur mann eisini at seta resursur av til soleiðis at mann fær í størri mun orsaka harra formaður hetta er so stórt evni takk fyri
takk fyri ja her eru rættiliga nógvar viðmerkingar tann fyrsta frá siriu stemberg ger so væl
tak fyri harra formaður ja eg haldi hetta er ein álvarsamur spurningur og okur hoyra alla tíðina um nýggj mál har tað eru rúsevnar millum fólk enntá heilt inn í fólkaskúlan tað er ræðanti øeg eri samd við landsstýrismanninum um at mann má gera meira við fyribyrging at tað at kunna víðka um skipanina við gygni kundi verið ein máti okur vita eisini frá kanningunum frá fólkaheilsuráðnum at tað eru fleiri fleiri ung sum ikki trívast og hava sum man kan siga ilt í lívinum ella elt í sálini tey hava tað ikki serliga gott otaðer fleiri sum ikki vilja møta í skúla og sovíðari so har er heilt sikkurt nakað at gera har okur hava gjørt nógv ví viðgerð her innifrá sett nýggj tilboð í gongd eisini til til ung og so er taðhet hr við eftirlitinum sum mann eisini kann styrkja su sum okur vita av at taks ver víst á fleiri ferðir at at kundi eisini verið eitt eitt øki sett inn sjálv trúgvi eg allarmest upp á fyribyrging sum at vera at tað má vera høvuðs men eisini eitt eitt gott eftirlit sjálvandi má tað eisini tað
takk fyri jhon elin poulsen ger so væl jatak fyri frú forkvinna
sjálvandi fyrrbyrging er ein øgiliga týðandi partur og eftirlit er eisini ein stórur týðandi partur men tað færd mann eitt sindur fyri brosti tá ið landsstýrismaðurin sigur at hann hevur absolutt onga samfelagið fyri teimum sum selja nú eru eg sjálvur alkoholikari komin nógv á áfundir saman við fólki sum hava verið úti í rúsendamissnýtslu og nógv av teimum fortelja at tey í sínari misnýtslu hava verið noydd at fara út at selja og annað og tey eru fingaðir í kriminellar bólkar har ið tey ikki sleppa burtur úr tey aftur uttan víðari tí er ríkliga viktig at fólkini fáa hjálp heldur enn fáa straff og mann má basera nógv meiri upp á at hjálpa fólki tí at halda rúsennar úti so verður eitt annað rúsennandi brúkt mann má í ein stóran mun tann nyttar seg at fjerna fløskuna ella fjerna stoffið men tú mást fjerna trupulleikan har mann er ov okur hava góð viðgerðarheim í dag okur hava eisini onnur viðgerðartilboð til onnur sum kanska ikki uppaftur henni ráðmuna til viðgerðina
takk fyri evn djóni nólsoy joensen ger so væl
fyri frú forkvinna ja tað erin sera viðkomandi spurningur og hann er háaktuellur kann mann siga og tí ljóðar tað gott at landsstýrismaðurin sum tekur hetta her í álvara fer at saman við sínum ella samgonguni at gera eitt gera eitt átak tí at eg haldi at tvey túsud og einogtjúgu á onkran máta burdi verið á so eitt ár har mann fer inn frá landsis síðu eisini og setir allar partar sum involveraður í hettaher tað er viðgerðarstøð tað eru tað eru fyribyrgingar og alt gjørt eitt eitt prosjekt eittannaðstað v set nakrar pengar av til at upplýsa okkara ungdóm um hvussu álvarsligt heta her er tí at tað eru røddir framú sum siga ja men altso gevur leyst og tað er einki farligt við hesum her o hvørta síðunum ein mótvakk til ta rákið burdi tað verið men tað fyrst og fremst r tað er eitt sum mann eigur at gera men hitt er at mann eigur at seta fleiri ella hvussu so er ein ein tollar ella tveir afturat og ein ein hassjhund afturat tað er alt ov mega sum fáa at steðga meginpartin av tí sum kemur inn takk fyri frú forkvina
takk fyri rósa samuelsen ger so væl
takk fyrða formaður hetta er ein rættiliga áhugaverdur og ikki minst týdningarmylgir spurningur í gjárkvørdi var tar soleiðis tað at tar vóru nøkur avvarandi sum tóku stig til at hava samlað ein fund har bestur vágum um at hvatna kann gera fyri at hjálpa upp á støðuna og siga at tað fleiri av teimum tingum sum kom fram var rættiliga ni ræðandi og tað eru nøgv ting sum vit vita frammanundan hvussu neyðugt er at seta inn hjá børnunum frá tær heilt lítil so at tey fáa hjálp fyri ta avbjóðingar tær hava og serligun hjá familjunum men tað sum eg haldi var nokk so ræðandi tað at hoyra tað var tað øgiliga nevnt at fáa fatur í heilivági ø eina nógv heilivágur brúktur tað var siga tað okkurt er galið við at hvat eg fær heilivágur gevur út og ikki minst eisini tað at løgreglan ikki hevur resursur til at taka sær har sum bleiv sagt har inni gásaeygum smámálum at taka ov lofta teimum sum keypa og selja rúsevnir so at tað er rættiligan alvorlig stór mál sum skulu viðgerast og tað er serliga at fyribyrgja at í ungdóm kemur tá støðurni nýtil at brúka
takk fyri at jaspur langó ger so væl
ja takk fyri frú forkvina og takk fyri jóhannes joensen sum tekur hendan spurningin upp og setur fokuss á heitt øki eg haldi tað er øgiliga gott og takk fyri landstýrismaðurin fyri tað svarið sum tú gavst okkum eg haldi tað er øgiliga aktuelt og øgiliga gott at tit sum landsstýri hava tikið hetta evnið upp og setti okkum fyri at fara inn og samla allar partanir nú nevnir jóhannes joensen ssp sum millu annað gera øgiliga gott arbeiði men vit hava so ræðliga nógvar aðrar instansir eisini sum gjarna vilja inn á hetta øki og tí haldi egt tað er fantastiski sum mann kunna samla allar partar nú bláikrossir eitsin sum eg brenni fyri men tað hevu so ræðuliga nógvir aðrir instansar sum skulu fáa inn soleiðis at vit veruliga kunnu fara inn og gera hetta brúkabrúka sinrar tíð og orku upp á at fáa hettar øki ruppraðfesttakk fyri
takk fyri steffan klein poulsen ger so væl
ja frú forkvinna hetta er eittálvarsmál mentá landsstýrismaðurin tosar um harðari dóm so haldi e øllum førum ansa eftir við at ikki farða skrúva allar dómar upp men at at teir raka rætt tí at fara vit eftir lúsahundinum sum gongur selur tit stuttbrúkaran ella vilja vit eftir bakmonnunum sum organisera hetta her a í haldi spyrjarin hevur fatað í rætta endanum tanntosar um fyribyrging tí at tá tað kemur til slík mál so er eftirspurningurin rótin til alt hetta er tí og klára vit at taka eftirspurningin vekk jamen so roknar rótin til rúsevnisøluna og annars íð miðflokkurin eisini verðu inni á hesin her við kontrol at taks fær pengar oyramerktar til narkuhundar og annað tað skal sjálvandi eisini til hesi málinu takk fyri forkvinatakk fyri
men so venda vit aftur til spyrjarin tí johannes joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað er jaligt ella deiligt at hoyra at at at landstýrismaðuin ætat arbeiða meira við hesum málinum og at kanska an seta eina kampanju í verk longu komandi ári tí vit hava havt fleiri kampanjur sum hava hjálpt og hetta er sanniliga ein eisini ein kampanja burdi verið sett í verk ein landskampanja h tað eru tvær síðir av strækini eitt er tað sum eitu innflutningur av rúsevni at mann forðar tí við politii at uppraðfesta tað tað er sjávandi saman vyra í samstørv við við við politivaldið og so eisini tollararnir at mann setir fleiri tollarar og hundar sjálvandi men so ver ta hin parturin sum eitur upplýsing og fyribyrging og tann parturin haldi eg kundi verið betur ikki tí eg eg havi arbeitt nógvu inanfyri ssb og skúla har roynir mann at gera sítt men eg hugsi at samskipanin av átøkum kundi verið ein partur mann evr nevnt ísland sum ein fyrimynd um at dømi var í eisini hasum fundinum sum rósu samelsen tosaði um í gjár og og har fær mann nógv at vita um hvussu avbjóðandi tilveran kann vera hjá fólki sum hava familjulimir sum eru komin í eina ringa svitjandi rúsevnu so hetta hetta ávirkar oelia nógvar familjur og hetta er nakað sum vit eiga at taka okkum av beinanvegin tey áðrenn tey ungu koma út í eina trupla støðu eg eg hugsi nógv av hasum her er eisini diagnosir og har er landsrsmaðurin eisini snakkað um at seta mær inn við at bílistarnir skulu minkast fría sálarfrøðiliga hjálp heilt allan vegin niður kanska skúlasálarfrøðingar vit kunnu eisini snakka um netverk har mann í tvungin hava netverk staðin fyri at teitt tilboð so skal tað vera tvungið at mann hevur ymisk netverk sum sum skulu fyribyrgja at at at børn koma í ella ung koma í trupulleikar mann hevur tað í skúlum sum eitur vinarbólkar og og ymisk onnur samskiftir ella ymisk átøk men í dag er tað so eitt tilboð tað kanska burdi verið meira eitt eitt krav at mann hevði eitt samstarv eitt samskifti og eg meinaði tað at mann má seta meir pvissin peningurin skal setast av jamen so mugu vit gera tað í øllum førum eg skal hvussu vera við til at játta pening vist tað krevst til hetta økið tí heta her er nakað sum vit kunnu vinna aftur í keðiligum mannalægnum og og og kanska vðviðgerðartilboðum av ymiskum slag tá ið fólk eru komin heilt út á eggjuna so eg haldi
fyri nokk so væl o viliga fari fyri so er tað landsstýrismaðurin ger so væl
ja takk fyri frú forkvina øhtá at vit tbrúka eina rúgvu at vit brúka nógvar pengar til behandling av okkara nógvum sum brúka for nógvar rúsevni men tá ið eg tosi um null tolleransi so hugsi eg ikki um tað stakkast menniskjan sum er ein millummaður altso eg hugsi um tey sum sita ovast uppi tey eru væl bjargaðir tey hava ikki brúk fyri nøkrum rúsevnum tey skulu bara tjenna nakrar pengar og eg haldi tað er svínaktift at skuula forvinna pening av neyðuni hjá øðrum fólki og tað er har sum eg haldi at vit eiga upp á einellannan máta at upptrevla brúkaresursur til at fáa fatur í høvdinum á saniso tað haldi eg er øgiliga viktit at vit gera tað og eisini at vit samskipa innsatsinir ordiliga altso løgreglan er við tollvaldi eg við og tú brúkar resursur við mørkini spurningurin er sjálvandi eisini sum um ik hasum rúsevnunum eru í á kyøkinum altso hvussu nógv kemur ígjøgnum flogvøllin og eventuelt við skipum so so líkasum at at at prøva at finna út av nøkrum tingum og at brúka neyðugar resursur og vit eru í ferð við at stramma upp soleiðis eisini at tollar fáa nøkar eyka nøkvur eyka amboð til at uppsøvla til at fáa fatur í í hesum fólkunum so eg eri absolutt jaligur positivur til at vit gera ein enn størri part viðvíkjandi fyribyrgingini og vit vit ru byrjaði við fimtan fimmogtretivu ár ta sálarligu hjálpina men tað er sletkiki nokk vit skulu eisini hava tey sum eru yngri enn tað og at fáa tað út í samfelagið at tú má bara ikki koma inn í sovorðni milliø tú má ikki koma isum ungdómur takk fyri frúforkina
takk fyri so er tað spyrjarin aftur seinasta umfar til jóhannes joensen

nú nú kom tað fram á á hesum her fundum vóru á gjár gjár at politiið manglað i resursur so har er hvussu er nakað at fara eftir og kanska politiið kundi verið meira sjónligt úti um alt landið men eitt annað sum eg hugsaði um tað er hetta her við teimum ungu hvat fyri tilboð kanst tú bjóða tí vit hava øgiliga nógv ítróttartilboð men fleiri v hesun ungu hava brúk fyr kanska øðrum tilboðum í tí sambandinum havi eg eisini sett ein fyrispurning um um at endurskoða lærugrannarbýti í fólkaskúlanum har sum hesi hesir mann kan siga hesi ungu sum ikki kanska sum følar seg kanska eitt sidur til síðus ella eg ikki passi nið hesa rammuna sum eitur skúli at tey eisini fáa avbjóðingar har soleiðis at at skúlin kann vera meir til t vera hvussu til at at menna tey hvussu ur meira enn vit vit gera í dag sosialt blívur so bókligt í skúlanum men eg hugsi eisini frítíðartilboðini at tey eru meira nú nevndi onkur í havnini at mann kundi hava okkum vertu har monn kundi skrúva og annað í staðin fyri at og tað hevur man ikki í dag skipað í øllum førum so kanska skal mann hugsa eitt sindur øðrvísi so mann fær at aktivera hesi ungu sum hava aðrar onnur áhugamál enn ítróttin so har er kanska nakað at far eftir men annars haldi eg at landssýrismaðurin skal fara í gongd og seta enakrar kampanjur í verk vit hava hoyrt hetsa her sum eita seks krevd samtykki og ymiskt annað sum mann hevur sett í verk sum hevur hevur hvussue upplýst um vandan við rúsevnim so koyr á takk fyri ja takk fyri hatta vóru so seinasta umfarini í hesum fyrispurninginum vit fara nú undir tríggjar teir seinasta munnligu fyrispurningarnir teir eru allir til jacobvestegaard landsstýrismann í fiskivinnumálum og tann fyrsti er frá johannes joensen og er viðvíkjandi ískoytiskvotum og tað er spyrjarin jóhannes joensen sum fær orðiðger so væl
ja takk fyri hettar ei munnligu fyrispurningur til jakub vestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum ivíkjandi ískoytiskvotunum er tríggir spurningar nummar eitt heldur landsstýrismaðurin at tað er rætt at treytirnar hjá reiðaríunum sum hava ískoytiskvotur eru so nógv øðrvísi í mun til reiðarí annars innan uppissjóvavinnuna nummar tvey er hetta kapping á jøvnum føti við stóru reiðaríuni og nummar trý elvir hetta til at reiðaríuni við ískoytiskvotum hoknaundan og mugu selja tí at treytirnar fyri tey eru so nógv nógvar og og víkja so nógv frá restini av uppsjóvarflotanum í viðmerkinum kann eg nevna at lógin um sjófeingið varð samtykt fyri knøppum einum ári síðani við henni vórðu ávísar treytir settar til uppsjóvar vinnuna serliga harðar treytir eru álagdar reiðaríum við ískoytiskvotum serligu treytirnar við við sjálvum fiskiskapinum og karmarnir um hann víkja frá skipini við ískoytiskvotum kunnu millum annað ikki flyta kvotur tvørtur um ár tey sleppa ikki at fiska í íslendskum norskum ella esjógvi tey skulu sum tey fyrstu skerjast í kvotum um heildarkvotan minkar øll hini uppsjóvareiðaríini hava ikki líknandi treytir í teirra loyvum hetta ger at kappingin frá byrjan e skeiklað vandi er fyri at skip við ískoytiskvotum vera sera tung at dríva tí verður hesin spurningur settur takk fyri
fyri so hoyrdi landsstýrismaður jaco vestergaard
gesovæltakk fyri frú forkvinna ískoytiskvotur hava sum endamál at styrkja um kvodagrundarlagið hjá ávísum fiskifari løgtingið strikaði treytirnar um veiðiloyvi og sostatt et ikki ein avgjørd treyt fyri at fáa ískoytiskvotar fiskifarið hevur veiðiloyvi hóast lógin í stóran mun byggir á eina vaiðiloyvisskipan í so máta kunnu skip ið bara hava rættindrað fiskað menningarkvodur fáa lut ið skipanini við ískoytiskvotum sambært galdandi lóg kann landsstýrismaðurin og loyvi er givið til at veiða eftir ávísar fiskaslagi í samanlagt fimm ár taka avgerð um at leggja kvoturnar um til egnar árskvotur og mett verða grundarlagið fyri framhaldandi og burðardyggum fiskiskapi tað at avmarkingar treytir fylgja við er ikki nógv øðrvísi enn skipanin við vinnuligum fiskivinnuroyndum menningarkvotum og øðrum har rættindihavar sum ferðin á tílíka kvotu framum onnur skal virka í einari serskipan í eitt ávíst tíðarskeið men tað skal ikki vera nakar ivi um at eg helst teyði vilja at vinnan fekk støðugar viðurskiftir at virka undir ág tíðlíkar kvotur bleður lagdar um til egnar árskvotur ein ýskítis kota menningarkvota kvota til vinnuligar fiskiroyndir royndarfiskiskap ella onnur serskipan hevur eitt ávíst lógarendamál av tí sama r talan um kvotur til konkurerandi umsøkjari sum mest møguligan mun skulu lúka ávísar sakligar treytir fyri at fáa lut í hesum rættindum tí fylgja sjálvandi nakrar avmarkingar við og tí fer ein aktørur o tílíkar serskipan ikki at vera í føtum við stóru reiðaríini sum nevnt her annars segði tað ikki borið til at havt tílíggar serskipanir sum hava ymisk lógarendamál so sum at styrkja um kvodagrundarlagið at menna ávís økir í landinum og so framvegis tá ið sagt verður at nú er tíðin farin so eg haldi áfram tá eg fári orðið aftur takkfyri
takk fyri so er ein viðmerking komnur frá høgna hoydali ger so væl
frú forkvina tað var bara ein ein spurningur fyri at sláa ønøkur viðurskifti fast og spurningur er til landsstýrismannin er tað so at ískoytskvotur og tær enn ikkju útgivnu kvoturnar til vinnuligar royndir o verkætlanir at tær kunnu seljast tað vil siga kann tann sum kann tær reiðaríið ella tað tað felags ella tann einstaknu sumhívr fingð hesar kvoturnar selja tær víðari til ein annan
fyri sorrejohn eli poulsen ger so væl ja
tak fyri frú forkvina eg haldi landssorsmaðuin greiddi øgiliga væl frá hví treytirnar eru eitt sindur v øðrvísini tey fyrstu árinint áðrenn tað vevrður verður umgjørt annað eginkvoti men jeg harmast sum tann feilin mann gjørt í í sambandi við at mann ikki kann fiska tað í øðrum sjóøki føroyskum sjóøki tí tað er tað ger nemliga treytirnar at fiska temliga nógv verri enn hjá øðrum og tað er ein feilur sum er sum burdi verið rættan takk fyri
fyri so venda vit aftur til spyrjarin johannes joensen ger so væl
takk fyri ja nú fekk eg ikki alt svarið við men tað sum er er harmiligt hesum hesi støðuni er tað at treytirnar og kappingin um sama fiskiskap verður ójøvn beinanvegin og tí verður tað trupult hjá hesum ræðum ríðum at skula standa seg ímóti teimum mann kann siga verandi í stóru ræðaríunum sum faktiskt fiska akkur tað sama og hava heilt øðrvísi treytir tí vil eg
bara eg fari líka avbráta røðaran eg vil gjarna minna tingfólk á tað er ikkiminni enn tvær fartelefonir í gongd inni í løtuni og tað er ikki sigur her á tingi at mann tosar telefon meðan tingfundur er ikki inni her mann má gjarna fara út aggerat so fær røðarin orðið aftur ger so væl ja eg vil gjarna siga tað at eg taki fult undir við landssmannin tá tá han hevur tá hann hevur givið menningarkvotum og ískoytiskvotur afturat soleiðis at tær eru burðardyggar og eg haldi at fleiri reiðarír longu hava staðfest at tað er burðardygt tað sum tey takast við eg kann nevna reiðaríið vestan frá hvatri jóhanna sum vit ella kinfelli sum vit sum er har í økjnum har sum eg komi frá tey hava teir hava hvussu ella tey hava hvussusur roynt ella roynt væl í mun til tær treytir ter hava fingið so eg hugsi at landsstýrsmaðurin eigur at hugsað um tað at hetta eru dugnalig fólk sum bara eg hevði ynskt at høvdu somu treytir sum øll hini takkfyritakk fyri so er tað landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum jakubvestegaard sum fær orðið ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú kanska betri tíð at svara og taka tur í aftur okkugt tá ið sagt verður kvotan ikki kann flytast millum ár skal verða sæg frá talan er um avmarkaðar nøgdir av makreligum norðrasigld og tí rokni eg við at tað átti at borið til at fáa tað fiskað í ár ø vivíkjandi tí sum sagt verður at teir við ískoytskvotum skulu sum tað fyrsti skerjast um heildarkvotanr minka so er tað partvís rætt ja men tað er tann parturin av av norðravsild sum fer upp um markið og í grein fimtan stykkið eitt lógini har ið tað sum fer upp um fimmogfýrs túsund tons verður skert fyrst um heildarkvotan minkar og tað hevur sghva fingið tikið fyrivarni í mun til teyloyvini sum eru givin so er tað etter við at hokna undan okur hava eingi dømir um at nakar roknaðundan at fáa hvotustyrk tað verður kanska ein undarligur spurningur og tað er heldt ikki heimild at selja ískoytiskvoturnar soleiðis sumhøgni hoydal høgni hoydal spurdi tað má vera betr at fáa eina ískoytiskotu við avmarkingum heldur enn onga onga kvotu at fáa svarið í íslendskan sjógv og annað sjóvøki ja eg trúgvi komandi ár so verður tað broytt tað yvirskipaði hugsanin um tað er tað er støðuna hjá føroyar føroyum í strandalond og hhp av sovnar kvotur at mann mest møguligan mun stýri teimum til at vera fiskaði í føroyskum sjóvøki fyri at styrkja um okra samráðingarstøðu í mun til okra grannar í ár er tað soleiðis at ein rættiliga stórur partur av sildini er fiskaður í íslendskum sjógvi og tað styrkir íslendska kravi í mun til strandalandasamráðingar heldur enn føroyska kravi so tað er eitt sindur av av yvirskipaðum politikki í tí men eg rokni við komandi ár so fara ískoytskoturnar og fáa somu rættindur í so máta sum aðrarkvotur
takk fyri jóhannus joensen ger so væl
takk fyri tað sum er gleðiligt at hoyra tað er tað at landsstýrismannurin sær meiningina í at kappingarjøvnum føti og hann sigur hann fer at broyta viðurskiftini komandi ár so tað er ov heilt gott takk fyri

takk fyri frú forkvinna sum tað varðu framgongrasvarinum tá ið mann hevur nakrar serskipanir inni og nøkur nýggj skulu inn sum skuldi akkurát sum í fyrsta umfari prógva sítt sprógva sítt virði og sum tær framgongur so hava fleiri la tey allarflestu tað í mun til tær menningarkvotur sum vórðu laknar og eitt ískoyrskvoturnar eru nøkulunda tað sama tað vil siga at tá ið tú í eitt áramál ella ja tíðarskeið hevur víst at hetta ber til so ber eisini til at leggja tað um til somu rættindi sum hjá øllum øðrum og sjálvandi vóni eg tað at tað ber til skjótast møguligt at fáa lagt tað um tey rætt somu rættindur sum hjá øllum øðrum soleiðis at okur hava feløg fyritøkur sum hava jarnbjóarðsrættindu tá ið um fiskiskap ræður sjálvandi hitt yvirskipaða sum hevur verið brúkt nakað í fiskivinnuroyndum um at mann hevur onkrar puljur sum mann lutar út royndir av mann mest møguligan mun roynir at at tað skal fiskast í føroyskum sjógvi hevur eitt sindur við einum yvirskipaðum endamáli um at dokumentera fiskiskap eftir hesum her uppsjóvarfiskinum í føroyskum sjóoyggi yviru yvir tíðarskeið tað hevur rættiliga stóran týdning tá ið mann situr yvir av teimum sum samráðist við um at býta hesi her fiskasløgini og tað hevur sjálvandi í síðsta enda alt avgerandi týdning fyri føroyska samfelagið eisini tey sum til dagligt gagnýta tey ymisku fiskasløgini takk fyri frú forkvina
takk fyri so varð hesin fyrispurningurin svaraður tann næsti spurningurin er somuleiðis liga h vesturkoyrd landsstýrismann í fiskivinmálum hesin spurningurin er viðvíkjandi øktari kvotu í barenshavinum og tað er hennirikold sum setir spurningin ger so væl
forkvinna sum sagt so erur hesin fyrispurningu til jakuvestegaard lansverkt móti fiskivinnumáli hálvan oktobur í ár so gjørdi norra og russland nýggja fiskiveiðaravtalu um fiskiskap í barrenshavinin fyrri tvey túsund og einogtjúgu merkin friðarigt um um um hesi hesa avtaluna van hikki hoyrt efti eftir orði í kreskuni her í føroyum um tag men hetta var ein sertak avtala pp á tann mátan at semja var um at øka tóskakvotuni r barrasaman við við hálvt annað hundrað túsund tons hetta er so stór øking sum neyvand sæð fyrr og eru í londini samd um at býta kvotuna millum norra og og russland og triðja lond eftir gamla mystr hetta er ein óvanliga je eg kann ikki minnast nakran tí at at eitt aso ein ei eitt hækka mann eg gera enn eina so stóra øking so sæst verið føroyskar kvotan munandi hægri í tvey túsund og einogtjúgu eftir øllum at døma mist tað vera sum tú hevur verið nú eri einans fýra dúpanstrólar í rakstri í løtuni um djúparstrólararnir fingu nakrar túrar í part í baranshjavni hevði hetta komið sera væl við hjá teimum tí hetta er bútt munandi um raksturin hjá hesum skipu umframt at flakavirkinini høvdu fingið eitt kærkomið íkast tí verður hesin fyrispurningur settur landsstýrismannin nú toskaeitt nú toskakonarin bareanshavnið verðar munandi økt ætlar landsstýrismaðurin so at lata teimum fýra djuparanstrolarum nakrar túrar í part eftir eittoski í barenshavlinum soleiðis at hesir fáa eitt lytt eitt gott ískoyti og eitt kærkomið litt í mun til sum tað hevur verið nú tíverri síðstu árini
fyri jahar vesturgaar ger so væl
takk fyri frú forkvinna føroysku kvoturnar a bátnfiski barrinshavinum norskunsjógv russiskisk sjógvi eru knýttar at samráðingur ímillum føroyar og ávikavsnorurussland samráðingar um fiskiskapi í tjúgu einogtjúgu hava ikki verið enn men viðar verðar ímóti at tær verða lidnar um hálvan de sembur hóast norðega russlandir eru komin ásamt um táskakvotan í einogtjúgu verður størri enn kvotan í ár er ikki uppá forreind givið at føroyska kvotan broytist samsvarandi tann niðurstøðan verður ikki tikin fyrr enn samráðingarnir eru loknar og avtalur eru undirskrivaðar metir tað tí verða fortíðliga núlgjar metingarum hvussu stórar botskar kvoturnar skulu vera í barrenshavinum fyri tjúgu einogtjúgu annars havi eg altíð havt ta hugsan tann politikk ati tey sum hava eitt ávíst ja beite at røkja í hesum førinum nøkur sum hava innrættað seg til fiskiskapð í barnashavnin í áratíggjur at tey verða verandi í barranshavni upp á gott og ánt og hava tað at og tað hava teg at fiska reiðaríini í barrershavinum hava øll kontrakta nýggj skip sum skulu brúkast til at røkja tað beitið tá ið mann tosar um skipabólkar so eta ymiskir skipabólkar ja sum eru ymiskt fyri okur hava rækiskip sum hevur øgiliga veist grundarlag grundarlagið hjá líniflotanum serliga fristiskipinum er er viknað rættiliga nógv og tað er kanska verið upplagt men sum úrgangspunkt so barrins haða verandi til tey sum hava gagnnýtt tað í áratíggju takk fyri
takk fyri so eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá johannesi joensen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg haldi sjálvur t heta e eitt fínt uppskot sum hennika old kemur við tí djúpandstrolararnir hava ligið tungum sjógv í nógv ár og væl vitandi um matið at brestur ein av trolarunum missir kvotuni í eysturkranlandi so er av svartkalva eift svartkalva har so er sjálvandi for lítið at fiska hjá teimum og tí hevði tað verið kærkomnið at sloppið at fingið okkrar túrar í barnashavinum ø hetta er í reiðaríi í suðuroynni í vágum og tí er tað eisini so viktigt fyri økini at varðveita hesi reiðaríini og varðveid arbeiðsplássinum so hetta er ein stórum týdningi alt vildi heita á á landsýrsmannin vist hann ikki kann skaffa teimum rættindir í í barnashavinum at hann so má syrgja illa royna í øllum førum t syrgja fyri at skaffa teimum rættindir aðrastaðni helst eftir svarkaa visti estu mølit takk fyri
takk fyri joaneli poulsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina gkann geva spyrjarin rætt í at tað hevði verið kærkomið hjá trolarunum ikki bara djupastrolman hjá trolaruni helda tikið undir føroyum at sloppa aðrar leiðir men tað ivist eg heldur ikki ví fer at lata seg upp nú tá ið mann hevur hyggið avtalu við bretland aftaná bregsitt so tað haldi eg sak spennandi men tað kann vera eitt sindur misvísandi at mann nú spyr um at sleppa í barreshavi tá i mann væl vitandi um atspyrjarin saman við undanfarni samgongu tók tað sum trolararnir hevði fingið av flemmi kapp frá teimum so tað er eitt sindur eitt sindur traka komið sum il eg siga takk fyri
takk fyri so venda vit aftur til spyrjaran sum er henrik gold ger so væl
uorvia takk fyri svarið øh takk fyri viðmerkingarnar eisini nú er ikki ordiliga samdur vð haneli polsen um um flemma ikki kapp har hava línuskip beriar og tað mór línuskipi sum vóru frammanundan ein trolari var gott nokk h men hann hevði nógvar fiskað aðrastan so tað var tað var eingin vandi hansara hansara føroysku línibátarnir hava havt eitt øgiliga gott íkast á flemjiskapp so tað haldi eg var eingin ólukka í tí men tað eru fýra bátar á drifti í eygarblikkinum og eg veit tað sum landsstýrismaðurin sigur at tað ev ikki samráðingar verið men eftir øllum sum tað hevur verið frammanundan í ein so stórar øking so kann mann rokna við at okra kvota fer munandi upp øtá ið nævini tosk í baranshavni sum er eitt gott íkast til hecar djúpastrolara so er tað ávísa grundertíð fer tað fyrsta ella lættari at fiska í baranshavinum altso tosk í mun til at fiska djúpum vatni tað er bíligari at fiska tí mann brúkar munandi minni olju mann skreðir munandi minni mann brúkar minni útgerð av ymiskum sløg so tað er altso meiri pengar eftir tveir av hesum báturni eru fyrstu trolarar so teir kundu farið o longu eystur um tað skuldi verið neyðugt í mun til russiskan sjóg og annað so so hevði tað ikki verið nakar trupulleiki nú eri eg bara fýra ídrift okkara góður tráðari rankin hann hevur ligið øgiliga leingi og ein at hann var fræihann og ligið her niðuri í kaiini í havn øgiliga leingi tað er øgiliga ergiligt at síggja at at skip sum hava verið so gott íkast til vinnuna á landi í føroyum at tey ikki fáa umstøður at at yvirliva makrelurin fær nakar av teimum nakað av men men okur síggja okkurt sum svikaligt er altso hetta er skuldi verið besta makreltíð av árnum ull tey nógvu árini fiskaði makrel so varð novemburmánaði álitið av árinum álitið av árini fyr tað fyrsta kvalitetrið betri og í øðrum lagi var altíð nógv meira at fáa og so visti mann fylgir við makrelskipuri tá teimum norku og timum skosku so eru tey ikki á makrel leið tey roynar eftir øllum øðrum og tað er teknin upp á at ter fáa ongan makrel e hevi fingu eitt sidur av makreli eystur móti móti markinum til norra tí hevði tað verið ómetaliga fínt at hesi sloppu framat tað tað er í lagi at vera innrættaður um mann tað skal vera á eini beiti men nógvur hav ikki minst av monnun hava havt ein stóran part av stinnum lívi í barrenshavni so taðevði
harð eit fantastiskta íkast hjá hesum skipini visti tey sloppu nakrar túrar fyri tað fyrsta at geva tað meira pengar og so er taðitt átt eitt gott íkast eisini hjá virkinum á landið ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jacobvestegaard ger sovæl
takk fyri frú forkvinna sum nevndi so so havi eg hildið tað haldi eg framvegis at tá ið nøkur reiðaríðir skip hava innrættað seg til ein ávísan fiskiskap í einum ávísum øki verðið har í ringum tíðum sum skuldi eisini kunna vera har í góðum tíðum soleiðis ati mann kann halda tíð koyrandi diskustiónirnar hava verið í mangan um ymiska onnur fiskasløg gulllaksurer verið uppi at venda tí tað er hava verið trígir r trý pør sum hava piska gullaks hví skuli g øll onnur ikki kunna tað eisini og tað er alla tíðina hetta her við at lat tey sum har tað ber hampiliga væl til hava tað ja nevndi beiti hava tað at fiska soleiðis at mann kann hava støðugviðurskiftir og soleiðs heur tað verið í barninshavninum tað hava verið tey kendu reiðaríini sum hava havt barinsævið at liva av øh tað hevur ikki altíð givið øgiliga nógv og hetta her við at kunna forrenta ílegur nýggj skip hevur verið nokk so tungt okur minnasti søguna eitt sindur um nýggja skála berga tað var tað var tungt meni nú hava tey so kanska tí at tú hevur verið góð góð ár nú hava teir so øll trý reiðaríni kontraktað nýggj skip kostnaðarmikil skip og eg haldi tað er umráðandi at mann eisini politiskt sigur fínt tykur fáa hettar hetta økið at gagnnýta soleiðis sum tykur hava gjørtlir til hesi árini og so halda tykur tykur til tað tað er øgiliga fínt vissu øll kundu sloppið til alt men soleiðis er eigu verðin ikki at verða innrættað eftir mínum tykki takk fyri
fyri seir tað spyrjarin hennir gót ger so væl
eg eri ikki talan um at taka nakar frá nøkrum men her er talan um at tað eftir øllum at døma eftir øllum at døma kemur ein rættiliga stórur dungi afturat av toski so her er ikki talan um teir sum hava kontraktar sum hava stóra virðing fyri nýggj skip er út frá teimum fortreytum sum hava verið í síðstu ár og tá ið tú upplivið at fáa eitt so gott íkast sum tað sær út nú vist tað eru nøkulunda forhandlingar so burdi tað givið eitt munandi størri tonsatal sum kundi verið til at bjargi eg minnist eina ferð í tað ringasta av til í føroyum at eingin fiskur far at fáa nakrastað tá bar tað borðið so í bandi at tair seks eg hadi er að vóra seks tjúpanstrolarar sloppið í barrans havi og teir ylsigldu fullir undir lúkuna og gjørdu tað at teir yvirlivd teir sigldu fullir undir lúkuna og teir arbeiddu á flakavirkin tað var í havn og á tvøroyri og vági ðdøgndrift við tí fiskinum sum komu heim tað var tíðligani í vári so tað var vestarliga at royna og tað var stutt at fiska og tað var eitt øgiligt íkast hjá teimum skipunum sum í eini periotu hvar tað var so vánaligt sum tað verða tá og og her hava okur hava fiskað nøkur av teimum skipunum har verið kongafiskurini eru migrahavinum og har eru nærmast skrúva fyri nú sá eg at onkur føroyigur var n damar var blivin presidentur í onkrum av hesum her hesum nýggi har og úrslitið av tí var at tað blivin null at fiskar hjá føroyingum so tann ga mann siga at tann presidentstólurin hann var rímiliga dýrur men lat tað su fara men tað er null tað er tað er eingi tað er eikki endurskjað tað so ber ikki til tá tá ið tað er null á sk hjá skipinui sum hava fingið partvís so hetta er ikki talan um at taka frá nøkrum her er talan um at tær sum liva gott tær liva statðvekk gott og nakrir aðrir fáa eitt sindur afturat soleiðis at tað kann verað eitt gott íkast tú hjá fryrstibáta til dømis hevðitað veri eitt fantastiskt íkast at at fungin trýhundrað tons í part ellvs hundrað og trý hundrað frýa hndrar veir tríggjar túrar og hjá hinum sum kundu fóru á flakavirkini hevði tað ikki verið minni gott so tað er ikki talan um at taka frá nøkrum men at at at aðrir sum eru í driftini har fungið er møguleika at styft og sítt grundarlag upp á tann mátan kundi behildið hesi skipini sum hava verið eitt fantastiskt íkast ttað er einki hevur verið so stórt íkast arbeiði landið í føroyum sum djúpastullarni nú er tað so minkaði niður fýra
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jakob vesturgaard ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað er eingin ivi um ati heimaflotin parsolar djúpansolarlíniskip hava havt rættiliga stóran týdning fyri arbeiðið kring landið og arbeiði á flakavirkinum og ati nógvi seinastu árini hevur tað verið øgiliga tungt við rakstrinum av parsolara parsolarflotanum lemma at flotanim og fyrir nokk eingin loyna virsti tað ikki fingið tann tíð tað var ískoytið av makrelkvotu so høvdu kanska fleiri av teimum langsían ligið við bryggi tað er ymiskir skipabólkar sum sjálvandi kundi fingið meira burturúr vis teir viskimannin opnaði út kundi vera allastaðni meni sum sagt eg haldi ikki tað er rætt eg haldi tað er rætt at lata tey sum hava innrættað seg til eitt ávíst øki halda tað økið eisini í góðum tíði tí tað er eingin ivi um tað aftan á góða tíðir so koma tað minni góða tíðir tað er eisini verið galdandi í barnanshavinim alla tíðina og tí haldi eg tað er rætt at barnenshavur hildið til tey sum hava innrættað seg til at vera í barnshavinum hvørja ferð hennikold er í andstøðu so skulu leymatrolararn sendast upp barnshavið og og tað er eisini tað er eisini hesi ferðinar mann hevði ríkislmøguleikar a broyta barnesav við síðsti síðsta valskeiðið meni tað bleiv tað bleiv ikki broytt lemmatrolarin sum høvdu møguleikarnar fara og slemma ikki kapt misti tann møguleikan og tað kandi so vera ávísar orsøkir til tað men að tað gekk so skeivan vegin tíviðvíkjandi meni tá iðmann í andstøðu tá tá ber alt til eg havi havt somu hugsan um barrensai bæði andstøðu og samgongu takk fyri
takk fyri vit fara so til nei hatta var seinasta umfagið ella ikki tað er reglurnar erogens at tað er trý umfør fyrst spyrja umfør so tvey hundrað men nú er kemur nú kemur ein spurningur afturat og tað verður sjálvandi høvi at gera viðmerkingar til tann spurningin vit fara til tann seinasta spurningin og fari at biðja spyrjarin um at tekna til tað sum hendir er at fólk trýsta á áðrenn tað er skift til tann næsta spurningin og tíð kemur ta ikki við tað hevur verið fleiri fyri dag hetta er henda skipanin er si enn tann gamla lítas hindur øðrvísi endan gamma vit koma nú til trýogtjúgunda munnliga fyrispurning og tað er seinasti fyrispurningurin í dag tað er eisini til jakka vesturkoyrd landsstýrismann í fiskivinnumálum og hesin spurningurin er viðvíkjandi at flyta makrelkvøtu til tveytjúgu einogtjúgu og spyrjarin er høgni hoydal ger so væl
ja frá forkvinna um tað kann vera mær loyv so kunnu eg hugsa mær bara við mær tað at eg havi ikki í mínari politisku yrkislagi verið út fyri tey sum hendir í løtuni í tinginum við at landsstýrisfólk leypa á tingfólk á hendan hátt tá tey fáa ítøkstigar fyrispurningar um avvarðandi mál í samfelagnum men eisini hettar eg fari her eg mugu undan øllum vanligum politiskum siði vit hava upplivað tað fleiri ferðir dag at landsstýrisfólk standa her og leypa á tingfólk sum seta spurningar til landsstýrisfólkini og tað fari eg at loyva mær at loyva mær at siga tað at tað lýkist ongum tað vónliga at formandaskapurin tekur upp men hesin fyriporðin snýr seg um at flyta mann krelkvodu frá í ár átst tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og einogtjúguí samanlanda avtaluni um makrel millum føroyar es og noreg har er ásett at tíggju prosent av føroysku kvotuni kunnu flytast yvir um ártey skipurreiðaríðir sum hava eginkvotur tey hava rættað at flyta tíggju prosent av síni kvotum millum ár tað er ásett so vitan vit eisini at makrefiskapurin hevur verið heldur øðrvísi í ár og at føroyska makrelfotan er ikki uppfiskað landsstýrismaðurin boðaði í vikuni frá at kvoturnar vindiliga royndir verkætlanir fyri tvey túsund og tjúgu verða ikki avgreiddar í ár men skulu flytast til tvey túsund og einogtjúgu tí er týdningarmikið at vita hvussu nógv er eftir at fiska av teirri føroysku makrelkvotuni og hvussu nógv er eftir hjá teimum skipum og reiðaríum sum hava eginkvotur og tí hava vit sett landsstýrismanninum tríggjar spurningar í fyrsta lagi hvussu nógv av føroysku makrelkvotuni fyri tvey túsund og tjúgu er eftir at fiska í tonsum og í prosentum og tvey hvussu nógv er eftir hjá teimum skipum og reiðaríum sum hava eginkvotur í tonsum og í prosentum og í triðjalagi og meira enn tíggju prosent eru eftir tá ið árið er runnið hvussu ætlar landsstýrið tá at loysa avbjóðingina við kvotunum til vinnuligar royndir og verkætlanir sum ikki eru avgreiddar í tvey hundrað og tjúgu altso tá verður ikki gjørligt at flyta tær við sum eru komin upp um markið hvussu ætlar mann at loysa tað
takk fyri so er tað jakob vesturgord landsstýrismálar í fiskivinnumálum sum fær høvi at svara ger so væl
takk fyri frú forkvinna til fyrsta spurning so útluta eru gott áttaoghálvfems túsund tons av makrelia fiska í ár fiska er gott sjeyogtrýss túsund tons eftir at fiska er gott tveyogtretivu túsund tons sum svara til trýogtretivu prosent til spurning tvey útlotarir sum eginkvotur keyptarkvotur eru íroknað tað eru átt gott áttaogtrýss túsund tons av hesum eru tvey hálvtrýss túsund tons fiska eftir at fiska eru knapt sekstan túsund tons sum svara til trýogtjúgu prosent til spurning trý skipanin við at myndugleikin flytur makrelkvotur trýst um ár samsvaranir semja ímillum strandalondini partarnir hava avtalað teirra millum at hvør teirra kann flyta tíggju prosent av kvotuni á einum ári frá einum ári til annað eitt samráðingaumfarverður eftir í ár partarnir samdust um heildarkvotur men spurningurin um býtið av henni og onnur viðurskifti verða tikin upp aftur einum seinni umfari sum verður seinni í hesum mánaðinum høvi verður har at ávirka so at ein størri nøgd kann verða flutt millum ár okur fyrireika lógaruppskot til at gera tað okur vita ikki um nøkur strandalanda avtalað verður komandi ár tað er øgiliga tengt at um um bretland hvat ið hendir millum bretlanda og es okur hava dømir um at bæði es og noreg í strandalandhøpi hava biðið um at fáa størri kvotur fluttar um ár so okur meta ikki at tað er nakan trupulleiki og okur fyrireika lógaruppskot eisini til at kunna fremja tað at mann flytur makrelkvoturnar til komandi ára fiska takk fyri frú forkvina
takk fyri so venda vit aftur nei tað kom ein viðmerking nú frá jóhannes joensen ger so væl
havi ætlaði bara at spyrja landsbygdina um um tá tú at flyta kvotufør sum ár undir eisini galdandi fyri mangakvoturnar takk fyri
ja takk fyri og so vendaðut aftur til spyrjarin høgna hoydal ger so vælger so væl
frú forkvinna eg haldi hetta var eitt greittsvar frá landsstýrismannunum við neyvum tølum og prosentum og hetta vátta so tað at vit eru í teirri støðu vit kunnu vóna tað besta atnakar makrel veðu fiskar afturat í ár men altso at trýogtretivu prosent eru eftir av teirri føroysku makrelkvotuni og eg haldi landstýrsmaðuin upplýsti at hjá teimum sum hava eginkvotur og sum hava rætta at flyta tígju prosent yvir um ári sam bært at koyra egnu lóggávu har vóru trýogtjúgu prosent eftir tavl siga vit raka markið so ella so hella vit vónandi ikki men um tað verður so tá er tað púra rastsum lansýrsmaðurin sigur at tá mugu vit so royna at fáa tað við í samráðingarnar nú aftan át hækka hetta markið sjálvandi verður eingin strandand avtala so er trupulleikin ikki so stórur so eg vóni t ein loyst finst a tíð men eg helt tað var sera áhugaver atlandsstýrismaðurin eisini vísti á ta avbjóðinginsum vit kanska ikki ordiliga hava fingiðinn undir neglurnar enn altso at bretland tá ið vit fara um orsskifti er burtur úr es vit hava í løtuni er á strandalands avtalum sum alt su bara er millum norre og føroyar og es íslandir uttanfyri og hvar fer bretlands so her er hetta er sera áhugaverdar ella avbjóðandi umstøður hjá okkum í løtuni og eg fari ikki at biðja lansstýrsmannin her um at leggja okkara samráðingara strategi fram alment tað skul vit viðgera í trúnaði hmen í hvussu so er so vóni eg at at tað samráðingar umfari sum nú kemur kemur at loysa hesa avbjóðingina við við at flyta kvotufvørs um ár tey annars fáa vit ella so eru vit veruligan vanda fyri at tað sum ikki hevur fiskur í makreli í ár dettur burtur taðvalsiga tay virðini onkursvegna fara fyri sjeyti og so far ta heldur ikki at rigga at útvega at útluta vinnuligar royndir verkætlanin al so kvoturna fyri ár næsta ár so tað má finnasta loysn av tí eg haldi tað kann bera til landstýrsmaðurin kann rætta meg um eg fara í skeivur eg haldi vit høvdu eitt líknandi dømi við svarsskjafti fyri ikki so langari tíð síðani e hugsitað var í seytjan rað og átjan og har fingu vit sovrna loysn við hini sannalondini um at vit vit kunnu flyta nakað meir so vónandi er ein loysn at finna hartakkr
urgaard næststýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvinna og hvørja royna at flyta allar kvotur yvir um til komandi ár sum eru ikki verða fiskaðar nú er ein løta eftir av árinum og vist tað tørnar fyri við makrelfiskiskapi so er øgiliga skjóttá fiskamakrel við teimum effektivu skipunum sum okur hava okkurt skip hevur atgongd enn til ein tvey túsund og tons haldi í agassjógvi og tað ber til at fara eftir tí nú meðan eg skilji av lagnum so fara skipini at leita og onkur hevur fingið fingið makrel uppat norska norska sjóveki og okur hava atgongd í norðskan sjógv at fiska makrel støðan hjá bretlandi er avgerandi eisini fyri okra kvodagrundarlag komandi ár tí atgongd og serliga brekskt øki er grundleggjandi og var grundleggjandi fyri tí makrelavtalu okur gjørdu í tvey túsund og fjúrtan so tað verður eisini grundleggjandi í mun til ta kotu sum føroyar fara at áseta sær av makreli komandi ár hvussu øll tey viðurskiftini verða men tað er ein nokk stórur spurningur sum okur sjálvandi í løtuni viðgera í fiskimálaráðnum meni sum spyrjarin høvnihoydal er inni á so er støðan hjá bretlandi týðandi tá ið tað kemur til samráðingar tí fiskiskapurin har ið mest fest fyri makrelum gongur fyri seg í bretskunim í tað kemur at ganga fyri seg bretskumsjógvi tí er tað rættiliga avgerandi okur hava framvegis eina vón um at tað kann tørna fyri at fiska makrel og sum sagt sjálvt um trýogtretivu prosentir eftir og vissi makrelfiskiskapurin tekur seg upp so er øgiliga skjótt tað fiska men sum er nú so knýpur tað takk fyri frú forkvina
takk fyri so fara vit undir seinasta umfar og tað er høgni hoydal sum fær orðiðger so væl
harra formaður bara tvær tvær stuttar viðmerkingar afturat eg hugsi at vit eru ja ella vit eiga hvussu er at gera alt fyri at standa saman um tær avgerandi samráðingar vit nú fara fram og rokni geisini við at landstýrismaðurin fer at koma úttarnalsnevndina innan fyri rímliga tíð um hesa støðuna hog vónin tá at allir flokkar standa aftanfyri tar bestu leiðina fyri fyri føroyar tí sum landstýrsmaðurin var inni á so eru kanska tveir ella tvær avbjóðingar her annað er tað tað strannaavtalan vit hava millum norra og føroyar og es gongur út og skal endurnýggjast sum hon skal halda fram men bretland kemur inn sum tann nýggi leikarin ella tann nýggja nýggi nýggja strandalandið á vøllinum og skilti landstýrsmannin rætt so hava vit tí tvær avbjóðingar eitt er um at leingi strandaavtaluna og øll um bretland kemur upp í hana og har avtala mann vanliga eisini atgongd at fiska hjá hvørjum øðrum landstýrsmaðuri nevndi vit kunnu fiska í norskumsjógvi tíbetur eg vóni eisini tað terna tilaftur við makrelfiskiskapin í ár men hin møguleikin er so at verar ikki nøkur standandand avtalu so hava vit framvegis tørv á einari avtalu við bretlandi til at kunna fiska makrel í bretskum sjógvi sum jú tekur seg upp longu vanliga í januar øh og tað verður eisini tað evr eisini stóran týdning fyri okkum øh og tí fegnist um at ey halda vit hava havt eit líta gott samstarv við bretland frá byrjanin av síðani síðani fólkakvøðunum fólkakvøðan brekkset varð longu haldir dagin eftir næstan høvdu vit samband við breytar og at nú er undirritað lanstirsmaðuin var uttanansnevndini herfyri við við rammuavtaluni við bretland og nú skal hon so eisini fyllast út men avgerandi samreingar eru fyri framman og eg fari bara ynskja okkara samráðingarfólki og landsstýrinum í alla eydnu við tí og vóna at vit fáa at vit fáa fulla semju ímillum teir flokkar suml standa aftanfyri tí at tað ræðuri hjá okkum um at standa at standa á savnu aftan fyri ta strategi og tey krøv sum vit sum vit í veruleikanum hava øgiliga stóran tørv á at loysa beint í løtuni takkfyihara formaður
ja takk fyri so fær jakubvestergaard tað síðsta orðið í samband við hendan spurningin og spurningarnar í dag ger so væl
ja takk fyrihara formaður eg kann upplýsa at síná millum samráðingar við at ð bretland verða mitt í desemburmánað karmssáttmálin sum var skrivað fyri nøkrum døgum síðan hann verður lagdur fyri tingið rokni við komandi viku soleiðis ati tingið kann taka støðu til hann men sum høgni hoydal upplýsti so hevur uttanlandsnevndsum haftan til viðgerðar og alt tað og tað var breið semju um at tað var tann rætti vegin at fara so tað átti at verið rímiliga skjótt at avgreitt ein sovnan karmssáttmála sum er eitt uppskot til samtyktar í tinginum og tá er akkurát sum formliga klárt at samráðast ið bretar og tí hava okur sagt at okur áseta samráðingarumferini at vera um hálvan desembur og sum sagt tað er rættiliga avgerandi um so er at eingin strandalandavtala blívur um makrel so kann mann allíkavæl avtala atgongd og tí tað eru sínámillum samráðingar sum kunna avtala atgongdi millum partarnar og tað fer sjálvandi at hava ávirkan á eftir mínu tykki hvussu stór enn føroysk kvota skal vera tí virðið á kvotuni er eitt annað um okur ikki sleppa at fáa atgongd enn við te okur fáa fáa atgongd og soleiðis var tað eisini í teimum samráðingunum sum tá vóru um makrel og tá kvotuáseting sum var frá føroyum tá okur bara skuldi fiska makrelin í føroyskum sjógvi tí tá er støðan ein onnur so tað hevur avgerandi týdning fyri altíð etah við makrelinum men fyri at taka haftur í afturspurningin um tað so síggji ikki nakrar trupulleika beint her og nú at at flyta tað sum er yvir til komandi ár eg trúgvi at tað átti at borð til at fingið undantak ella semju um tað takk fyri harra formaður
ja takk fyri so vórðu fyrispurningarnir teir trýogtjúgu imulligu fyrispurningarnir í dag avgreiddir og vit hava farað so til tað næsta málið sum er á skránni í dag tað er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar s strika eitt tvey túsund og tjúgu til helga abramsen landsstýrismann og hann er frá jóhandal landsstýrismannin viðvíkjandi ravmagsviðurskiftum og tað er jóhandal sum fyrst fær orðið tað er soleiðis at spyrjarin fær fyrst tíggju minuttir og svararin tað sama og so annað umfar fimm minuttir í part so kunnu onnur fáa orðið fimm minuttir so er tað aftur spyrjarin svaraði upp á enda nú fari jóhandal orðið ger so væl
sev sum felagsskapur og okum sum land koma at hava eitt sera væl útbygt samfelag tá tað kemur til orku og tá tað kemur til orkuloysnir av ymisum slag

sera týdningarmikil ting okarasamfelag ikki bara tí at mann kann tendra na kontakt men eisini tí at manni við teimum skipanum sum eru á gáttun teimum inteligentu skipanum sum koma kemur at at hava nógv størri tørv á orku frameftir og eisini í grønare orku tí ateitt hvørt ting eftir hondini kemur at hava smart loysnir í sær soleiðis at tey komandi árini kemur tað at vera dag daglig kostir fyri fyri eisini føroyingar ati tær loysnar koman yvir okum sum sum onnur lond eru fyri vit atseta í gongd og og tað kemur at krevja tað at okra ælkervi og felagsskapur eisini er framvíð skónum og klárar at fylgja við tí sum kemur eg haldi tað er øgiliga gleðiligt at mann hevur sett út í kortið ati mann vil ta grøna ta grønu leiðina og og føroyar eru eitt eitt eitt samfelag sum er væl egnað til tað hóast eg at okur havaeittlukka elkervi okur fáa ikki selt streym til onnur lond sum so altso okur sleppa av við avlopsstreymim o tað seta eisini stór krøv til okra samfelag og okra orkukervi tí at tú mást finna loysnir fyri hvussu tú kansn samankoyra vndogvatn og og og og olju og harvið fáa tær so nevndu smart loysnirnar at koyra saman og tær stýringarnar sum annars gera tað at hetta kann fungera optimalt tað bliva jú gjørdar ein rúgva av góðum uppskotum bæði av undanfarnu samgongu og eisini av okum sum søógdu í samgonguni frá átta til fimtan okur gjørdi millum annað heildarætlanin fyri orkuøki í tvey túsund og ellivu tólv og undanfarna samgongu gjørdi eisini eina eina ætlan umum eina grøna leið sum eg haldi var var góð so at tað er øiliga viktigt at okur saman kunna lyfta hetta her saman við saman viðorkufelagsskapinum sev og saman við teimum sum annars hava hug til at koma inn at veita orku til til okum í í føroyum frameftir í tí høpinum so havi eg eisini settiein skrivlan fyrispurning til landssýrsmannin í umhvørvisvinnumálum sum eisini er orkumál helga abramsen og viðmerkingarnar eru tær at innskilt er at røkka málinum um hundrað prosent grøna ella varandi orku skjótast tilber og helst seinastu tjúgu tretivu samstundis sum okur hava veitingartrygd og legskt møguligar elprísur hvussu okur røkka hesum málinum erta hinvegin ósemji um verandi samgonga hevur sett sær sum mál at munandi meira ferð eigur at verða sett á framleiðsluna av grønari orku fyri at røkka hesum máli verður so arbeitt við at tryggja styri kappingarframleiðslu sølu síni arbeitt verður eisini við at skilja ellitið hjá sev frá hinum virkisøkini soleiðis at full gjøgnumsjúgnini verður í kostnaðini av av netpartinum fullgjøgnumskúgnin skal verða undir at privatar fyritøkur skulu hava møguleikar at leiða og framleiða seg inn á elliti og síðan selja streym og aðra loysnir sjálvandi eisini hesir spurningar verða settir fyri at sjónarmiðini hjá fleiri viðkomandi vørt sum kunnu koma við í

ísambandi við orkuøki og tí havi eg sett hesar spurningarnar eitt e landstýrsmaðurin kunnaður um hvussu gongdin í ravmansprísum uttan avgjøld hevur verið eitt nú í danmark har framleiðsla og net eru sundurskild og ein liberalisering er farir fram samanborið við okraprísur her í føroyum er landsstýrismaðurin spurningur tvey er landsstýrsmaðurin kunnaður um aðrar metingar av avleiðingum av eini sundurskiling á netinum og eina marknaðarger at framleiðslu av streymi inntryggja sev tar verður veruligat hugsa um hvussu streymprísirnir kunna fara at vera og hvussu okur røkka málinum at gerast grøna orkuøkinum fýra er landstýrismaurin kunnaður um ítøkiligar ætlanir um at koma longri áin leið á grønu kósini men sum ikki hava fingið viðgerð og fimm er landsstýrsmaðurin kunnaður um hvør sev fylgir prísavtaluni við vindmellufeløg her undir um sev avroknar dóttirfelag síni í húshaga við munandi hægru upphæddini er tað sum svara til avrokning fyri ta vindorku sum vindfelagið hevur framleitt at lata innan netið hjá sev og seks er landstýrsmaðurin nøgdur við gongdina at koma longri á leið á grønu kósini her verður serliga hugsað um bæði um verandi skipan á økinum og um verandi umsiting á økinum hetta vóru spurningarnir takkfyri hara formaður
ja takk so fær heildrað ábróðmssagnum orðið ger so væl
ja harra formaður tað fyrsta at takka fyri spurningin fyrispurningin sum er í fimm punktum og fyrsti spurningur í hesum her fyrispurningin t er um ranvalksprísin uttan avgjøld og tá mann samanberr við prísirnar í danmark har svara soleiðis nar stutt kann sigast um gongdina á ravmagsprísum uttan avgjøld at prísirnir seinastu tíggju til fimtan árini eru hækkaðir munandi meira í føroyum enn í danmark og so eru ein talva viðløgd sum tingfólk og onnur kunnu síggja liggur eisini út í heimasíðuni hjá løgtinginum viðmerkjast kann at í føroyum er prísurin á einum kilogatt tíma ymiskur alt eftir um talan er um eitt húsarhald ella ein vinnuligan kunda og avslátturin í elprísinum til vinnuligu kundarnar eru eisini ymiskur alt eftir stødd og slag av vinnukundum seinastu trey árini hevur ein serlig avsláttarskipan eisini verið galdandi til hitapumpur og til løging av elbilum nógv avgjøld verða løgd oman á elprísuin í danmark sum samanlagt svarað til meira enn helvtin av tí sum verður rindað í danmark hevur elprísurin uttan avgjøld verið rættiliga støðugur seinastu fimtan árini við fallandi gongd seinastu árini meðan føroysku elprísirnir eru hækkaðir í nevnda tíðarskeiði viðmerkjast kann eisini at elprísurin í føroyum er hægstur á listanum yvir elprísir í europa tá ið prísurin er reinsaður fyri avgjøld og har er eisini onkrar talv erður lagdar við sum sum tingfólk og onnur kunnu síggja hinvegin er ikki heilt lætt at samanbera elprísir eitt nú tí føroysku elprísirnir enn eru nógv knýttir at sveiggjandi oljuprísum eisini er føroyski elmarknaðurin lítil elnetið elnetini smá og sjálvstøðug og ikki íbundin onnur og størri net danska elnetið er nógvar ferðir størri og er íbundin europeiska meginelneti samanberingargrundarlagið má tí takast við ávísum fyrivarni

aðrar metingar eru gjørdar seinastu árini sum millum annað snúgva seg um sundurskiljing av elnetinum og eini marknaðargerð av streymframleiðsluni og har ímillum eisini hvussu vit kunnu røkka málinum at gerast grøn á elorkuøkinum nevnast kunnu heildarætlan fyri elorkuøki frá tvey túsund og ellivu bygnaður og ognarviðurskifti á elorkuøkinum í føroyum frá tvey túsund og fimtan virkisætlan fráfrágreiðing og tilmæli um framtíðar elorkuskipanina í føroyum frá tvey túsund ogfimtan onnur almenn álit á orkuøkinum so í yvirlit fyri føroysk álit og annað á heimasíðuni hjá løgmansskrivstovuni í heildarætlanini fyri elorkuøki frá tvey túsund og ellivu verður beinleiðis mælt til at leggja netpartin hjá sev undir sjálvstøðugt sjálvstøðuga leiðslu í frágreiðingini frá tvey úsund og fimtan viðvíkjandi bygnaði og ognarviðurskiftum á elorkuøkinum har umboð vórðu fyri sev og landsstýrið mæltu umboðini fyri landsstýrið til at leggja ognarlutin í sev til landið alternativt varð mælt til at gera eitt eild deildaruppbýtið millum net og framleiðslupartin hjá sev sum eitt fyrsta stig hetta deildarbýtið ella deildar uppbýtið er seinni gjøgnumført í sev

og so er tað triðju spurningurin hann var ha jeveit soleið nar er landsstýrismaðurin kunnaður um ítøkiligar ætlanir um at koma longri á leið á grønu kósini men sum ikki hava fingið viðgerð har eru svarið soleiðis tær mestu ítøkiligu ætlanirnar at koma longri á leið á grønu kósini eru ætlaðu vindorkuútbúggingarnar nevnast kann ítøkiliga vindorkuætlanin í porkeri á oyði og í flætnahaga oman fyri havnini eisini kunnu nevnast ítøkiligar ætlanir um vindorskuútbyggingar á sandoynni og í eysturoynni og so er tað ætlanin at gera pumpuskipanir í vestmannaøkinum og í suðuroy ja og taðr tær báðar nógv tíð í orka er brúkt og drúgv drúgvar frágreiðingar skrivaðar í fyrireikingunum av ætlaðu vindorkuútbúggingum og serliga av pumpuskipanunum ítøkiligar umsóknir eru eisini komnar um loyvi at fara undir at gera pumpuskipanir tó uttan at neyðuga fyrisitingarliga grundarlagið enn hevur verið til staðar fyri at ítøkiligar avgerðir kunnu takast á í hesum málum

seg hevur fingið álagt frá myndugleikunum at vindfelagið í húseyga skal avroknast sambært galdandi prísavtalu millum vindfelagið í húseyga og sevnet prísavtalan ásetir millum annað at vindfelagið ikki kann avroknast fyri minni framleiðslu enn einogfjøruti komma fýra gikavatt tímar uttan so a vindfelagið framleiðir minni enn hetta og tað ikki skyldast viðurskiftið hjá sev seinastu tíðina hevur samskifti verið millum sevnet og elveitingareftirlitið á umhvørvisstovuni um í hvussu stóran mun manglandi elframleiðsla innan elnetið er orsakað av viðurskiftum hjá sjálvum vinfelagnum ella viðurskiftum ið skyldaðst sev net ein endalig niðurstøða um hvørt sev net hevur avroknað ov nógv til vindfelagið væntast at fyriliggja í næstum síðani er tað fimti spurningur og seinast spurningur hann ljóðaði solðinar er landsstýrismaðurin nøgdur við gongdina at koma longri á leið á grønu kósini hevur hugsað bæði um verandi skipan av økinum og um verandi umsiting á økinum har svar soleiðis nar landsstýrismaðurin ásannar at tað ikki gongur heilt so skjótt við grøna orkuskiftunum sum ein kundi vóna orsøkirnar eru helst fleiri og samansettar lutvíst kundi glógarverkið verið greiðari og lutvíst kundi orkumyndugleikin lýst og fyrireika stóra orkumálini betur mótvegis øðrum myndugleikum og áhugapartum við eitt nú kunning og samstarvi fyri at tryggja eina skjótari málsviðgerðargongd tvørtur um myndugleikamørk nøkur av hesum viðurskiftum gerast skipanarliga greiðari tá ið elveitingarlógin verður dagført dagførd at dagføra elveitingarlógina er liðug í arbeiðinum sum í løtuni verður framt fyri at gera skilna millum framleiðslu og netpartin hjá sev soleiðis at fult gjøgnumskygni verður í netprísinum harafturat fer umhvørvisvinnumálaráðið at taka upp við umhvørvisstovuna hvussu eitt nú vindútboð verða løgd til rættis kunnu ivamál ruddast á vegnum áðrenn boði verður út gerast kærurnar kanska færri umsitingarliga er helst eisini neyðugt at ásanna at ein liberalisering av elframleiðsluni krevur eitt styrkt elveitingareftirlit ið hvussu er til nýggja skipanin er kjølfest viðvíkjandi grøna orkuskiftinum er tó eisini neyðugt at hava í huga at orkuskifti sum hugtak er breiðari enn grøn elframleiðsla vit mugu eisini áhaldandi eggja brúkarunum bæði privatum borgarum almennum stovnum og vinnulívinum til at velja grønari orkuloysnir hesin parturin av orkuskiftunum verður í løtuni stuðlaður av emvg og avgjaldsfrítøkum men vónandi fyri kapping í sølupartinum av elframleiðsluni eisini at viðvirka til skjótari grøn orkuviðurskifti millum borgarar har ráðgeving um fyrimunir og vansar við ymiskum loysnum vónandi gerst meira sjónlig hatta var sum svarið takk fyri

og gapa tá ið tæir hoyra hvussu fantastiska høgi prísirnir eru í føroyum í mun til okra grannalondum uttan at hava nøkra avgjøld sett á seg hugsi tykum til hvat tey høvdu veri við atjúkur høgdu eina rúgvu av grønum avgjøldum eisini sum man hevur havt í útlandinum soheru taðikki verið livandi íhsum landinum fyri orkaprísi so at okur hava eina stóra uppgávu haldi eg eg minnist at est hassun landstýrsmaðuri tá ha gjørdi mann upp hvat ið hesar ymisku orku keldurnarmar fekk kostaði pertilowatt altso vist ann byrt man brúkti tils atomkraft vist man brúkti pomtus torry km vst man brúkti vind og annað hvat framleiðslukosnaðurin var og minniskju rætt so so so lógu eg pzkostnaðirnir um um eina krónu fyri kilvatnið og og og og atonkraft munandi og munandi minni altso eg lóð niðri á hálvfems oyrunum halt vistí minnis sætt fyri greina grøna orku og og tí havi eg sjálvur eisini altíð verið tiðlagandi av at mann átti at havt tð at lígja tongafert í føroyum og nú síðan nú síðan tr blivin vitori um reakturin ha tið vit tað er ikki at braga niður og eingin vanliguraferð so burdi mann ennara ferð umhugsað tað heldur enna at brent kølasvarta olju ni á sundi fyri eina milliard ta mán sigldit eisin fingu eita tongraverk fyri mann vildi tað um ikki so langa tíð meni tað er áhugavert haldi eg at síggja tað ati sjálvandi má mann hava í hug at tað okur hava okur hava olju oljuveiting og tað kostaður tað svingar men at prísurin er uttan uttan avgjøldur eru farstar heksti í europa tað haldi eg er rímiligani sigandi haldi eg tí at okur liggja væl fyri við við at kunna brúka vind og og og vatn og serliga kanska bverður skjótarg átí við við pamp s stórryggj millum annað o enum góðum skipanum men okur hava jú roynt ígjøgnum ølu tsi árini at at at at fáa loysnir sum eru góðar og og eg haldi sjálvur tað ati visti mann kann framskunda nøkur ting her millum annað pomposstórigi so kema komið nógv skjótari fram áleið trúgvi eg og tey landsýrsmaðurin sigur her beint í sínum einan svarir til mín at mann ikki fyrisitingarliga hevur grundarlagið í ordan við tí partinum so er tað ikki heilt rætt tí ati í longru í tvey túsund og tíggju tá gavi eg sjálvur sum landsýrmaður at fyribilsloyvi til pompostórikin miln annað í í í vestmanna og tað bleiv endað endurnýggja eisini aftur men nú havi eg so skilt síðani tá at mann hevur valt í tjúguogtjúgu ikki at endurnýggja tað aftur av einal aðrari undarligu orsøkin sum ta eg havi gottkunna hgsa uma fing at vita frá landsýrsmanni hví mann ikkihvar enduni hjá tað aftur tí at siga taðat mn iki erta fyrisitingar á grundarlagið í ordan tá manhevui gjørt frá tvreimum umførum áðrenn tað haldi eg ikki hanga helt saman tað má vera aðrar orsøkin til at mann hevur valt tað og eg havi sjálvur í tí tilfarinu sum eg havi frá frá lansýrismannatíðindi statudbek eisini skriv sum siga tað at tað at mann gav á loyvið tá var í ordan frá umsitingini tað mán kemur til heta her við við netpartinum og millum annað n spurningur fýra hetta við húshið a og útboðstreytum og prísavtalum tað er jú staðfest tað at at tað ikki eru yvirhildnar tær útpboðstreytirnar sum sum hava verið frá sæesa síðu av í sambandi við húsið a

dømis tá vindiorksviðurskiftini eitt ár viðfør at tað ikki er gjørligt at framleiða einogfjøruti komma fýra gikavatn tímar sum inn á netið og i iki skyldast viðurskiftið hjá sev hetta siða man í í skrivið frá frá frá orku til sev at at har eru ting sum ikki hava verið í lagi og sovorðni ting sum tað hevði mann havt umgingist

at man hevur eitt rakstrafelag um at heu eit netfelag soleiðis at atgongd til netið ígjøgnumskygdini við netinum og tað atkunna framleiða inn á netið og úti av netinum t aftur keypa at tað er gjøgnumskygd og allir kunna teir sum hava hug til at kuna framleiða sjálvandi visti ann lýkur krøvini il til griddhvøndi annað mnn mann man kann gera tað so eg vóni t tað at landsýrsmaðurin veruligani setti tað prosjektið á skinnara soleis at mann fer tann partin upp á pláss við at hava rakstrarfelag og netfelag hvør sær sjálvandi mann ev sagt fyri t sev eigur stadvekk netið men men atgondin til netið skal vera akkurtum tað eftra hjá telefonverkinum at at allir kunna brúka tað vist tær líka treytirnar og har við eisini fer mann kapping um um orkuna samstundis tað haldi eg eri relevant takk fyri hara formaður
ja so er tað landsstýrismaðurin heldur á abrabbe sanger so væl
harra formaður ja ø hesi tølini tey eru rættiliga greið men sjálvandi tøl tað skal mann lesa evið en missum fyrivarni tí at tú kanst velja hvørji tøl tú brúkar hvørjir tú ikki brúkar og hvørja fortreytir tú tekur við hvørja tú ikki tekur við verja fundi inni í eysturoynni í farnu viku har bæði umboð fyri vinnuhúsi og fyri sevog luttøku og og og tað bleiv ein vist diskussión um um at her tá man samanbera prís við við onnur lond europa tí at hvat skal hvussu skalt tú rokna tað hvussu skalt eg síggja tað og tey sóu so ikki líka upp á tað men soesitat er tað væl sagtans við sovorðnum tølum men eg haldi at t tað sum tað sum vísir er tað at vit hava brúk fyri kapping og gjøgnumskygni og eg púra samd við spyrjarani tí at ati tað at mann skilur net og og framleiðslu sundur soleisnar at mann kann hava netið sum monopol og um kapping um framleiðsluna ta er absolutt veðurin at fara og eg síggi rætiliga ljóst upp á tað vit hava gott nókk verið í miðlunum nokk so nógvi orðadráttur um at her hvussu tað skal gerast o hvussu tð ikkiskal gerast men eg haldi at ati tey sum arbeiða við fyri vinnumálaráðið við hesum her og tey eru einum øgiliga góðum diologi við sv nú og eg trúgvi uppá at vit fara at finna eina loysn sum sum partarnir verða nøgdir við tí sv hevur eisini áhuga í at í at fáa gjøgnumskygdni og at fáa kapping om att øki so tað er absolutt nakað sum sum vit arbeiða víðari við og sum eg trúgvi vit fara at koma á mál við e nú spurdi spyrjarin heta her hví mann ikki hevur hevur longt loyvi við viðvíkjandi pumpuskipan í vestmanna nú nú bleiv tað givið fyri nógvum árum síðan og so bleiv tað longt og tað er faktist einki hent á tí økinum og og so erur spurningur nú er tað blivið so so langt síðani hetta loyvi varð givið uttan nakrar hent og tí hevur mann so orkumyndugleikinm hildið at tað var rætta at bjóða tað út av nýggjum men tað merkir sjálvandi ikki tað at at tey somu ikki kunu fáa tað aftur men men tað skuld so í eitt nýtt útboð fyri at fyi at kappast um hetta her og tað er tað sama við hesum her at at vit skuldu hava vit skuldu hava kapping í økinum og og tá ið ter gingið so nógv ár og einki hent so so mán hildu at tað var rætta tat at bjóða tað út á nýggjan soaðnar at at vist onkur kann bjóðast at gera tað bíligari so vav tað eisini møguleika men tað kanmann s altíð diskuterað ú um tað er tað rætta ela ikki men tað er so loysnin mann valdi takk fyrijatak
so eru tað aðrir tingmenn til onnur sum kundu fáa orðið fyrst er tað bjørt samuelsen
ja ein áhugaverdur fyrispurningur øeg haldi eg fari at byrja mína røðu við ati heita landsstýrismannin sumeg á heittan síðan hann kom í sessin um at seta á stovn aftur hendan politiska fylgibólkin til orkumál eg haldi at vit hava veruliga tørv á at allir flokkarnir fáa høvi saman at kjakast um framtíðina í kara orkuumlegging sa hetta er eita av teimum kanska fáu málunum hvar allir flokkar tykjast hava nøkulunda nøkulunda sama mál í øllum førum hetta við at vit vilja umleggja orkunýtsluna á landi um til grøna nýtslu so er tað sikkurt eitt sindur ósemja um hvussu skjótt tað eigur at ganga fyri meni eg havi virkuliga saknað tað at fáa høvi til politiskt at viðgera nøkur ítøkilig átøk sum kunnu gera tað kemur størri ferð á eg trúgvi upp á at kappingstørri kappingaøkinum er ein partur av tí samstundis sum eg trúgvi upp á at tað er neyðugt at vit sláa manngarðin um sev soleiðis at sev blívur við at verða tann sterki ella ein sterkur leikari í í hesum her tað haldi eg at vit øll kunnu jóta gott av men vistu vit hugsa um at vit skulu lektrifisera alt samfelagið so er tað mongdin á orku sum skal framleiðast av grønari orku hon er so stór í mun til tað sum í dag er grønt vit vistu taka samlaða orkunýtsluna á sjógva í landi í dag so eru vit bara eg veit ikki tíggju prosent grøn í besta føri so tað vil siga at at vit hava so nógv at fara eftir á leiðhelvtina orkunýtslui er á landi helvt ina á sjógvi vit seta taðett sindur stórt upp og har er so stórar mongdir at bæði privat fleiri privatar fyritøkur kunnu koma inn og framleiða og tað skal altíð verða í áramál settumkontraktum altso avtalum sum kanska er fimtan ár tíggju fimtan ár eg veit ikkihvat er av hóskandi men at sev so alla tíðina líkasum er tann motorurin tá tað tað tað trygga elementið í hesari her umleggingini og ja jóhandal nevndikjarnarku og tað er eitt kjak við tað havahavt tey síðstu tíggjuárini lat meg siga beinanvegin eri akkurát har sum eg altíð havi verið har tí er ikki tí at ræðiskjarnar su eg kann gott verða samd í at at hon er tryggari í dag on hon var fyrr men eg haldi at tað er nógv klókari at útbyggja allar tær grønu orkukeldurnar sum vit verða sjálvveitandi og ikki skulu til stríðast við at sleppa av viðradiaktivt burturkast sum verður verandi til nógv ættarligu fram í tíðina so vistu vit brúka nógvar pengar upp á at menna sjálvandi víðari vindorkuna sum longu hava men so eisini í nógv størri munaleggja um til sólorku at fáa nógv meira burtur úr sjóvrarfalsorku at seta gongd á vit eru í komin rættiliga langt í mun til royndir við rk menning av netinum alt tað sum sev altso á sev ikki einsamalt er í hesum her men at mann eisini politiskt tekur støðu til til dømis bara tað sleppa inn til borðið at diskutera hvat er ein fornuftig loysn har vit gera eina góða javnvág ímillum at privat í størri mun kunnu vera við til at lyfta hesa uppgávuna altso í mínum høvdi er tað nokk so einfalt fokust skal atlanin at vera á hvussu tríggja vit at vit hava sama orkuprís á øllum oyggjunum kring alt landið sum í dag tað samhandsbesta skuldit halda fast í hvussu tryggja vit at orkuumleggingin tann grøna kann ganga so skjótt sum gjørligt og hvussu kunnu vit gera tað soleiðis at tann milliarda íløgan vit í veruleikanum tosa um kann verða lytt av fleiri herum og sum eg nevnd í áðni skal øll privat t tað skal tað sum verður bjóðað út av allari gøøllum grønum ororkusløgum tað verður seg vind ella sólorku ella sjóvarfalli at tað skal altíð vera í tíðaravmarkaðum avtalum og har tað er kappinga um prísin og eg haldi tað er neyðugt at fáa sleppa at flokkarnir sleppa at viðgera hetta í felag tí at hetta er jú nakað sum vit tosa um bæði fimmogtíggju men í veruleikanum eisini tjúgu ár fram í tíðina altso vit standa í einari støðu nú hvar vit eiga at leggja strategi sum heldur í minsta lagi tvey ára tíggju

eg haldi í veruleikanum at tað er nokk so fantastiskt at ímynda sær at vit um innanfyri tey næstu tíggju árini kunnu koma so langt at føroyar framleiða nokk orku til atireka alla alt virksemi á landi privat húsarhald vinnulív framleiðslur alt við grønai orku tað ber til tíggju árar kanska onkur vildi sagt tað var t bjartskygt men tað ber til og vit hava snakkað um vit hava gjørt álit tað fyrsta álitið komin tvey túsund og níggju síðan er komin ein fýra fimm afturat men tað veruliga a taka tungar politiskar stórar avgerðir í felag sum mann forplykta seg til tað politiska arbeiðið hopi eg at landsstýrismaðurin vil seta gongd í nú nú hevur hann havt fjúrtan mánaðarhaldi eg til ati sjálvur líkasum arbeiða við tí sum sum hann hugsar er skilagott at gera takk fyrihara formaður
nei tað er eingin viðmerking vit fara til næsta røðara nú er tað frimunt rasmussen ger so væl
ja takk fyri tað harra formaður e eg haldi athetta er ein øgiliga áhugaverdur og viðkomandi spurningur sum eg settur og vit vita tey at orkunýtslan í føroyum veksur við rúkandi ferð og og tavil siga økingin og samstundis sum hann snakkar um hetta her at hvussu skal mann gera fyri at fáa kapping inni sovorð so haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit seta fokus á eisini at hvussu minka vit um økingina sum fer fram eg hugsi um er tað nakranstaðis ein øgiliga rúgvav orku fer til til upphitingarhúsin og og líknandiga har haldi eg mann burdi eisini aktivt farið inn soleiðisnar at orkunýtslan ikki økist vegna tað h tí er eitt nú kamma ja til bjálving og annað oso tá ið tað kemur til kapping hon er sjálvandi góð men eg sjálvur havi sett spurtmansteknin við um teir sum nú bjóða seg fram til ati kappast móti sev oljufeløgini hjá okkum um tað eru teir rættur sum sum at at bjóða kapping tí at tá vit vísa seg ikki at klára tað til okkara vanligur brúkara til dagligt tj sev mínum mínum ger eitt gott arbeiði og eg haldi ikki at í sev skal vera bangin fyri at netparturin og framleiðsluparturin verður skildir sundur soleiðsinar at gjøgnumskygdni verður so gott sum møguligt og tá tað kemur til at at at fáa prísin longur niður sum tað vísir at vit eru høgir úr prísi so er tað mín yvirvísingur at vit fara ikki at síggja prísdakkingar í føroyum tey fyrstu árini uppá grundin av tí at vit skuldu gera stórar íløgur fyri at kunna røkka teimum málunum sum vit hava sett okkum og eg haldi t tað er øgiliga áhugavert tað sum verður tikið fram her um kjarnaorku aso tað er eitt mál sum han illa torir at tosa um men eg haldi tað gjørdi einki um mann kannaði tað hvat eta er fyri nakað altso hvat altso tað er jú nógv broytt gjøgnum tíðirnar og og og trygdin er blivin betri og sjáfylgjandi fer mann ikki at gera nakað sum er er vandamikið og til til til skaða fyri landoðfólk tað sigur seg sjálvt men eg haldi tað mann hevur má skyldað sær sjálvum til at kanna tærtær møguleikar sum eru fyri at fáa at reyna orku og kjarnaorka er rein orka tað er líka burturkasti sum sum mann skal líkasum fáa fáa skil uppást men eg haldi t rri eg havi ikki kannað tað eg eg eri hevði nokk so áhugar at vitan eitt sidur meira um tað men eitt annað sum eisini sum eg havi skilt at teir sum bjóða inn til at bjóða orku inn á netið so so føla tey at at elveitingareftirlitið sum vit hava er at tað tað skuldi verið styrkt at tannat tann parturin sum er sum skal taka ímóti tann kunning sum kemur frá teimum sum arbeiða hvønn dag og allar tíðinu arbeiða við at gera tingini betri at teir sita í eina veldigari vitan og kompitansi tá ir sum koma inn og o tey sum taka ímóti og skulu taka støðu til og hava eftirlit við hesum her tey eru so fá at tað tað er tað er trupult hjá teimum at at fylgja við tí at a menniskja er ikki meir tað menniskja og tí eg mínari verð o so eigur mann at styrkja um eglveitingareftirlitið soleiðisnar at tað mótspælið mann kann geva til teir sum bjóða inn erá á tí støðinum sum tað skal vera eg trúgvi at tey sum tey sum gera eftirlitið tey vilja tað besta men men tað er spurningurin um kapasiteturin er er stórur nokk so tað haldi eg nakað sum mann eigur at hyggja uppá so ate haldi heta ein sera áhugaverdur spurningur og eg haldi at vit eiga at fara inn við okkum sinni og hyggja eftir hvat ið mann kann gera fyri at vit náa málinum um grøna orku í føroyum skjótast møguligt takk fyri
ja takk so er tað magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl takk fyri
hetta vóru áhugaverdir spurningar men eg haldi at svarin ella hvussu er partvíst var ikki minni áhugavert tað tað haldi eg eg gott kann a siga nú skal eingin fara skeivur av tí at eg havi eina fortíðis í kommunalpolitikki og kenni væl til alt tað sum hevur við sev at gera tí at tað er jú kommunurnar sum eita á sev og eg veit hvat sev stendur fyri og ta góða arbeiðið sum hevur verið gjørt har og sjálvur havi eg hildið tað at altso visu vit hyggja iskt at stykkinum so so akkurát nú gongur tað faktiskt ann øvugt á vegin altso vit vit eru meira svørt enn fyri nøkrum árum síðani hoyrdi í morgun til dømis at í oktoburmánaðir sjeyogtrýss prosent framleiðsla frá frá mansigr frá svartari orku gott nokk veit eg at tað er ein bestemti mánaði og tað kann vera veðrið akkurát á ha men fyri nøkrum árum síðani var tað látaasirka á á hálvtrýssoghálvtrýss og tað er tí at tað økist altso tørvurin á orku økist nakað so so heilt ótrúliga nógv ast millum fimmog tíggju prosent hevtað verið tey seinastu árini og tað koma stóri virkir og og annað sum hava brúk fyri einari øgiligari orku tí haldi eg tað at vit eru nógv sum síggja tað at so tað mugu vera onnur sum sleppa mansigur at at bjóða inn to eg dugi ikki at síggja nakað galið ítí og so haldi eg tað ferð ofta av sporinum tá mann sigur at nú skal altso vit hava enntá hoyrt at mann sigur í at mann ætlar at privatisera á netið og sovorð tað er slett iki tað tað snýr seg um og lat meg sláa tað fast einaferð afturat at at tað eru framhaldandi kommunurnar sum skulu eiga tað og hava ræða tíð og eg hugsi hvør kann hava nakað ímótir at tað er gott ígjøgnumskygdi betri gjøgnumskygding altso hvør kanna hann nakað ímóti tí tað trúgvi eg enki up a komunalpolitikara og seva nakað ímóti og hetta snýr seg akkurát tann parturin um eitt gott samskifti ímillum til dømis landsstýrismannin og sev og tað gleðir megat hoyra at hann er rættiliga positivur upp á at mann mann fer at finna eina loysn á hesum her við at skilja netið sundur soleiðisnar at vit fáa betri gjøgnumskygdi tí tað er tað rákært ofta seg fyri at tað eru ikki nóg gott gjøgnumskygdi tað er ikki nóg gott jamen vistu vit kunnu við at líka at skilja tað frá somu eigarar at vit fáa betri gjøgnumskygdin hvør kann vera ímóti tí og hvørji argument kunnu vera altso fyri ikki at gera tað hugsi eg tað sum var sera áhugavert fyri mítt viðkomandi tað er eftir við prísinum at vit liggja so høgt í prísi í mun til tey lond við samanlukna okkum við landstýrismaðurin hevði so hetta her fyrivarni at vit kunnu ikki samanlukna nakað við at hetta við netinum í útlandinum har var annað men altso fakta er bara tað at vit betala ein hægri kiloaprís tá ið vit taka alt hitt frá grønu gjøldini í útlandinum og hvat kann tað gera at prísurin er er hægri tað kann sjálvandi ávirka okkara kappingarfør so eg haldi at tað var tað var rættiga áhugavert tí tað má eg siga at tað visti eg ikki ordiliga av at tað var faktiskt rættiliga stórur munur eitt annað sum er bjørt samelsen var ini á tí tað er hetta her við vit kunnu taka aldorku og onkur her vinja kjarnorku menningin er so heilt ótrúliga nógv á hesum økinum so tað ræður eisini um at vera við har hvat er tað so sum sum fer at bera til til dømis heta her við við sólorku til dømis vistu vit taka í sumba altso hvat vøllinum har altso tað er nokk til at nøkta orkutørvin á eini trýss húsum haldi eg tað var og so víðari sovíðari eg veit gott at tað eru royndarverkætlanir ogsovíðari mn men hetta her við við streyminum sum vit hava ímillum oyggjarnar rættiliga spennandi og har er sev í front við sínum menningarleiðarum men tað tað gongur bara for seint og tað gongur faktisktann øvut á vegin tí at vit blíva faktiskt minni minni grøn í framleiðsluni og so kannmann so hugsa í hinum endanum vissi framleiðslan ikki er grøn so er tað líkasum tann tann umstillingin tað tað má ganga hond í hond og tí er tað sum verður kallað fyri sporð tvey eisini viðkomandi hava við um vit hava hundrað prosent til grøna framleiðslu men í hinum endanum tað má jú ylfylgjast at soleiðis annars gevur tað ikki ordiliga meining at vit hava sett okkum mál høgmál um at skula vera grøn tvey túsund og tretivu tað er ordiliga gott tí at vit eiga at seta okum høgmál á hesun her økinum og og tá tá tosar sletkiki um skipini tá ið tað her uppií altso eg haldi bjørt samelsen er á tí at vit eru kanska bara tíggju prosent so her er her er nógv at ríva í men tað gleðiliga hendir eisini nú sum vit síggja at eg haldi tað var bakkafrost sum arbeiðir við einum skipi sum sum ikki skal verða drivin við við olju tað ljóðar jú spennandi og tað er nú komi eg aftur til tað sum eg segði nú fær tíðin at menningin er so heilt øgiliga stór á hesum her økinum so tað róð eisini um at fylgja tí menningini og brúka tað sum vit kunnu hava gagn nav takk fyri
ja takk fyri bjørt samuelsen fær eina viðmerking
ja takk fyri vit høvdu jú undanfarna valskað høvdu vit eina øgiliga góða viðgerð í vinnulendini eina uppskot frá sambandsflokkinum um netta upp at skilja netið hjá sev frá og tá samdust vit um í vinnulendini vit gjørdu eitt breivingaruppskot til ta uppskotið har vit simplan øll vóru samd um at mann skuldi heita landsstýriman fyri gjørt í sær óheftu frágreiðingina sum lýsti fyrimunir og vansar við at skilja netið frá tí sev hevði longu tá latið gjørt eina frágreiðing so vísti at tað vóru nógv fleiri vansar enn fyrimun við at gera tað so vit hava verið púra opin og sagt vist tað vísir seg at tað er ein fyrimunur fyri tí grønu framleikina og fyri prísin til brúkaran so eru vit villig til at diskutera tað men sev skal framleiðis eiga bæði netið og framleiðis til eindir altso mann ikki oyðileggja ella niðurbrotasev sev skal eisini kunna vaksa seg størri men so er tað akkurát sum tey steðga har at mann hevur ikki fylt tí tráðnum upp mann hevur ikki samlað mann hevur ikki gjørt ta greiningina og onkursvegna føroya skal mann skilja netið frá so má mann kunna dokumentera at mann ger

ja takk fyri harra formaður ja eg eg minnist væl akkurát hatta uppskotið eg minnist eisini at vinnunevndin legði hettaeitt sindur sindur til soleiðinar at samt løgting taka undir nettup hetta her við og sum er inniá hvørji eru fyrimuniir altso eg sigi hvør kann vera ímóti at skilja netið frá til somu eigarar men endamálið at fáa betri gjøgnumskygdini so kanska onnur eisini sleppa inná hvør kann vera ímóti tí jamen kom so við nøkrum grundgevingngum fyri hvat er tað sum líkasum sigur nei til tað og hin vegin hvat er tað sumsigi ja til at vit skulu gera tað ha so og men nú kann landsstýrismaðurin kanska greiða frá tí men soleiðisr sum eg skilji tað so er nú eitt gott samskifti við sev nettupp um hetta her hvussu kunnu vit gera het her og hvørjir eru so fyrimunir a saktans mugui tað vera fleiri fyrimunir enn vansari vissi man skal gera tað so eg haldi tað ljóðar spennandi og hugaligt at mann líkasum hevur funnið eitt eitt gott stev millum landsstýrismannin ella landsstýrið umhvørvis o vinnumálaráði og sev sum jú eigur hetta her lat okum ikki gloyma tað takk fyri
ja so koma vit aftur til spyrjarin jóhan dahl hatta fær orðið nei hatta ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk til tykkum sum hava tikið orðið í hesum málinum eg haldi tað eri hugaligt at hoyra at okur eru í øll á altso ummi bylgilongd taðð snýr seg um at vilja grønu orkuleiðini tað besta ogu vilja orkuframleiðslu og gjøgnumskygnu og kapping okur vilja tað sama tí er tðesin r umráðandi at okur halda líkasum fast í nøkur ting her sum okur hava sett eftir korti sum stað viðføra tað at okur fáa ta ta kapping sum okur tosa um tá gjøgnumsygnin okur tosa um og har ivist ikki í at tað at mann hevur ein netpart sum er sunduskildur er øgiliga relevant og at mann fær aðrar framleiðarar inn á á á skipanirnar sum sum sum ger tað at okur kunnu fáa kapping um um um prísur eisini tað er heilt heilt heilt fyrst tað vrðtað varðr evnt evr mil anð hther við orku at orka og eftirlitið og tann stanssum má styrkjast eg eri púra samdur við tí tað er neyðugt hinvigin haldi eg eisini tað at at ttaðtað er stórt spell haldi eg eg má koma aftur til pombostóriki eg sjálvr var øgiliga spentur upp á pomblstóriki o erta statuvekk tað er spell at mann letur tað líkasum glíða tí attað hava verið feløg í millum annað vindrøkt sum okur kenna øll og rúkt sum hava havt umsókt liggjandi eftir hondini í hálvas hálvat annað ár uttan at fáa svar upp á tar loysninrar mannat bjóða fram og tá eg var landstýrismaður tá deildigau øki upp eg gav møguleikan til aitt at bæði feløgin er arbeiddi saman bæði sev og teir má gera øki í vestmanna millum annað til eitt eitt eitt gott pompostoki øki men forðingarnir í øllehesin her tað var hetta her við kærum sum hevur verið eitt problem haldi eg øll hesi árini tað at mann hevur kunnað kært hvønn annan alla samlu tíðina tað hevur verið eitt kempiproblem haldi eg og tað skuldi eg haldi sjálvur tað at mann skuldi funnið ein eina loysn har taðikki bar til at liggja og forðað hvørjum øðrum sumhan hevu gjørt pá tann mátan við kærum henda v og hini megin bara við einum endamáli og tað er at forða fyri at hesin hatar hin ikki sleppur at gera tingini sum sum mann ætlar tá mann kemur tatil hetta her við við orkunýtslu tað er púra vist ein ting og taðer tí at okur koma neyvan at klára at fylgja tropp við tið grønu orkuloysnini tí at orkunýtslan økist munandi kurd er við einasta ár eg mein at mán tosar um seks prosent og seks prosent er er altso ein ein rímiliga stór mongd av av av av gikavattum altso eg meini að dyggibjannin fýra hundrað gikavatt í løtuni gikavar tímar um árið eg haldi tað iggur har á leið vust tú siga seks prosent av tíð tað svarar altso til eini fýraogtjúgu gikalvatt tímar um

men mann veit til dømis tað at bilgates sum er eitt skinirður á nógvum økjum hevur framleitt hesi heritorium merkini sum era klár í tjúgu fýraogtjúg ela kanst tú fáa eitt eitt eitt eitt eitt lítið kraftverkt sum fyllir sum eini eini sethús har tú brennur faktist tú brennur faktiskt tori um at tú brennur faktiskt avfall hann hevur sagt tað til dømis at hann kann bjóða øllum amerika at brenna teirra atomavfall og tað betíðir tað at í hundrað og tjúgu ár hevur usa í gásaun næstan fría orku við at brenna sítt egna fall gjøgnum torimliakrspara av so eg haldi sjálvandi at tað er absolutt verr fyri okkara lítla samfelag at kanna tann møguleikansu eg má vir li at siga tað tað kann gotver ata fólk kalda meg vera svakaan men hatta er absolutt eitt ting sukur eiva at kanna absolutt tí at pomtustórriki okur fáa og eg meini at kur fáa hálvtrýss megavatn ela oku svorð frá pomtustórriki okur fáa smáting fyri eina kempiílivu upp á h var milliard kulu snakka um í mun til at at okkunnu fáa aðrar loysnir sum sum veruligani trúgvi eg flyta okkum fram og gera okum grøn í veruleikanum og tað er eingin vandi við tí meir

um tað her tað e ein purningur um um at passa uppá g gera tingini ordiligt men landstursmaðurin takk fyri eitt gott svar og og takk tykur øll fyri eitt gott tosa um um orkuna um orkuna í føroyum og eg vóni ta at okur øll sama kunna lyfta føroyar framá og fáa skilagóðar loysnir sum ber okum øll framma og gakna øllum samfelagnum í komandi árum takfyr hara formaður
ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað síðsta umfarið her ger so væl
helgiabmja harra formaður eg fari at takka spyrjaranum fyri handa spurningin og ikki minst teimum sum hava tikið orðið fyri eitt gott orðaskifti eg haldi hetta hevur verið áhugavert eg eri púra samdur við spyrjarin tí at kærir er nakað sum hevu verið øgiliga darvandi fyri fyri fsramgonguna í í skiftinum umtir grøna orku ikki tí at vit noyðast sum samfelag at hava ta møguleikarar at fólk kundu kæra soleist at virka skipanin hjá okkum men tíverri hevur tað virk at hvørja ferð útbjóðing verið so er kærir kovnar og tað hevur veruliga seinka ætlanum orkutorvurin hann fer at økjast øgiliga nógv tar komandi árini og tað setur øgiliga stór krøv og eg hugdi eisini inn á heimasíðin hjá sev í dag líkasum magnus rasmussen eisini hevur gjørt øhog tað vísi sjeyogtrýss prosent í oktobur var so var olja tað ertað er fyri nøkrum árum síðani tosaði mann um um hálvtrýss prosent so so tað gongur á skeiva vegin í løtuni tí at orkueftirspurningurin økist skjótari enn umleggingini til grøna orku so vit skulu til at fáa nakað at ganga skjótt vit skulu fáa tað inn aftur tað trúgvi g vit koma at gera men vit skula so ikki bara niður á niður á tað sum í dag er null vit vit skulu nógv longur niður tí at orku tørvin økist víðari framhaldandi bjørt samelsen nevndi etther við samhandsfasti samhandsfasti tila útoyggjar og og tað e klárt at vit skulu hava eina ein eina samanblanding av báðum dingum vit skulu hava kapping í verkinum men skuldu eisini hava ein ein eitnn samhaldsfesti inni soeisnar at fólk a útoyggjum ikki skulu rinda meira fyri kiloet tíman enn faktisk sum búgva á fastlandinum hatta má vera kopikompinatión gerast fyri fyri vinnuligar kundar og og og vanligar privatar kundar tað var tosað um at í tvey túsud og tretivu skuldu hundrað prosent grøn tað er skjótt tað koma up á fimmoghálvfems prosent men frá fimmoghálvfems prosentum uppá hundrað prosent er eitt øgiliga tungur biti so tað kann gott vera a vit vit ikki eru hundrað prosent grøn tvey túsund og tretivu tí at tðtí at knappliga so skal eitannað virkisetast gongd krevur ræðula nógva orku og so má mann líka starta motoran inni á sum ta lítið sindur so so eg trúgvi tí at hasi síðstu fimm prosentini kunnu blíva øgiliga tung men men koma tað upá hasir immoghálvfems prosentini og og kunna halda okkum har so eg nógv vunnið hfimmun rasmussen hann ivast vig hvør klárar at kappast við sev og alt hetta her og og tað tað kann mann so sjálvandi hava sínar meiningar um men men men eg trúgvi tíð at bara tá tú bjóðar tað út so so fært tú so fært tú ein eina so fært tú ein eina kapping í og og tú fært ein ein prís sum er marknaðarprísi hvørt tú klárar hvursu ikki klárar nú er nógvir tosað um hettaher við kjarnorku kjarnarkar at undirstika tað at vit arbeiða ikki við tí møguleikan í løtuni men men tað er absolutt nakað sum summann kann siga eroniskt nokk at at somu fólk susum hava mótmælt kjarnorku tað er nokk tey somu sum mótmæla globalari upphiting og hevði mann brúkt kjarnorku tan tí tað var so kanska mann ikki hevði tann trupulleikan tíat men tað er sjávandi giðfingið fingja nógvar aðrar vanda við við tí at eliveitingar eftirlaki má styrkjast tað verður sjóvandi neyðugt tí at bæði tí at vit skuldu hava nógv meir kapping inn og so so har er eisini ein partur av av tað er eisini ein partur av arbeiðinum s arbeiðsbólkurin ger sum fyrireikar hetta her og so vil eg taka undir við tí sum magnus rasmussen nevndi at vit tosa ikki um atprivatisera sev tað hevur verið fært fram í í miðlunum upp á ymiskar mátar at nú skal man privatisera sev selja sev og hvat veit eg tað er ikki tað vit tosa um tað er kommunurnar sum eiga sev vit tosa um at skilja tið tveir partar og kommunurnar skulu eiga báðar partarnar tað sum bara er neyðugt er tað at netið skal framhaldandi vera monopol tað er eingin meining ið at hava kapping um netið líka lítið sum tað er meining at hava kappingur um vegir her men men mann kann gott hava kapping um tá bilarnir koyra eftir vegunum altso tað er tað er har vit eru tað er framleiðslan it skulu kappast um øetta her við sum bjørt samuelsen nevndi um at mann samtykti at at lýsa fyrimunir vansari við við at skilja netið frá kappingini tað er ein partur av tí arbeiðinum sum hesin her arbeiðsbólkurin ger sum situr og fyrireika sundirskiljingina eisini táttu samstarvi við við sev so tað verður eisini lýst har øog so ivist seg í at fyri sev verður tað eisini ein vinningur at tá ð mann hevur skilur og fær fult gjøgnumskygdi sgdini í so sleppa tey undan hesum her aviga avjó ákærunum um ikki um at hava kappingarfyrimunir og manglar gjønumskygdini eg trúgvi at fyri tey kann tað vera ein øgilig lættur at fáa fáa skipað viðurskiftini soleiðisar at at mann alla sleppur n allantí at hoyra fyri tað at nú hava tit ein fyrimunr sum onnur ikki hava so so eg vóni og trúgvi upp á at vit finna eina loysn saman sum sum kann vera til fyrimun fyri allar partar takk fyrija
takk fyri so varð hesin skrivligi fyrispurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og uttan framløga og eg skal boða frá at eg skal boða frá einumskrivligum fyrispurningin hon eitur løgtingsmál nummar s trý tvey túsund og tjúgu tað er ein fyrispurning til kaliu johannesen landsstýrismann og hann er frá brandisandoy og hann er viðvíkjandi rúsevnum og hann vevður so tað verður so atskreitt um hesin spurningin skal svarast á næsta fund síðani hevur trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtnsmáli nummar seksogtjúgu tað er uppskot tilríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya annorning um ikrafttretilsen ikrafttretivu forferðini á forskelligu lógi um endring av lóg um klagerstatningságangu inni forsunnuhets hesinum hetta er at sjúrðføriskt vaksbihandilsreglur ág borgarnesi rættiheti milme sum tað stendur í parante tað vóru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur ver aftur í morgin hósdagin nítjunda novembur hann verður klokkan hálvgum tvey trettan tretivu og tá verður skráin hendan atkvøðugreiðsla um hendan skrivliga fyrispurningin sum er nevnd nú nummar trý tvey túsund og tjúgu til kaleo holm johannesen landstýrsmann frá brandi sandoy viðvíkjandi rúsevni síðani verður fyrsta viðgerð av tingmáli nummar áttaogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um barnavernd barnaverndarlógin fyrsta viðgerð av tingmál ummar níggjuogfjøruti tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um áseting í javning av almannaveitingum broyting í heitinum avveitingum og tekniskar broytingar fyrsta viðgerð av tingmáli nummar hálvtrýss uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um almannatrygd og tænastur og har stendur í parantes heimild at leggja tilmæli fyri tingsils nevnd um tryggjaðar búðfyriskipanir til persónið er dømdur sambært grein fýraoghálvfjerðs a í revsilógini og heimild til tfingsilsnevndina at áseta gildistíð fyri tryggjaðar bú fyri skipanir síðan er fyrsta viðgerð av tingmálin nummar trýoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk og fyrsta viðgerð av tingmálinummar fýraoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar einavegis serkunnleika á dagstavnaøkinum og einavegis serkunnleika í sernámsfrøði og framløga er eisini á skránna so er hesin fundur lokin